tingfundurin er settur ið fara til dagsskránna í dag átjanda mars fyrst á skránni er onnur viðgerð av løgtingsmál nummar hálvfjerðs tað er uppskot til samtyktar um sáttmála millum føroyar og europasamveldu um luttøku í føroya í samstarvsætlanum samveldisi hvør biður um orðið tað er biljus stinussen fær orðiðger so væltakk fyri haraformaður ja tððn spennandi dagur og vit fara at byrja við at lesa álitið upp í hesum málinum uppskot til samtyktar um sáttmála millum føroyar og europasamveldi um luttøkuføroya í samstarvsætlani samhelsins landsstýrismaðurin í uttanríkismálum og mentamálum jenisarana hevur lagt málið fram seytjanda februar í ár og eftir fyrstu viðgerð fýraogtjúgunda februar er tað beint uttanlandsnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi níggjunda og sekstanda mars undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri granskingarráðið fróðskaparsetrið og landsstýrismannin í uttanríkismentamálum jenis a rana
ein samd nevnd tekur undir við málinum og hevur
hesar viðmerkingar nevndin fegnast um loysnin sum er legdur í nýggja sáttmálanum millum føroyar og europasamveldi um luttøku føroya í samstarvsætlanum samveldisins og tilhoyrandi frumskjalið viðvíkjandi tilknýti føroya til horeisan juurop rammuverkætlanin fyri gransking og nýskapan sum gongur yvir árini tvey túsund og einogtjúgu til og sjeyogtjúgu nevndin hevur viðgjørt stóru umsitingarligu avbjóðingarnar hjá granskarum at fyrireika granskingarsamstarv og at lata úr hondum umsóknir tað er eingin loyna at sjálv tilgongdin at gerast partur av granskingarsamstarvina á ymsum økjum kann verða krevjandi tíðin og orkan hjá granskarum skulu í minst møguligan mun fara til fyrisitingarligar puppgávur tí tað er spill av orku og tí mælir nevndin landsstýrismanninum til at styrkja tann partin sum hevur við fyrireiking og í verkseting av granskingarsamstørvum at
gera
nevndin heldur at hóskandi er at lata hesa uppgávu liggja hjá fróðskaparsettil føroya sum er eitt sum eru granskingargrundaðar stovnur skilabest er at lata egna skrivstovu ella starvsfólk sita fyri hesum partinum tað vil menna vitan og royndir á økinum og vil vera við til at gera fyrireikandi arbeiði bæði skjótari og lættari í longdini granskingini at frama og ein samd nevnd tekur undir við uppskotinum og mælir løgtinginum til at samtykkja tað takk fyri harra formaður jáko mikkelsen eina viðmerkingharra formaður tað er ein samd nevnd tað er so sjálvandi altíð gott eg kundi hugsað mær at spurt billjusinussen um tá ið mann er við í sovornum verkætlanum og mann sigur at fróðsapaskal stýrist er altso er nakar frá politiskari síðunum nakrar yvirorðnaður politikkur um hvat mann skal leggja dent á hvat skal raðfestast tá tað kemur til gransking eg hugsi ovtani um prátið um tá ið vit bygdu nýtt havrannsógnarskip hvussu stórir møguleikar tar vara við granskingarsamstarvi við føroyskar granskarar og ítlendskar sum koma har tað var kanska enn tá so stórir møguleikar
at tað kundi verið við til at gjalda driftina av jaksverra eg kundi hugsað mær altso eg eri nøkur málrættan soleiðis at mann kann kenna seg tryggan við uttan at stýra hvat mann skal granska men at mann allíkavæl hevur eittvbilljustinusen takk fyri harra formaður og takk fyri spurningin ein viðkomandi spurningur sum eisini varð spurdur í nevndini og har haldi eg vit fingu eina greiða fatan av at granskingin er væl betri samskipað í dag enn hon hevur verið og at tað r tað er meiri ein ein størri fatan av hvat hvat hvat gransking snýr seg um og inniheldur enn tá ið vit fyri nógvum árum síðani byrjaðu at fara í samstarv á hesum økinum og at og sum vit hava skilt so hava so so so hevur granskingarumhvørvi í føroyum ment seg nógv og hevur lært nógv av tí tilgongdini sum hevur verið og følir seg ógvuliga væl ílatið til at fara undir eitt nýttskeið sum sum er umfatað av hesi hesi rammuverkætlanini og m men tá ið mann tosar um granskingarevni
ter so haldi eg ikki tað eru nøkur ávís kós mann hevur lagt út mann hevur ikki valt at satsa upp á ávís økir men tað er haldi eg ein viðkomandi spurningur ja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinum sum sum vit hoyrdu formannin í uttanlandsnevndini siga at ein samdnevnd hevur tikið undir við vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið samtykt
við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blenkari og tað fer soleiðis orsaka hetta var uppskot til samtyktar so tað er endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum vit fara til næsta málið á skránni tað er onnur viðgerð av løgtingsmál nummar einoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um frítíð við løn skipanin við frítíðarlønarkontu verður broyttavtikin og annaðtað verður khristian andreasen sum fær orðið gersovæøn og tað sum tað snýr seg um er at skipanin við frítíðarlønarkontverðir broytt frítíðargrunnurn verður avtikin málið í viðgjørda í rættarnevndini og vit hava havt hoyringar og vit eru í nevndin setuverk granskija vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð so er tað triðja mál á skránni tað er løgtingsmál nummar seksogtretivu tað er eisini onnur viðgerð og tað er uppskot til løgtslógum ger so væl
takk fyri harra formaður tað eru siristenberg bjørt samuelsen beint á løgu jacobsen herverg posdóttir og pálla reynatúgvu tingmenn sum hava lagt málið fram fjórða novembur tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann níggjunda novembur tvey túsun og einogtjúgu er tað beint uttanlandsnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi sekstanna novembur í einogtjúgu og sekstanda februar í ár undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við pálweie lækna kali joholm johannesen landsstýrismann í heilsumálum og løgmann bára stein nielsen undir viðgerðin hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og tveir minnilutar og vit í meirilutanum jacobvestergaard frymot rasmussen jaspur langaard elsbet mersetis gunlagsdóttir og eg hava hesar viðmerkingar málið varð fyrstu ferð lagt fram í undanfarni tingsetu tá vísti meirilutin á og vit skrivaðu tá at tíðin hevur víst at tað er neyðugt at umhugsa møguliga yvirtøku av eptmiðlóggávuni landsstýrismaðurin upplýstir tá fyri nevndini at undir koronufarsótini hevur eitt bráðfeingis teimi av serfrøðingum tikið á seg uppgávur sum vanliga liggja hjá einum lógarskipaðum heilsustýri havandi í huga framúr góvu handfaringina higartil av farsóttarátøkunum skriva vit altso tá er væl hugsandi at yvirtøka av eptimiðlógini ikki hevur aðrar stórvegis avbjóðingar við sær meirilutin heldur at landsstýrismaðurin eigur at kanna fyrimunir vansar við eini møguligari yvirtøku fyri at lýsa málið til fulnar meirilutin vísir eisini á at samgongan arbeiðir í løtuni við at yvirtaka farsóttarlóggávuna og sum eg skilji so verður í løtuni fyrireikað og samrátt um tað málið meirilutin heldur at yvirtøka av heilsuøkinum í smærri pørtum er ein gongdleið við atlitið at greiðari og liðiligari íverkseting tá farsóttalógin er yvirtikin og hevur verið virkin í eina tíð ber til at eftirmeta tillaga og dagføra har dagføraingar eru neyðugar síðani kann farast víðari um politisk undirtøku fyri at yvirtaka fleiri øki so sum skotið verður upp við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið og so er tað ein minniluti tað er tveir minnilutar eg gangi út frá at teir sjálvir greiða frá sínum sjónarmiðjum takk fyri harra formaður ja takk fyri
hjá tíkum fara eina viðmerking gjørt væl
ja takk fyri formaðurin biljustinussen formaður við uttanlansnevndini boðar frá at tað verður samráts ella arbeitt í løtuni við at yvirtaka farsattarlóggávuna og tá ið tað kemur slík viðurskifti tað sum ofta skilir tingi er spurningurn um teimingina ella nær og so framvegis vit eru til reiðar til til tær tær nýggju avbjóðingarnar tí hevur tað verið gott at fingið at vita at løgtingið fær at vita frá formanni í utanlandsnevndini hvør er tíðarætlanini fyri hvat tíðarætlanin samgongan hevur sett sær fyri yvirtøku av farsættarlógini og um samgongan eisini letur upp fyri at mann kann yvirtaka sjálvt landslandslækna embati takk fyri
billius sins ha
takk fyri harra formaður eg kenni ikki tíðarætlanina tí tá ið tað tosar mann tosar um fyrireiking og samráðingar sum jú eru álagt okkum í samband við yvirtøkur so er tað væl alt eftir eisini hvussu samráðingarnar ganga og hvat kemur upp í samband við samráðingarnar um tað eru ja um tað eru trupulleikar á vegnum sum gera tað at tað kanska kemur at taka longri tíð at mann roknaði við ella tað kanska er beint fram tað gangir út frá at vit fáa alt at frætta nærri frá landsstýrismanninum í heilsumálum so hvørt sum tað arbeiðið verður fyrireikað og so hvørt sum samráðingarnar ganga sína gongd og viðvíkjandi yvirtøku av landslækna embætinum so haldi eg at tey flestu í samgonguni eru eisini hava postúrarhugsarnir um tað grønland hevur jú fyri mongum árum síðani yvirtikið landslækna hembatið so tann loysturin er hvussu er lagdur men tað eru ikki nøkur greið avtalu í samgonguni um at gera tað
fyre so er høgni hoydal næstu røðara ger so væl
harra formaður fyrstu at siga at eg hugsi at tað er sjáldan at at eitt uppskot hevur verið so tíðarpart sum hetta uppskotið um at taka sjálvur ræðið á landslæknarambatinum farsóttarlóggávuni sjúkrufyribyrging og alt tað sum harupi hoyrir tí fyrstu ferð tjóðveldið legði málið fram var tað væl áðrenn koronufarsóttin tók heim inn á tá var málið ikki samtykt h men kortini so og tað fegnast vit sjálvandi um at mann sigur oftani jamen hvat nytta tað at koyra uppskot fram tað flytur eisini h og fyrru ferð vit høvdu uppskotið frammi tá haldi eg øll eg haldi ikki haldi ikki g siga nakað skeivt við at siga at øll sum vóru inni og eg haldi biljustinussen vísti eisini á tað vóru øgiliga jalig mótvegis tí at taka ræði á øll hesum økinum og uppskotið byggjar jú eisini á at fáa bygt ein sterkan heilsufakligan stovn upp sum kann stjórna menningini á tí samlaða føroyska heilsuøkinum og tann partin hevur so landsstýrið longu tikið til síni hevur boðað frá at mann stovnar ein fólkaheilsustovn so og og nú sigur samgongus eisini mann arbeiði við at taka ræði á sjálvari farsóttarlóggávuni altso sjúku fyribyrging so so tað fegnast vit um øh men eg harmi sjálvandi um at vit ikki bara a fáa semju um at taka henda partin eisini og tí havi eg skrivað vegna tjóðveldið hesar viðmerkingar til viðgerðina at vit taka sjálvandi undir við undir við málunum og mæla løgtingi um at samtykkja tað tí tað má sjáldan hava staðið so greitt at vit eiga at taka ábyrgdina av landslandslæknaembatinum eftirlit við heilsustarvsfólki og stovnum sjúkufyribyrging og øllum teimum tilhoyrandi málunum ið hava so stóran týdning fyri føroysk heilsumál sum heild koronufarsótn hevur prógvað at okkara dugnaligu fakfólk á heilsuøkinum hava tikið ábyrgd langt út um tað í formliga er álagt teimum nest samstarvið hevur verið við landslæknaembati sum hevur roynt at gjørt eittgott arbeiði og eingin og eingin atfinning ímóti tíð frá okkum øh men samstarvið evur verið langt út um tað sum roknaðst sum sum formliga er ábyrgdin hjá føroyskum heilsustórsfóldi og landslæknin sjálvur ásannaði beinanvegin í farsótnini eg hugsaði at tað var nakar fáar tímar aftan á at koronufarsóttin var veruleiki um allan heim at føroyski myndugleikar og fakfólk máttu traðka til í sjúkrufyribyrgingini og til rætti leggingini og tað var so eisini skipað serligt toymi undir heilsumálaráðnum og síðani skipaði arbeiðseftirlitið jú koronuráðgevingina við palwaie odda og alt hetta eru uppgávur sum í veruleikanum ikki formliga lógu á okkara egnu øheilsustarvsfólkum í viðgerðingini og hoyringini av hesum uppskoti sum eisini varð viðgjørt í seinastu tingsetu eru greitt komin fram at fyrimunir eru sera stórir av at taka egnu ábyrgd av økinum og eingin grundgeving er heldur løgd fram í móti uppskotunum undir viðgerðini tað haldi er týdningarmikið at leggja dent á at tað hevur eingin saklig ella týðandi grundgeving verið ímóti at taka undir við uppskotunum hvørki millum tingfólk sum so men so slett ikki millum øll tey fakfólkini sum hava verið inni til hoyringar har vit millum annað eisini høvdu í seinastu tingsøtu samrøðu við tan grønlendska landslækna sum fyrr hevur verið fyribils landslækni í føroyum endamálið við uppskotinum tað er at styrkja alt heilsuøki og at byggja ein sterkan fakligan myndugleika upp á økinum og ein fólkaheilsustovn ið samskipa menningina og ráðgeva landsstýrinum kommununum og øðrum stovnum í heilsuspurningum síðani uppskotið varð viðgjørt seinast hevur landsstýrið tikið tikið tann partin til sín sum snýr seg um ein fólkaheilsustovn øh og tað fegnast vit um men skal stovnurin fáa ta tingt og tær heimildir sum skulu til fyri at lyfta alt okkara heilsuverk enn hægri er eisini neyðugt á sjálvum myndugleikinum og ábyrgdinav heilsuøkini er krumptappurin á stovnunum tað hugsa eg eisini tey allarflestu fakfólkini munnu vera samd um at byggja eini fólkaheilsustovna upp sum ikki hevur ábyrgdina og ikki hevur leiðslurna og ikki evur tær heimildirnar sum í dag liggja hjá hjá landslæknanum hjá summum donskum stovnum tað fer ikki at geva stovnunum ta neyðugu tingdina og fer at gera tað nógv truplari at samskipa tað sum annars er góðar ætlanir við stovninum koronustøðan hevur eisini týðiliga gjørt greitt at farsóttarlóggávan má vera á føroyskum hondum í fleiri førum hevur landsstýrið ikki havt neyðugar heimildir at smittuverja landið við heilsa smitta og smittuverja er at metas sum eitt týdningarmikið innlendiskmál og neyðugt er at kunna taka skjótar avgerðir tað kann so bara styrkja okkara støðu at vit sjálv taka ræði og hesum øki og tað hevði víst ta virðing fyri føroyskum fakfólki og teirra dygdararbeiði í gerandisdegnum og í undir og undir truplum umstøðum undir koronufarsóttini at tey eisini fáa ábyrgdina av avgerðarrættin at taka tey næstu menningarlopini í føroysku heilsuskipanini og í samstarvinum beinleiðis við onnur lond kostnaðurin harra formaður av at taka málið á føroyskar hendur eru í uppskotinum mettur til áleið fýra komma níggju milliónir krónur árliga og tað er ein lutfalsliga sera lítil upphædd í mun til okkara heilsuútreiðslur sum heild og í mun til tann stóra týdning og teirr fyrimunir tað hevur við sær fyri allar føroyska heilsumenning og fakliga menning tí taka vit sjálvandi undir við málinum og mæla staðilig løgtinginu til at samtykkja tað og eg kundi lagt afturat at eg haldi ikki at samgongufólk høvdu havt fingið nakað nakað ringt orð oman yvir seg frá øllum teimum sum starvasthenna heilsuverki við at siga ja til uppskotið nú tí tað e tað einas su flyta nakað tíl at løgtingið tekur avgerðina at nú verðr að tikið føroyskar hendur inn eina ávísa freist onkur ildahava longri freist ja gaman í men so verðu tað gjørt og so kunnu eisini øll tey fólkini sum hava strýst í gerandisdegnum fyri at smittuverja landi og smittuverja fólki og annars starvast dagliga í heilsuverkinum so kunnu tey eisini fáa ta virðing sum eg haldi løgtingið eigur at geva teimum takk fyri hara formaður

har formaður her høgni hoydald upplýsir at henda yvirtøkan kostar fýra komma níggju milliónir og tað er ein forhaldsvís lítil upphædd í mun til nógv onnur øki sum mangla yvirtaka millum annað løgregluna og sum er kanska nakað yvir tvey hundrað milliónir hevur mann hoyrt her inni í øll førum og tjóðveldi og og aðrir flokkar hava onkutíð víst á at blokkurin til dømis er bara tíggju prosent av okkara bitú eg tað haldi era at undirspæla tað ta fígging sum vit faktiskt fáa frá dønum sum heil teimum hugsar allar yvirtøkurnar vit mangla at gera so so hvør so sou vit taka øll økini hvat hvat hvat er tað veruliga bløpi vit altso vit koma upp á su vit skulu yvirtaka alt tað sum vit mangla yvirtaka tað er øgiliga áhugavart og hóyrt formannin í tjóðveldi at greitt frá tí
tað
fegin gera og eitt sindur harmur um at at at steffan klein poulsen hevur nakað uphæddur sum ikki eru rættar altso bloksstuðulin sjálvur er seks hundrað og seksogfjøruti milliónir tær tað tað kostar afturat tí tað er tísvsiga løgreglan og dómsstólarnir tað hava vit mett til hundrað milliónir men fyriat leggja up fyri at bøta um tað so havar sagt hundrað og tjúgu milliónir og tað sum so manglar afturat tað er tað sum í dag danir gjalda til føroyskt lesandi sum lesa í norðurlondum alt tá tey fara niður til danmarkar o aðrastaðni so fáa tey jú danskt shu eisinivistey fara til norðrø og tílíkt og tað meta vit til umleið fýrs milliónir taðvil siga seks hundrað og seksogfjøruti pluss hundrað og tjúgu pluss pluss fýrs milliónir tað er tað sum manglar og tað tað kostar og hvat er tað av okkara búskapi ja um búskaparráðið hevur rætt í sínar metingum sum kanska enntá eru lágsettar so so fara vit næsta ár upp á fýraogtjúgu milliardir í føroyskari framleiðslu altso føroyskum btu tá er henda upphæddin vist vit bara taka bloksstuðulin minni enn tvey prosent taka vit sersa sær útróvslan løgreglu og dómsstólar og til lestrarstuðul afturat so eru it tað umleið tvey komma fýra prosent tað er tað sum manglar so lítið er tað altso tvær krónur av hvørjum hundraðkrónumseli fyri at vit sjá
vit fáa ábyrgdina og menna okkara heilsuverk tað er einastam farin ja so næsti røðari er aksel velhelmson johannesenger so væl
jaja takfyri harra formaður høgni hoydal bað bað meg rætta seg tá ið g nú sita við hann at ríkisveikini eru ikki seks hundrað og seksogfjøruti milliónir men seks hundrað og einogfjøruti milliónir krónur so ha e eit sindur minnuligan hvat tjóðveldið gongur heldur h til viðgerðar er eitt ein onnur viðgerð av einum uppskoti frá tjóðveldi og uppskotið hjá tjóðveldi er soljóðandi er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um raði á málum og málsøkjum yvirtøka av málsøkunum landslækna embæti eftirlit við heilsustarvsfólkum og stovnum á heilsuøkinum sjúkufyribyrging sinnisjúkra viðurskifti líkskoðan nevnaðarflutningur evforiserandi evni sjúklingarættindi og eftirgjørdur gitnaður nevndin hevr sum sagt dóltsu ein í ein meiriluta sum er samgongan og síðani í tveir minnilutar har tað eini minnilutin er høgni hoydal og hann las álittil sítt álit upp fyri løtu síðani og hin minnilutin er so eg sjálvur sum umboði javnaðarflokkin í uttanlandsnevndini um mítt álit er soljóðandi hesin minnilutin tekur undir við at vit yvirtaka landslæknaembati og vísir á at fleiri fyrimunir kunnu vera við sjálvari yvirtøkuni embatið kann vera meira sjónligt í føroyum enn tað er í løtuni lógarverkið verður betur tillaga føroyskum viðurskiftum og skulu vit hava eitt føroyskt fólkaheilsustýri so er alneyðugt at landslæknaembati er ein partur av stýrinum um hetta skal virka optimalt tó ast tað helst er ein fyrimunur at at umframt ó tó er tað helst ein fyrimunur at umframt at auteratiónir ikki verða yvirteknar so eigur eftirlitið við heilsustarvsfólkum og kærumøguleikin um sjúklingarrættindi at verða varðveitt í danska heilsustýrinum fyri heilsuverkið hevur tað alstóran týdning at ssamstarvsavtala við danmark verðu gjørd ordiliga og eg komu upp á pláss áðrenn yvirtøkuna um ikki so kann tað henda at tað verður ógreitt hvørjar uppgávu liggja hjá føroyskum myndugleikum og hvørjar uppgávu liggja eftir ghjá sunnhetsstýrilssen hóast hesin minnilutin tekur fult undir við at landslækna embatið verður yvirtikið so verður mælt til at løgtingið fellir uppskotið hetta tí at enn greiðavtala má verða við danskar myndugleikarum í yvirtøkuna áðrenn løgtingið samtykkir yvirtøkuna samstundis so verður heitt á landsstýrið at taka upp samráðingar við danskar myndugleikar beinanvegin um at yvirtaka landslækna embatið og gera eina greiða avtalu um hvat verður yvirtikið tá ein slík avtala er gjørd eigur løgtingið at samtykkja yvirtøkuna við hesum viðmerkingum tekur hesin minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá uppskotinum á samtykkjaupskotnum sum sagt hóast javnaðarflokkurin mælir frá at samtykki hetta uppskotið sum tað fyriliggur so er javnaðarflokkurin ella tekur javaðaflokum undir við at yvirtaka næsta lækna embatið men tað er nokk so fløkt mál har eisini uppskotstittarin sigur at tað er ikki alt sum liggur undir landslækna embatinum í dag og so danska skal yvirtakast men ein stórur partur av tí tí er neyðugt at áðrenn mann fremur hesa yvirtøkuna at fáa eina greiða avtalu ímillum í millum føroyar og danmark um hvat verður yvirtikið og føroyskar myndugleikar fáa ábyrgdina av og hvat liggur eftir hjá danska sunnet stýrelsen at framvegis hava ábyrgdina av og orsøkin til annars at javnaðarflokkurin tekur undir við at vit yvirtaka landslækna embati tað er tí ati at landslakna embati sum í dag er danskt áðrenn korona kanska ikki hevur verið serliga sjónligt í føroyska samfelagnum kann vera nógv meira sjónligt tað er nummar eitt og nummar tvey so eru nógvar av hesum lóggávunum byggja á t danska samfelagið millum annað ein tilbúgvingarætlan innan fyri innan fyri sjúkrahúsverkið tilbúgvingarætlan tá kemur til til til farsóttir og sframvegis tað byggjar tað danska samfelagið sum er eitt munandi størri landaøkið geografiskt og fimm komma átta milliónir fólk har áleið meðan føroyar eru munandi minni landaøki og har vit eru oyggjarsamfelag og bara hava í mun til danmark fýraoghálvtrýss túsund fólk so tað er kanska ein heilt onnur tilbúgvingarætlan sum skal gerast fyri føroyska samfelagið enn tað danska tað er nakrar orsøkini sum vit halda tað er ein fyrimunur at yvirtaka tað ein onnur orsøk er at landsstýrismaðurin í heilsumálum og samgongan hava ætlanir um at skipa eitt nýtt fólkaheilsustýri er líknandi tað stýrið sum hann hevur í danmark sum kallar fsunnuhilje dirilsen fyri tað fyrsta javnaðarflokur her verið positivur og eg eri eisini positivur um at skipa hetta fólkaheilsustýri meni í mínum og hugaheimi so hevði tað verið beturi navnað at at tað at heilsustýrið ennm fólkaheilsustýri um mann hyggur eftir uppgávunum tí fólkaheilsa snýr seg um umella hvussu eg seti í samband vð fólkaheilsu tað er tað fólkaheilsuráðið it t hava í dag sum vegleiðir upplýsur og ráðgevur um hvat er hvat er ein sunnur og góður lívsstílur fyri fólkaheilsuna hjá okkum føroyingum meðan uppgávan hjá hesum fólkaheilsustýrinum er eitt sindur øðrvísi og tí hevði heilsustýrið verið betri navn men sum en lesur tað uppskotið sú kemur tað ti viðgerðar í komandi komandi viku so tað gsk ik farin í detaljur men men sumann hyggur eftir teir stovnarnir sum nú eru lagtir saman í eitt fólkaheilsustýri og hvørjir førleikar eru í teimum á teimum stovnunum og hvørjar uppgávurnar eru sum tað nýggja fólkaheilsustýrið skal hava so er tað ikki ein samanhangur har eru nakrar uppgávur millum annað at gera eina tilbúgvingarætlan fyrá alt sjúkrahúsverkið í føroyum men tey fólkini starvast har í dag eg haldi ikkihar eru nakar lækni tað eru fólk sum hava aðrar øførleikar og tað eru fólk sum granska og tá er tað trupult hjá teimum at gera eina tilbúgvingarætlan fyri alt sjúrahúsverkið í føroyum tað sum manglar tað eru teir førleikarnir summ landslæknin og hansara fólk ella fólkini sum starvast já landslæknanum hava tí haldi eg at tað er upplagt at á skipa fólkaheilsustýri men at landslæknin er ein partur av tí landslæknin er burdi verið føddur í stjóri í einum tílíkum stovni og hansara starvsfólk spæla ein oyða at spæla sentralan leiklut í einum føroyskum heilsustýri tí tekur javnaðarflokkun undir við at vit yvirtaka næst læknaðumbati eftir at einum avtala er gjørt ot gjørd við danskar myndugleikar um júst hvat er men yvirtekur g tað hava it ikki gjørt enn tí vi fara vat atkvøða ímóti í hesum upskotunum men um ella tá janaarflokk aftur kemur einá samgongu sfer javnaðarflokkum at atkvøða fyri náh ja at arbeiða fyri at vit yvirtaka næstaknaimbati takk fyri harra formaður

ja fyrsta á øllum var tað gott at aksel johannesen rættaði meg og segði tað at blokstullin er ikki seks hundrað og seksogfjøruti men o seks hundrað og einogfjøruti og munurin har ímillum eru akkurát hasa kostar at yvirtaka ta landslæknaembati so tí skuldi alsis sjálvandi verið við upp á at koðan fyri hesum uppskotinum men sum eg skilji javnaðarflokkinum so royni thava vallaisera nógv nógv í hesum málinum so siga tey kortini tað atær vilja hava landslæknanembati yvirtikið men vilja hava betri avtalu viðdandskar myndugleikara eg haldikki mær núg iki at siga akseliviðj hanesen at tær tær samráðigarnir hava verið tað vóru tær longur í undanfarnu samgongu so har er ikki so ræðiga nógv beina tíð men um um janasflókn idi hava longri tíð til nær tað verðr yvirtikið so hevði eg bara ynskt at janasflokkin skeyta upp at yvirtøkan fór fram latknog siga um eitt ár heldur enn heldur enn á ólavsøku tað hevði kanska givið tar stundirnar sum skuldu til fyri at fáa tað samtykt tí at eg eri púra samdur víð restina á lýsini at tað er neyðugt at tað eru tey fakfólkini í einum nýggjum føroyskum heilsuheilsustýrið ela fólkaheilsustýri sum kunnu útlenda tær uppgávurnar sum ætlar at geva teimum
ja so er tað akzali hon sendgisfaln
ja tað er rætt at at í júst í hesum málinum her tá tað kemur til um tú eiga yvirtaka næsta hatta embati ella ikki so er er javnaðarflokkurim og tjóðveldið samd at vit eiga at gera tað eg trúgvi at ein stórur partur av løgtinginum eisinim heldur vit eiga at gera tað men tá tað kemur til yvirtøkur og eg skilji væl tjóðveldið at at tey leggja uppskot fram og lógaruppskot øum at tað skal gerast her og nú hetta er upskotið samtyktar so er javnarfos helt ska athvøðn fyri men men vit eg halda bara akkurát á hesum økinum hevurað óalmindiliga stóran týdning at tað eru heilt prinsist avtala hvat ið er mann yvirtekur o hat an ikki yvirtekur áðrenn mann fremur yvirtøkuna men vit eiga at yvirtaka hetta her tað skal e eingin ivi um at javnaðarflokkurin hevur ta fatanina og er er í tí á tí økinum púra samd við tjóðveldin
ja og so er tað páll at reyna tykkum ger so væl takk fyri
hráðr enn nú veit eingin av góðum grundum hvør verður her eftir att komandi væl meni men tað er nokk so ávert at vita hvar javnaðarflokkurin sendir á á júst økjum sum hesum tí at eg haldi teir slappa nokk so lætt vella gant burtur úr hesum málunum við bara at at skjóta tað út til horna ella ella hvat mann kal kalla tað men tað hev veður gott at fingið at vita frá formannin javnarplássinum hvat vit onnur kunnu vænta okum frá einum stórum og sterkum javlaflokki aftaná komandi væl eisini tei drek kemur til yvirtøkur takk fyri
aksal johannesen
ja takk fyri spurningin potlarenatúgvu eg haldi at havi saktan nok so greitt ogeg ann gott endurtaka tað tað kemur til landslakta embati so heldur janðarflkur eiga at yvirtaka tað og tað vil javnaðarfloku arbeiða fyrr í eina komandi samgongutakk fyri harra formaður
ja takk fyri so er tað sirið í stemberg sum fær orðið ger so væl
er eingin ivi um tað at tað at hava sterkar myndugleikastovnar e við til at byggja land ein av teimum fyrstu myndugleika persónunum okur yvirhøvur høvdu í føroyum aftan á heimastýrislógina tað var landsapotekarum so okur hava prøvað í nógv ár at havt okkra egni myndugleikastovnar við rættiliga góðum royndum har hevur so hvørfalt ikki verið nakað problem alt heilivágs øki verður umsitið herfrá og vissu nakað sum er fløkt og innviklað so er tað tað økið so eg vil siga at teimum megna tað økið so megnar mann alt og sjálvandi megna okur eisini at loysa okur hava eisini í nógv ár havt ein landssdjóralækna altso kulu hava havt nógv av hasum her embætinum sum skula til men enn eru okur ikki komin har til at okur halda at fólkaheilsan ella heilsan hjá fólki er so týdningarmikil at okur sklu hava okkra egna landslækna eg eri faktisk rættiliga vónbrotin um at málið verður felt eg haldi tað er sera skuffandi tí at eg síggi tað sum alneyðugt fyri eisini at gáðskutryggja at tær tænastur sum okur veita í dag og tað eru nógvar orsøkir til tað eg skal koma inn á nakrar visti nakað sum okur hava lært ígjøgnum koronatíðina so er tað týdningurin av hava til dømis eitt sterkt landslæknaemmbætið og tað skal ikki ljóva nakar kritikkur av tí sum er farið fram tí støðan e verið púra óvanlig og tað er veruð gjørt eitt gott arbeiði landslæknaembatinum eingin ivi um tað men okur sóu øgiliga tíðliga at tað var neyðugt at skipa eitt slag av tilbúgving úti í heilsumálaráðnum ella gera ella hvørfall at skipa okum øðrvísi í føroyum tá ið tað kom til alt hetta her øki tí uppgávan var so stór og okur sita nú aftaná farsóttini við at vera av og eri øgiliga errin av hvussu gott alt hevur gingið oghvussu væl tey fólkini hava megnað tað og allíkavæl vilja okur ikki geva teimum ta álitið at fáa ta uppgávuna at røkja og har má eg siga eg skilja heldur ikki ordiliga javnaðarflokkin tí sjálvandi fer mann ikki at gera eina yvirtøku uttan um mann hevur samstarvsavtalur og tað hevur eisini verið upp á tal í øllum hesum her arbeiðinum tá ið tað kemur til til dømis epedemiðlógina so haldi eg at okur mugu spyrja okum sjálvir hví skulu okur ikki sjálv avgera nøkur so

sum tað altso hví hevur løgtingið eini tríggjar fýra ferð eg eit kki hvussu ofta fingið átalu fyri atsteingja barrur altso at fremja politikk sum hoyrir heima í farsattarlógini ígjøgnum matstovulógina hvussu nógvar ferð hevur mann ikki viðgjørt tað her inni tí mann ikki hevur tey neyðugu amboðini altso kul hava ikki tey amboðini sum skula til fyri at kunna stýra í eini eptmi og okur velja í dag at okur vild ikki hava tey tað er er ábyrgdarleyst tað má eg siga hvussu ofta hava okur ikki viðgjørt hetta her við landamørkini hvør skal kunna taka steingja landamørkini hvør skal kunna lata tey upp hvør skal avgerða hvørjar kanningar verða gjørdar um landamørkini og ikki eg haldi at at tað hevur verið ritað í stein at her er neyðugt við heimildum men landslækna embati tað er so partur bara ein partur av hasum her men tað skal hugsast í einum nógv størri høpi enn korona og hetta uppskotið er eisini til evnað langt áðrenn korona kom til dømis tað at hava eftirlit við stovnum og eisini eftirlit við starvsfólkum tað er soleiðis at tað heilsufakliga eftirlitið tað liggur í dag hjá landslæknaembætinum og eg haldi eisini at okur kunna spyrja hvat eftirlit verður gjørt í dag tað hevur verið øgiliga nógv frammi tey síðsta í hvørfall alt tað síðsta ári og kanska meir hvussu eldurøki skríggjar eftir fólki og at tað eru nógv ófakligd sum arbeiða og hvat hvýnn týdning hevur tað fyri røktina altso hvat betíð í tað fyri hkvalitetin í røktini er tað nakað sum hyggur eftir tí so eru tað fleiri kompligatiónir fáa sjúklingar ella tað eldri tað røkt sum tey hava fyri nagin og er hon fakliga kvalifisera hvør hyggur eftir tí har haldi eg virkuliga okur hava eina stóra uppgávu at lyfta tí at okur skulu sjálvandi hava kvalitet í røktini og so leingi tú ongantíð hevur eitt eftirlit við nøkrum ella lítið eftirlit so er tað hvørfall øgiliga trupult her liggur eisini ein eftirlitsuppgáva hjátil dømis við kommunulæknum við heilsufrøðingum við øllum møguligum heilsustarvsfólkum mær vitandi hevur tað verið soleiðis at tað bara vista er ein onnur fráboðan um at okkurt gingið galið at mann tekur mál upp man mann hevur ikki eit proaktivt eftirlit hvussu er eftirlitið til dømis við o rúsevna á stovninum ela ella rúsviðgerðarstovnnum sum okur hava í føroyum tað hava eisini verið frammi alment í í miðlunum um støður sum sum hava gjørt tar og starvsfólk eru farin av støðunum so har er eisini ein ein eftirlits uppgáva sum ikki verður røkt í dag tað haldi eg faktiskt er tað mest álvarsaman í øllum hesin her ø okur fara at viðgera um nakrar dagar at fáa sett á stovn ein fólkaheilsustovn í føroyum tað var partur av hasum her samlaðu uppskotunum um um um landslæknan eisini og tað haldi er fínt eg haldi atað er gott at mann beginnur at byggja eitt stað upp sum landslæknin eisini eigur ein púra natúrligan part í at at at vera tann myndugleika persónurin sum skal vera til sum stýrir á einum sovorðnum stovni men tað sum er lagt upp til í løtuni tað er tað mann gera handa fólkaheilsustovnurin men landslæknin er ikki við tú hevr ongan myndugleika inni hvørja styrki oghvøja ting fer ein sovrðnan stovnur ta ð myndugleikin ikki her inni men sjálvandi okur ynskja stovnurin kemur og sum okur bara royna at arbeiða fyri at at landslæknin kemur inn á stovnin við tíðini ein onnur lóggáva sum eisini er í hesum pakkanum tað er ntam lógin um forferandi evnur okur hava akkurát í morgun siti uppi á í norðurlandahúsinum ein stórur partur av tinginum og fingið eina framløgu um hvussu mann kann basa rúsevnun og tað er sjálvandi nógv ting sum skula til men eitt sum skal til tað er til dømis tað at mann alla tíðina skal lýsa nakrar kunngerðir um hvørji evnur tollvaldið hevur loyvi at leggja leggja hald á vist tey koma innflutt til landið og har kann eg bara fortelja frá mínari tíð í landsstýrinum at fáa dagført tær kunngerðirnar tað kundu taka tvey ogtrý ár og taðv siga tað at nøkur stoff sum kanska tey skifta navn alla tíðina sum kanska mann hevur brúk fyri at leggja haldð á tá tey komu inn til landið tey sleppa inn tí tað tey standa ikki húsini í listanum so bara tað er sletki tikin við í hvussu mann kann fyribyrgja rúsevnuum og tað er sjálvandi ein av grundinim til at at tann lógin eisini er í hsin her pakkanum hvør annars skal bestemma hvat kemur inn hendan veg enn okum sjálvi ein onnur lóg sum eisini er húsm bakkanum tí r at a ener lógin um eftirgjørd ein gytna tað e veri øgiliga nógv diskuterað her inni ati skal tað vera loyvi til at fáa viðgerð fyri barnloysi við ókendumdum norði og alt tað um mann hevur diskuterað hvør skal hava rætt til viðgerð hvussu ofta skal mann kunna fáa viðgerð og sovíðari her hevur mann so møguleika til at siga ja lat okum fáata lóggávuna á føroyskar hendur og so tekur løgtingið sjótvt støðu til hvussu ein sovorn lóggáva skal síggja út men tað vil mann helur ikki gera ø okur hava sett ta haldi ígjøgnum øll tey øki sum okur sjálv umsita at har sum okur hava ábyrgd ar hava okur eisini vitan tí tað verðu mann noyddur til at seta seg inní og tað er altíð tað sum mennir okkum tann seinasta yvirtøkan sum hevur verið framd ella ella ein av teimum seinastu tað hevur verið familjurætturin nú fari okur at viðgera um nakrar dagar eina nýggja foreldramyndugleikalóg tí nú kunnu kur sjálvi taka støðu til nøkur ting og soleiðis er tað alla tíðina við til at menna okkum tá ikur hava ræði sjálvi heilsupolitikkur er eitt reint innan ríkismál tað kann ikki stýrast úr einum øðrum landi tað skal hava nærleiðslu og ikki fjarleiðslu tí at tað er tað er nøkur ting sum henda skjótt og tú mást kunna reagera frá degi til dags visti tú skal kunna stýra til dømis í einum farsátt og tað haldi eg at okur tað átti so í hvørfall at verið har faringina og tað hava okur ikki hava okur ikki heimildirnar til eitt annað sum er í pakkarnumtær eisini syigatrilógirnar hví skulu okur í føroyum ikki kunna skipað sykuatiska økið soleiðis sum okur sjálvi halda er rætt og tað er ein vesinligur munur ímillum hvussu londini hava skipað tað soguatsku øki til dømis tá ið tað kemur til tvingsul mær vitandi so hevur mann í íslandi so gott sum farin heilt burtur frá tvingsli man mann brúkar heilt heilt aðrar kanska meira tíðarhóskandi metotur til tað men okur arbeiða statvekk í hesum her í hesum her sama tí at okur ikki kunna hugsa pá einlanan máta út úr boksini ar havi eg ikki sagt at eg ikki havi álit á tí sum verður gjørt men at hugsa í tí karmi sum onkur annað hevur lagt fyri okum og ikki við tí hugflogi og og tei í teimum evnum og styrkjum sum okur sjálvi hava at skipa øki soleiðis at tað hóska til føroyska samfelagið og tí má eg bara hopa at at sjálvtu málið verður felt men men at taðeru grundgevingar sum fólk hava allíkavæl brúkt í álitinum sum allar tala fyri at yvirtaka málið at her fara at halda stand í framtíðini tí tað góða vinnuvæl altíð til síðst og hetta fer at vera eitt mál sum aftan ok hava yvirtikið stað at fara o at teingja av hvussu himmasnaan ber tað til at mann ikki gjørdi tað fyrr
tat lovið fær á eina viðmerking girsval ja takk fyri atn forman
maður eg halti júst hetta her sirustenberg tosaður um ábyrgd og og hvat var tað nærleiðslu og fjarleiðslu eg hugsaði at spyrja sirustenberg um ikki var akkurát tað vit sóu tá ið koronafarsóttin kom úti í heimi tí hvør var tað sum var best fyrireikaður tað var ein stovnur í føroyum ein føroyskur myndugleiki tað var heilsufrøðiliga starvsstovan tí tey vistu tey høvdu ábyrgd tey vístu ábyrgd og har var tað nemligani nærleiðsla og ikki fjarleiðsla eg hugsaði at spyrja sirustenberg er tað ikki akkurát tað dømi vit kunnu brúka um hvussu umráðandi tað er at tað er á føroyskum hondum takk fyrisyris
ein berg
takk fyri beinta lívi og takk til formannin ja eg eri púra samd stardssovnur eitt gott dømi tey tóku ábyrgdina á seg eisini eina ábyrd sum tey kanska ikki átti fult út men hetta her við at kenna ábyrgd fyri føroyska samfelagnum tí tú er tú livir her og tú er her og tú virkar í tí og tú vilt hava tingini at fungera tí at alt tað sum hevur við heilsuøki at gera tað er reinur innanríkispolitikkur má bíva má má blíva við at siga tað tað er ikki altso at at stýra einum heilsuøki er ikki uttanrikispolitikkur alt tað er nakað sum tú más kunna tillaga viðurskiftini til alt eftir hvørt støð at stinga seg upp eta í morgin ein ein ein nýggjur heilsutrupulleiki sum á løgtingi kunna reagera men tað velur mann í dag at siga at tað tað ynskji okur ikki tað er nokk so undarligt
so fær pállareynatyngu orð ger so væl
ja takk fyri formaðurin eg an lapi bara at byrja við at siga at eg haldi eri øgiliga takksamur fyri tann leiklutn sum landslaknin embadi evir havt í sambandi við koronakreptina saman við fútanu haldi eg ati teir bæði stovna teir bæð donsku stovnarnir í føroyum hava havt hava veruliga víst at at teir taka ábyrgd av samfelagnum eg haldi at tíverri er tað verur soleiðis at í fleiri førum hava teir stovnarnir yvirhála stjóørnuna tá ið tað kemur til at vera vera greiðir og stinnur og sterkur í boðskapinum hendan samgongan hevur eg má siga at ja eg haldi at eg tað er nok so sjáldsamt at síggja eina so veika samgongu sum hesa í dag situr sum hevur so lítið av yvirskoti til at rætta hondina út til til ttta er tað er nokk so sjálvsamt at síggja eina samgongu sum í so stóran mun er í knæ hvønn einasta dag og og sjálvt um hon flýtur so tungt at at hon veruleikanum hevur brúk fyri fleiri bjargingaringum hvønn dag so her hon allíkavæl ikki megini ella orkuna ella ásannina til at rætta hondina út til andstøðuna og siga meiski hvat kunnu vit ikki finna felagsbrúgv um onkur av hesum um ikki anað hesum smærru viðurskiftunum hetta her at yvirtaka landembæti sum sum altso altso eg tað tað einasta einasti eg kann fáa meg tilat hugsa hví samgongan velur at siga neitila sehevara uppskot sum hettaa er er tí at tað kemur frá einki sum talar ímóti at mann skal yvirtaka landslæknaembatið í dag vit hava uppbygt ein eini ein fakligan førleika og tað er grundleggjandi fyri alt tað at menna tað føroyska samfelagi ta er tað at vit smáttum smátt hava uppbygt tann fakliga førleikan sum gera at vit kunnu lata okkum í teir sessir sum vit sum vit nú einaferð skulu manna við tí føroyska samfelagnum og tað er ótrúliga løgið at síggja síggja eina samgongu sum vtvit sum eru her til dagri vit síggja hvussu henda samgongan hvussu hon hvussu hon stríðist hvussu hon stríðist við bara klára at at manna ein nevndarfund við teimum fólkunum sum skula vera bara tað at klára at fáa málini fram nógv av teimum eru eru illan og fyrireikaðu samgongan sæ settii stendur slett ikki saman tað er heilt ótrúliga sjáldsamt manat mann velur eksponera eitt so handlingsleystso handlingsleysa leiðslu at mann ikki ein gong tey málini sum andstøðan roynir at byggja konstruktkonstruktiv upp at man ikkiein gongur aftir hondini út og sigur veiska hvat lat okkum loysa hetta málið á felagnm henda samgongan er ikki ein super sterk væl skipað samgonga sum hevur ein greiðan politikk á nøkrum økjum tvørturímóti hetta er neyðloysnir lappaloysnir neyðloysnir og lappaloysnir aftaná hvørji aðra og tað hevði verið so upplagt at mann ásannaði at mann sendir ikki sterkari í valdini so at veisk hvatu lat okkum royna a finna semju tvørtur um andstøðu samgongumórk í summum førum og hetta her er eitt upplagt høvuðsstað eg haldi sjálvur eisini at vit eiga at leggja aftura afturat at vit fáa skipað læknalestur ella medisinlestur í føroyum skjótast gjørligt tað er einki ivast í at vit hava ótrúliga nógv vælkvaliseraði fólk á økinum fó sum bæði er fleksibul innan fyri sítt sítt yrki men sum sanniliga eisini hava høga fakliga dygd og vit hava eftir hondini eitt eitt eitt fróðskaparsetur sum ikki nýtist at smæðast nakað sum helst í mun til í mun til onnur í mun til onnur aðrar hægri hægri skúla so so lat okkum lat okkum heldur enn at blíva við at tøga í hesum her við at royna at forrða og blokera hvørjum øðrum lat okkum heldur royna at byggja brúgv royna at at at styrkja um tann føroyska førleikan uttan mun til um vit eru sambandsfólk ella um vit eru loysingarld ella hvat tað er hetta snýr seg ikki um ikki um loysing ella ella taka evnstu ábyrgd av samfelagnum men hetta snýr seg um at taka ábyrgdina av teimum instituttiónum sum vit vita eru integreraðar og fungera til føroyska samfelag so so tað hevði verið ótrúliga stuttligt hjá hjá samlaðu politisku skipanini at sloppa undan hesin her marvandi dystunum um einki og heldur roynt felag at bygta upp føroyska stovnar sum vit vita at føroyska samfelagið hevur fyri neyðini og eg haldi sum sagt at vit skula fara longri enn at snakka um at yvirtaka landslæknaembati eg haldi so avgjørt a vit skulu fara at skipa medisinsuti í føroyum tí vit vita at eisini røktarøkið sum fylgja av tí hevur tørv á at hava nakrar sterkar fyrimyndir fakligar fyrimyndir fakligar stovnar sum ger tað at at fólk verða eggjaðir til at at leggja meira afturat tí varanum sum hetta her málsøkið snýr seg um so gevist við hesin her tvætlipokum verður meiri konstruktiv og rætti hondina út til tað arbeiðið sum vit royna at gera takk fyri formaður
stendberg
fyrihra formaður og takk til pálla reynatúgvu samd í hvørjum orði eg haldi eisini at medisinlestur er tað ev jú gjørt eitt eitt upplegg til hvussu mann kann beginna í føroyum og kanskt taka tann fyrsta partin tatað eru góð fólk í í okra egna systemi sum hava gjørt tað og okur royndi at gera nakrar broytingarlal g gjørdu nakrar broytingar eisini okra tíð við hetther við at fáa at tey sum hava lisið medisin tey kunnu fáa turnus í føroyum til dømis og tað eru sovornur ting sum hava gjørt tað og sett pengar av til serlæknar og annað at okur hava uppbygt rættiliga nógvar kompetansur innan fyri tað síðstu árini tá tá ið tað kemur tilhetta her øki og og landslæknin er bara ein lítil partur av av tí samlaða men tað tað má sjálvandi vera við tí tú má hava ein myndugleika at um at hava ein sum sum hevur yvirskipaða ábyrgd men sjálvandi eiga okur eisini at hugsa um framtíðina og hugsa um at fáa í hvørfalt partar av lestrinum til medisin eisini á setrinum takk fyri
asúgvu
ja takk fyri formaðuri ja tað er einki ivasta í ati at øll menniskjur eru innrættaðar soleiðis at vit vaksa bæði við hægri skúling og við ábyrgd í mun til tað sum vit fáast við tð tað tað dømi síggja vt allastaðni kring heimin og vit brúka sum sum kan man siga partur av sepuliseraða heiminum ella vesturheiminum so brúka vit eina rúgvu av orku upp á at royna at uppbyggja samfeløg kring heimin tí at vit vita at tað er so ótrúliga neyðugt at mann klárar at standa egnu meinum at mann klárar at seta síni egnu mál hava sín egnu vónir fyri sítt fyri sítt egna samfelag eg eg fái tað ikki mítt høvd tso mikið upplýst fólk sum sum eg veit eisini at at at samgonguflokkarnir á tingi eru at tey ikki gera meir fyri at at fullføra setningin um at lyfta okum sum fólk og at lyfta teir stovnar sum vit nú einaferð skulu hava hesum føroyska samfelagnum takk fyri

takk fyri harra formaður pollarenatúgvu kom inn á hetta við at vit eisini burdu skipað fyri á føroyska fróðskaparsetrinum og nú hava vit akkurát ella fingið løgfrøði lesna góðkendan altjóða tað merkir at tú kanst fáa eina fullfíggjaða løgfrøðliguútbúgving í føroyum og tað er eitt stórt stórt frambrot og eg haldi at tað er avgjørt neyðugt at vit beinanvegin fara undir næsta stigi og har hevur tað sum pollarenatigvum nevndi læknalesandi í føroyum verið eitt eitt mál sum sum hevur verið umrøtt áður og eg taki fult undir við tí tankanum eg haldi tað er sera spennandi og tað kann vera við til at menna okkara heilsuverk á so nógvum økjum
ja takk fyri

fra formaður tað er gleðiligt at biljustinussen tekur undir við tí tankanum men eg má siga akkurát sum er at eg havi onga vón um at henda samgongan brýtur upp úr nýggjum á nøkrum økum tvørturímóti tað er nærmast soleiðis at um tit fáa eina ár stongnaði hondina so bróta tit hana heldur enn at brúka hann til at rógva við eg havi ikki upplivað naka nanakan sovnan antipolitikk í ínakrantíð á tingi eg máæ siga akkurát sum er at taðer mann konsekvent man mótarbeiðir tí frambrotið sum sum liggur latent í fólkinum og tá ið tað kemur til løgfrøðligu útbúgvingina so er tað nokk so skammiligt haldi eg at tað í veruleikanum skuldi vera keypmánlahavnar og universitet sum sum sum sum tl sjendi síðst fortaldi statsminniserioni at tit kunnu ikki blíva við at at at vera eitt mótspæl til eina løgfrøðiútbúgving í føroyum tí í veruleikanum so líkkoman øll krøv í føroyum tit mugu góðkenna útbúgvingina tot á minst líka høgum føti sum er í danmar takk fyrija takk næsta røðari er bjørt samelsengersvæl
takk fyri harra formaður um tað er nakað vit áttu at kunnað savnaðst um nú aftaná at korona herjaði í tvey ár so átti tað verið at yvirtikið farsóttarlóggávuna og og nei og og landslæknaembati tað er soleiðis ati tá tjóðveldið fyrstu ferð legði hetta her uppskotið fram í í hesum valskeiðinum tá falli tað saman við at korona breyta út og gudan skulu vita at vit hava havt tørv á hesari lóggávuni alla tíðina meðan korona hevur herjað nú hava stormarnir so laksi og vit hava kanska lyndi at gloyma eitt sindur men okkara myndugleikar hava staðið í teirri støðu at myndugleikin í føroyum hevur veruleikanum ikki kunnað sett tey farsóttarfyribyrgjandi tiltakini í verk sum tørvur hevur verið á eg setti sjálv í novembur í fjør ta tá koronabreyt út átur og føroyar fóru at frá vera best í klassanum og hava klárað seg ómetaliga væl gjøgnum korona tíðina til at liggja ovast í europa ella ein av teimum ringast ragtu londunum við per íbúgva flestnløgdum og tá lá haldi eg smittitey sjúkrutalið eitt stað millum sjey hundrað og túsund sjúk og og tað var øgiliga ógvusligt beint tá samheitt við onnur lond og og og tað vísti eisini at mann hevði mist tamarhaldið á støðuni og samstundis hevði mann tosað um atifleiri ting sum vóru sett í verk kundi mann ikki gera tí mann simpulten ikki hevði farsóttarlóggávuna undir henni og lat okkum ta uma eitt taka eitt tað greillasta dømi mann hevði tørv at steingja niður matstovur og útistøð so diskutekobarri hvat gjørdi mann so tí mann ikki vildi hava eina føroyska farsóttarlóggávu jú mann tók eina matstovulóggávu sum snýr seg um slettisg hevur nakað við smittuverju at gera og so tvingaði mann nakrar lógarbroytingar um upp og afturlatingartíðir inn í hísa matstovulógina sum har mann í veruleikanum gjørdi tað at mann tók farsóttar lóggávu og trýsti hana inn í eina heilt aðra lóggávu fyri at kunna fáa heimild til at steingja barrarnar um matstovu og løgfrøðingarnar í húsinum og løgfrøðingar allastaðnirs søgdu hetta hetta hetta her stríð við hetta er vánaligur lógur sigur hetta heigur mann sær ikki at kunna gera men mann bendi simpilta lóggávuna so langt tí mann simpultann ikki vildi hava ábyrgd av tinginum sjálvum í teiri lóggávunum sum sjálvandi átti tat verið blivið føroysk aftaná fáar mánaðar aftaná æt koronabreyt út í novembur setti eg so henda fyrispurnini ti løgmanni spurdi jamen hvør er tað ið roynd og verður sum situr fyri enda nú ein farsótherjar av álvara í føroyum og svarið eg fekk frá løgmanni eg kundi gott mælt øllum til at lisa tí tað vísti nemliga hvussu stór ómøgd eisini føroya løgmaður stór í tí føra løgmaður var í veruleikanum teiri støðu at hann sum fremstur fyri at skulda úttala seg tá ið tað snúði seg um strategina hjá hjá landsstýrinum fyri korona hann hann kundi ikki ein gong sjálvur bestemma um mann kundi steingja mørkini í føroyum fyri at smittuverja tað kundi bara metti petrurs en gera hann kundi ikki avgerð um hann skuldi testa við landamørkini tað var tað farsóttarnevndin sum skuldi gera og so frameftir og so frameftir so tá mann lesa varið so sær mann hvussu trupult í veruleikanum hevur verið at stýrt tí at mann ikki ein gong hevði fulla heimild at stýra síni egnu viðurskifti nú farsóttin herjaði og tað er ikki neyðugt at nevna fyri nøkrum her at tað er stórur munur á hvussu mann farsóttar verjur í einum lítlum landi sum okkara sum er avskoðri oghar tú bara hevur tvær leiðir inni í í landið nemliga sjóvegis so loftvegis og so tað tú gert á einum stórum fastlandi har tú kann koyra inn úr øllum ættum inni eitt land so eg haldi harra formaður at akkurát hetta er eitt mál vist tingið var veruliga kann mann siga samstarvsviligt og alla tíðnar fukuseraður uppá hvat er best fyri føroyar hvat er best fyri ein og hvørja stjørn sum sita til ein oghvørja tíð hvat er best tá ið til dømis ein farsat heryar so er tað sjálvandi best a skaffa sær tey amboðini mann hevur tørv á og tað var tí upplagt tað var so eitt uppskot frá tjóðveldi akkurát sum tað var hesiferð men men mann kundi bara tá visti mann ikki ynskti at samtykkja uppskotið hjá tjóðveldið so kom man bara lofta tí envrðu farin í gongd við tað og nú er eingin frá landsstýrinum sum luttekur í hesum orðaskiftinum dag og eg veit at landstýrismaðurin í heilsumálnum er sjúkur so hann hevur ein hann hevur orsøklil iki at vera har men tá átti verið onkur sum kundi verið her og greitt okkum frá til dømis tá mann skrivar í álitið frá samgonguni so skrivar mann at mann arbeiðir við at yvirtaka farsóttarlóggávuna og kann onkur koma greiða mær frá so úr samgonguni kanska hvar er mann komin hvussu langt er tað komið er tað gottini og hvussu ætlar man at fáa tað at hanga saman at yvirtaka farsóttarlóggávuna men ikki landslæknaembati hanga tey tingini ikki rættiliga nógvt saman og onkuntíð harra formaður so føðiliga tað er tað mest avbjóðandi í í tí politiska arbeiðinum tað er at tá ið tað eru mál sum mann veit at øll eiga at halda at hetta er best fið okkum at mann heldur ikki tá onkursvegna ynskir at setast niður og taka tað í álvara og fáa framt hesa lóggávuna so harra formaður ein áheitan á samgonguna ja tit ætla at fella hetta í dag men komm og siga okkum at tit so kortini ætla at fremja hetta sum tjóðveldið skjýtur upp tí eg gangi út frá tí er ein meiriluti fyri at yvirtaka farsættarlóggávuna og landslæknaembat takk
ja takskor ter viðmerkingar taðel siri stemberg ger so væl
takk fyri harra formaður ja bjørt samussen vísti væl á hetta her við hvussu lógarsmíða í veruleikanum hevur verið tá ið mann fer inn í matstovulógina og fremur tað sum mann átti at framt ígjøgnum eina farsóttarlóg tað vórður stórur kritikkur av tí og so stendur tað eisini í álitinum her at mann arbeiðir við at yvirtaka farsóttarlógina og tað fáa hog so ikki spurt um tað er sera óheppi men eg dugi bara ikki at síggja hvussu mann kann yvirtaka ta lógina uttan at hava landslæknaembatið við tí hvør skal umsita ta lógina tú má hava ein myndugleika sum kann umsita lógina ella ellars hvhhvør skal hava ábyrgd av farsættarlógini vissi ikki tær landslæknan eg veit iki hvussu mann so ætlar at gera tað takk fyri
ja takk ger so vælkúr sómasen
nei tað er júst tað altso tá i mann gera hesi tingini so má mann gera tað ordiligt og tað var nokk so áhugavert í samband við tá ið mann hevði brúk fyri hesum heimildunum og ikki kundi fáa teir tí at mann ikki hevði yvirtikið farsóttarlóggávuna at alternativ var og tær skeytti onkur upp eg haldi prosentav fólkaflokkurum í var skeiv at mann yvirtók ella partur av fólkaflokkinum a mann yvirtók hesa her donsku broyttu farsóttarlóggávuna ella annað ikki at mann yvirtókhan a mann setti hana í gildi í føroyum men men har høvdu tey gjørt nakrar broytingar sum vóru so øgiliga ógvusligar sum høvdu verið øgiliga kann mann siga øgiliga víðgongdar sett í verk í føroyum men ein samd vinnunevnd vísti eg haldi tað var tríggjar ferðir á í álitnum at hetta var ikki rættir mátina lóggeva og hetta var at toyggja lóggávuna for langt og at tað var í veruleikanum vánalig lógarsmoð at mann tvingar fyribyrging inn í eina matstovulóggávu sum einki hevur við favið við farsóttarfyribyrging at gera meni ja eg eri eisini spent at hoyra frá samgonguni hvussu nangvt tað eg komið við farsóttarlóggávuni takk fyri

gersuvæl takfyr hara formaður eg kann siga tað at hendan her kornafarsótir sm hevur verið vísir tað hvussu staða tørv vit hava fyri føroyska lóggávu økinum at vit kunna agera skjótt gso farsótin hevur víst okkum at tað er neyðugt a vit yvir tat at yvir taka eta he málsøkið ongantíð for skjótt og eg haldi t vitvit hva vit hava brúk fyri føroyskum reglum fyri skjótari skjótum loysnum skjótum avgerðum og tá má tað ligga í føroyum og at reglurnar í danmark sum hava verið undir fsa um farsótn hava ikkihóskantil føroysku viðurskifti ogsovíðari so alt tala fryri a yvirtaka ettar málsøki og tað tað hevur grønlandseigini gjørt so eg taki fult undir við tí eg haldi at eisni at eg hoyra tað í tinganesi at ag er positiv stemdingur og man hav arbiða við tí so tað er bara gleðiligt haldi eg takk fyrija
takk ger so væl bjørt samulsen
ja takk fyri men eg eri glað fyri viðmerkina frá kristian andreasen tí tað vísir at hann stuðlar fult undir hesum uppskotinum hjá tjóðveldi tann spurningur er so standið eitt sindur eftir við teg hví mann ikki frá landsstýringssíðu so hevur verið meira proaktivur og í dag kanst tú siga at so langt er viðkomin og hetta verður yvir eitt so langt tíðarskeið tað er hóast alt gingið í tvey ár altso koronan herjaði í tvey heil ár og hetta varð aktuellt á borðinum frá fyrsta degi av so eg má siga at at mann arbeiðir óalmindiliga seint í landsstýrinum við sum mann yvirhøvur arbeiðir við hesum her men takk fyri viðmerkini hjá fólk frá kristian andreasenum tí tað er gott at hoyra at at tað eru fólk sum stuðla upp undir fólk samgongu sum stuðla upp undir uppskotinum hjá tjóðhaldi takk fyri
ja takk fyri billigeð sinussen
ger so væltakk fyri harra formaður tað er skjótt at gloyma bjørt samuelsen sigur at hon má gera hetta so mon má gera tað ordiligt hendan samgongan ger hetta arbeiðið ordiligt vit gera tað eftir bókini vit fyrireika og samráðast soleiðsnar sum bókin sigur hvussu gjørdi bjørt samuelsen tá ið hon yvirtók greinar í hjúnabandslógini tað var ikki fyrireika tað var ikki samráðst tað vóru fýra kvinnur í samgonguni uttan um landsstýrið sum tá sat sum gjørdi ta yvirtøkuna uttan nakra fyrireiking uttan nakra samráðing so harra formaður bjørt samuelsen tá ið hon yvirtók hetta tá gjørdi hon tað yvirhøvur ikki ordiligt so eg trúgvi einki uppá tað sum bjørt samuelsen sigur
væl bjørnsson
takk fyri ja eg ætli mær tríggias far inn í kjakið um hjúnabalnsmálið í hesum sambandi bara vísa á attað er gingin tvey ár síðan at ein farsótt breyt út ella meira enn tað vit hava vitað frá fyrsta degi av at føroyingar høvdu ikki tað lóggávuna á føroyskum hondum sum var púra sta sentral fyri at kunna handla skjótt og effektivt í korona fyribyrgingini tí eg man verður noyddur at gjørt alt minlumhimmaligu r undarligt millum annað at toyggja eina matstovulóg til knappligan blívana farsóttarfyribyrgingarlóg heldur enn bara a skunda sær yvirtaka og eg haldi at tvey ár ella tveyartálvt ár er so mikið lang tíð at visti mann arbeiði við hesinmum landsstýrið sum billjiosinesa sigur so hevði tað kanska verið áhugavert um bsistinsa koma upp her og fortaldi eitt sindur ítøkiliga hvussu langt mann er komin tí tað sæst ikki hvørki í álitinum ella í orðaskiftinum í dag takk fyri
ja takk so er ta beinta løgu jacobsen sum fær orðið ger so væl
sjálvandi skulu vit yvirtaka landslæknaimbatið og alt sum hoyrir til sjálvandi tí at tíðin við koronufarsótni hon hevur víst hvussu umráðandi tað er at fakunnleikin og raði er á føroyskum hondum lat ongan iva vera um at landslæknin og starvsfólk hansara tey hava gjørt eitt megnararbeiði tað er als ikki tað tað snýr seg um men støðan við koronuni hon vísti at føroyskir føroyski myndugleikar mugu hava ræði á málsøkinum vit upplivdu ferð aftaná ferð at føroyski myndugleikar vóru ja faktiskt einki fingu okur gjørt tí at málsøkið var á donskum hondum farsóttarlóggávan við sóu markið at myndugleikarnir fingu einki gjørt í landamørkini tí at taðr var ikki føroyskt málsøki tí er tað so umráðandi at tað eru føroyski myndugleikar sum hava ræði harra formaður farsóttin hon vísti eisini hvussu dugnalig starvsfólk og dugnaligur myndugleikar vit hava í føroyum hvør fer nakrantíð at gloyma heilsufrøðiligu starvsstovuna heilsufrøðiliga starvsstovan sum var so væl fyrireikað og tók ábyrgd eisini hóast ábyrgdin kanska ikki akkurát var hjá heilsufrøðiligu starvsstovni heilsufrøðiliga starvssovan tað er ein stovnur á føroyskum hondum men harra formaður eg fegnist eisini um at øll tingfólk bæði samgongu andstøðu eri vorðið meira positiv um at yvirtaka landslæknaembati og samgonguumboðini í nevndini tey siga millum annað soleiðis í sínum áliti landsstýrismaðurin upplýsti tá fyri nevndini at undir koronufarsótni hevur eitt bráðfeingistoymi av serfrøðingum tikið á seg uppgávur sum vanliga liggja hjá einum lógarskipaðum heilsustýri havandi hug at framúr góðu handfaringina higartil at farsóttarátøkunum er væl hugsandi at yvirtøka av epetemiðlógini ikki hevur aðrar stórvegis avbjóðingar við sær tað siga altso samgonguumboðini sum so kortini mæla til at fella uppskotið tað gera tey allarhelstat fella uppskotið tí at tað er eitt andstøðuuppskot men eg fegnist um at tey eru blivin meira positiv men hinvegin so má eg siga at eg eg undrist eitt sindur álitið hjá javnaðarflokkinum eg fegnist sjálvandi um at javnaðarflokkurin heldur at tað er rætt at yvirtaka málsøkið men so koma ja lat meg bara siga tað sum tað er so koma tað sum eg haldi er undanførslurnar hjá javnaðarflokkinum fyri at fella málið tí millum annað so skrivar umboðið hjá javnaðarflokkinum fyri heilsuverkið hevur tað alstóran týdning at samstarvsavtala við danmark verður gjørd ordiliga og er komin upp á pláss áðrenn yvirtøkuna um ikki so kann tað henda at tað verður ógreitt hvørjari uppgávur liggja hjá føroyskum myndugleiekum og hvørjar uppgávur liggja eftir hjá sunnu súrelsen hóast hesin minnilutin tekur fult undir við at landslæknaembatið verður yvirtikið so verður mælt til at løgtingið fellir uppskotið hetta a tí at ein greiðavtala má vera við danskar myndugleikar um yvirtøkuna áðrenn løgtingið samtykger yvirtøkuna skrivar altso javnaðarflokkurin álvaratos javnaðarflokkurin a segði sambandsflokkurin er farin at yvirhála tykkum í slíkum førum tað sigur ikki so lítið og fyri at siga hattað sum tað er so haldi eg at tað er ein undanførsla tí hevur javnaðarflokkurim ikki álit á føroysku serfrøðini og føroyskum myndugleikum tí sjálvandi eru øll slík viðurskifti komin upp á pláss tá mál verður yvirtikin so javnaðarflokkurin eg vóni at tit kanska vea eit sinur meira bjartskygd og vit meira kunnu samstarva um at fáa hetta her yvirtikin so harra formaður sjálvandi skal landslæknaembatið og alt tað ið hartil hoyrir verða á føroyskum hondum takk fyri
ja takk so erta eykun samensen sína viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður eg má ella undrast eg egveit ikki um hann kann undrast eftir hondini men tað er ein sovorður tenn densur hjá tjóðveldi altíð a rósa ávísum í samgonguni og so hartav javnaðarflokkinum eg kann ikki siga annað enn at tað má vera tað má vera tað at denman elskar tuktarmanniin burdi havt sagt á føroyskum men tað má vera okkurt sovorði sum liggur í tí ta tað tað má eg bara siga tá ið mann tekur undir við aso javnaðarflokkurin tekur undir við hesum málinum men um vit høvdu atkvøða fyri í dag so hevði tag ikki verið yvirtikið í dag ha so at beint á løgað skal slettisk vera bangin visti hon fer at finna saman við javnaðarflokkinum aftur so gera vit í felag takk fyri
ja takk ger sovæla beitta løgu jacobsen
ja takk fyri ja eg var ikki sum við javnaðarflokkunum firtin tí at eg haldi at sambandsflokkunin hevur hálað tey men eg veit ikki hvussu tað verður men eyðkundsambandshenni tað er ikki eitt argument at sjálvt um javnaðarflokkunin er tikin undir í málinum so hevði tað fallið tí tað svarar til at so skulu vit bara tikja undir til uppskotinum hjá samgonguni tí at tey verða bara í høvuðsøkuna bara tey sum verða samtykt men eg hevði vónið at javnaðarflokkunin fer at koma á betri tankar og vera við til at yvirtaka hetta her móttrykkið eg veit ikki hvat javnaðarflokkurin fer at siga til at standa sum eftirbátur tá ið sambandsflokkurin fer at ganga við til at yvirtaka móttrykkið men sum sagt eg fegnist um at flest øll íløgtingunum eru blivin meira positiv mun tey at yvirtaka sum tað vóni eg fer at henda skjótast stórligt takk fyri
ja takk so lta sigur í stembur son viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður og takt beint logi ja eg dugi ikki at síggja ordiliga nakað góða grund fyri at fella hetta málið eg haldi øll sum hava havt orðið og eisini sum lesur álitini so eru tey faktisk grundgivin við hví mann eigur at yvirtaka tað og okur hava sett hesi dømini við at okur ikki fáa stongt landamyrkini ella matstovur ella tikið altso støðu til kanningar við landamarki og hvørtá sínum men hvat heldur beinta løgi um tað at at eitt so stórt øki sum heilsuøki ikki skal hava ein myndugleikapersón men okur hava landsstjóralækna landsapoteka og tað skul okur hava aft af har men at mann ikki prioriterar tað til heilsuøkið og og og altso við øllum tí eftirliti í øllum tí sum hartil hoyrir
takk ger so væl mentarløv jakobsen jtakk fyri
fyri takk fyri siri stemberg støðan tsseinastu tveyárini hevur víst hvussu umráðandi tað er at málsøkið er á føroyskum hondum og tí haldi at vit í tjóðveldi vit kunnu vera rættilað errin av at vit hava gingið á odda í hesum málinum við at fáa tað yvirtikið vit hava lagt uppskotið fram øog arbeið fyri tí og eg haldi sum sagt at flest øll í løgtinginum nú ásanna hvussu umráðandi er vit hoyrdu formannin í tingbólkinum hjá fólkaflokkinum siga at tey hildu eisini hetta var skilagott so tí vóni eg at løgtingið um ikki so ræðuliga langa tíð kanne taka undir við at fáa hetta her málið samtykt takk fyri

ja vit fara at so at atkvøða í hesum málinumløgtingsmál nummar seksogtretivu uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um ræði á málum um málsøki so vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er mer fallið tað er átta atkvøður fyri tveyogtjúgu ímóti og eini er blonk so hetta málið er fallið og avgreitt frá løgtinginum vit koma so til fyrstu viðgerð av løgtinsmál nummar hundrað og og trýogtjúgu uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurandráðnum í tvey túsund og einogtjúgu um frágreiðing um virkiráðsins í tvey túsund og einogtjúgu skum biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað jacobvestergaard fyri sambandsflokkin jaspur langaard fyri tjóðveldi høgnu hoydal fyri miðflokkin billjustinussen fyri framsókn rutt vang tað eru tey sum hava biðið um orðið higartilso fær jakup vestergaard orðið ger so væl
eru tilmæli til stjørnurnar í londunum um at virka fyri at endamálið við tilráðingunum ber á nádd og so erta føroyski limirnir í norðurlandaráðnum sum eru jaspur langaard løgtingsmaður og akselvel johannesen løgtingsmaður ynskja undirtøku í tinginum til og heitt verður á føroya landsstýrið til at gjøgnumføra hesar tilráðingarnar so gott sum mann og eina ferð kann møguligur fíggjarligur kostnaður kann standa ast av at landsstýrið tekur stig til at endamálið við tilreiðingur á nátd men mann hevur ikki møguleikan at koma við nøkrum metingum um hvat ið slíkt kostar og tí má mann taka støðu til tað ella útgreinar tað av hvønn einstøkum føri í mun til tað sum mann ætlar særa í holt við av av tilráðingum hettar beru lags fyri stjørnurnar í londunum

og hví mann skal hava svenskt mál í føroya at føroya løgtingi tað veit eg ikki onkur mátti verið so friður at hann kundi yvirsett tað til føroyskt tað hevði verið meiri virðiligt fyri føroya fyri føroya løgting mann skal syrgja fyri at hvør ein reklama skal vera á føroyskum máli sum verður send út til fólk men føroya løgting kann ikki hava eina tilráðing á føroyskum tað haldi eg g eg haldi eg er eitt sindur undarligt harra formaður og tað átti mann at gjørt okkurt og tilráðingarnir tar spenna tað spenna øgiliga vítt sjálvandi er alt tað við klimabroytingum á skránni ta er tað hevurtað hevur verið øgiliga aktuelt í norðurlandaráðnum í mong ár og tað keðir seg sjálvum kann kans ka verða áhugavert at hyggja at so har eru nøkur nøkrur møguleikar til at betra um møguleikan til tiltil til tey til tey økini

á arbeiðsmarknaðinum tað eru sovorðnur gamlir tráðarar sum hava verið alla mína tíð alla mína tíð upp á sama máta sum hetta her við við umhvørvinum tað r eir sórntraðarar sum venda aftur í øllum og vissi orðið burðardygt verður nevnt so tað má tað annars ber einki til so burðardygd tað fikorerar í hesum her tilráringunum í fleiri førum eisini og tað er meira tá ið mann skal gera bygningar og annað mann skal syrgja fyri at nýta gera tað av góðum tilfari og at tingini skulu vera burðardygd og alt alt gott alt gott um tað so

tað er fyri fyri sovítt fínasta fínasta slag øhso kemur so kemur tað eisini í norurlandaráðnum og tað er væl tí at mann a føroya løgtingið eisini tosar um tey tingini hetta her við matspill og tað er eitt evni sum eg gott kann fyria halda meg til eg eri vaksin upp í einum umhvørvi har tað mann varð skeldaður út sum mann koyrdi matur eftr

og mann gekk høgt upp í tað at mann endurnýtti alt og og bara í mínari tíð er tað broytt

og onkur er her sum kanska eigur heilsuhølur og varar av handlum so hevur mann dátumerkingar og set út um ta dátumerkingn um altkoyrastvektir hurrasvekk sjálvt um tað er fínasti matur samstundis sum mann hevur hesi her tingini um at matur skal endurnýtast gagnnýtast sjálvandi men fet túd um ein ávísan datu sjálvt um tað er fínt so okkanst fekk tað havi eg sjálvandi ongantíð skilt men eisini ír tí vanliga í tí vanliga húsarhaldinum at mann mann brúkar alt hetta her við skilir sjálvandi er tað er tað neyðugt og tað skal mann gera og her hevur mann so onkrar ambøfallingar frá norðurlandaráðnum næstan sagtest kaffiklubbur norðurlandaráðnum um um at retosera matspill við hálvtrýss prosentum áðrenn eg haldi tað var áðrenntvey túsund og tretivu tað er so tað er so eitt eitt bjart mál og og tað tað kann eg gott fyri at halda meg til ikki koyra mat burtur tað var læknniður í meg frá barnspeinini av at tað skuldi mann ikki

og so skal mann gera nýggja tavsplan á mentanaøkinum hvat tað inniber tað stendur einki um her men tað fyriliggur væl onkustaðni í í tí arbeiði sum sumsumer aftan fyri hesa her tilráðingarnir sum okur sum uppimbært ikki hava atgongd til men tað kunnu okur í nevndini spyrja um hvat ið tað er fyri mentanarprogramm sum eru á skránni nú ella hvat mann ætlar so mæla teir stjørnunum til at varpa ljós á ein trupulleika sum opinbært er vaksandi hetta her við sjálvmorð ungkom fólki við sálarligum trupulleikum og at mann hevur eina tilráðing um eina null hugsóntí viðvíkjandi og og tí og sjálvandi sjálvandi skal mann skal mann altíð tað hvussu innrættar mann samfelagi hví hví eru øgiliga nógv av ungum fólki sum hava ilt í sálini í hesum er vælferðarsamfelagnum føroyar og pástanda av tað ata r einki land í verðini har mann hevur tað skott sum í føroyum men allíkavæl eta alla tíðina fólk detta burtur ímillum sjálmur er ein trupulleiki eisini í føroyum viðhvørt tendur tey effekt men eisini av fólki sum hava gjøgnugangandi trupulleikar og tað er væl tað at mann skal royna royna at at lofta her og tað sjálvandi sjálvandi er tað í ordan og so hevur mann nakar num eittkjár hvar hvar tað er ein trupulleiki men mann hevur so nógvar ambefallingar um hetta her við borð á áá á skipum har mann hevur null toleransi tá tað kemur til alkohol og eg haldi tað er soleiðis isti eg visti eg taki føroysk føroysk skip føroyska fiskivinnuføroysk farmaskip og at eg haldi meg vita at tað hevur har hevur verið null tolleransað eisini í danska handilsflotanum øgiliga nógv ár tá ið tað snýr seg um um rúsdrekka og tað haldi eg øll kunnu vera vera ssamd um og so er tað nakað sum er ringt at fyriat halda seg til her í føroyum nakað við tokferðslu í onorðurlondum hetta her við hvussu mann skal samanskjóða hvussu mann kemur við tokun aftur og fram bæði við goðstokum og ferðafólkatokum og tað kunnu so jaspur og aksral ferðast ferðast við tá ið teir eru eru í norðurlandaráðshøpu o tað er neyvan aktuelt fyri ogur fyri okur onnur sum sum hava sum skulu onkursvegna asamtykkja hesar hesar tilráðingarnar frá norðurlandaráðnum meni ja hetta var ein stutt gjøgnumgongd av teimum tilráðingum sum eru frá norðurlandaráðnum og so liggur ein frágreiðing við sum sum sigur hvussu norðurlandaráðið skipað hvat arbeiði jer í norðalundanum hvat umboðingi hjá okur sum eru jaspur langaard løgtingsmaður og akselve johannesen løgtingsmaður hvussu teirra arbeiði virður skipað í norðurlandaráðnum so hetta var í stutt um tað og okur fara sjálvandi í uttanlandsnevndini at hjálpa teimum við at bjarga bjarga ein parti av norðurlondunum samband við hesar her tilráðingarnar takk fyri harra formaður
biliustinussen fær eina viðmerking
takk fyri tær formaður mann kundi veruliga merkja hvussu hjartað hjá jakkup vestergaard bankar fyri tí norðurlendska samstarvinum í hansara máta at leggja tú hetta málið fram einaferð nú nevndi eg jakkup vestergaard orðið burðardygd og einaferð so skuldi eg uttanlands vegna útnorðuráðið at at tosa á enskum um fiskivinnu og eg ráðfórdi meg við jakkup vestergaard sum á fiskimálaráður spurdi hann hvørjur orð mann brúkar tá ið mann so eisini viðger fiskivinnu í sovorðnum høpi hann sigur tað er bara eitt orð tú skalt læra teg tá sosteyðina billig til vist tú dugir tað orðið so klappa øll sigur hann og tað riggaði fínt takk fyri harra formaður

harra formaður tað er ja tað er nakað um tað sum biljustinessen løgtingsmaðurin sigur at tað eru nøkur orð sum ganga aftur og eitt orðið burðardygd ella systenar billethendskum tað gongur aftur í øllum sovnum frágreiðing vist tað orðið sleppi ikki við so so er eingin áhugi fyrri so er eingin áhugi fyri málinum yvirhøvur og og og so poppar ymisk onnur upp a heta her við vegurlagsbroytingum klima og cotwy má standa alla staðni nú annars hevur eingin áhuga fyri tí og og tá ið mannhe verið nóg leingi nóg leingi í skipanini eg havi verið í nøkur ár eftir hondini so poppa nøkur hugtøk upp sum øll endurtaka og visti teyskriva inn í frágreiðingar ella umsóknir so verða tað simpilten bara arkiveraðar í skrelspanna so hetta eru nøkur ting sum mann ma fyri at halda set til og verðin er bara samansett soleiðis takk fyri harra formaðursoverða
hj elsbet masetur er gunnlaygsdóttur ger so væl
ja eg tað flog vav mínir hjartstreingir at hoyra fyrrverandi fiskimálarharrin at tosa um javnstøðumál og eg má siga akkurát sum ær eg haldi meg kenna so mikið væl at ersferðan í holt við tað so er tað passaliga skjóttan g bomban teg ígjøgnum
so fort
harra formaður ø alt hetta her tosi um javnstøðu sum sum í mínari ver javnstøðu millum kynini millum mann og kvinnuni teg havi eg faktiskt ongantíð gingið so øgiliga høgt uppí tí eg havi ongantíð ongantíð sett mun á eg havi ongantíð sett mun á í ymiskum arbeiðum mun á at seta á kvinnur ella at seta ein mann í ein starv og ta eg var tað aftur frá mínum uppgævi har í tær megna kvinnurnar sum hava borið hetta landið í síni tíð gjøgnum tíðirnar íg ein leivd av tí var eisini mínum mínum barnaárum tær hava havt rættiliga stóra virðing millum føroyingar líka so stóra virðing sum menninir og tær hava minst líka stóra virðing í mínum huga í mínari verð sum menninir hava so er tað her pátikna um og etta her pátikna tosið um at mann ikki heldur at kvinnur eru líka dugnaligar sum menn til ymiskr yrkir tað tað tað eri eg slettkiki við uppá tí tað eru ter takk fyri
ja so er tað bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri jakumvestegaard dámdi væl hetta her átakið um felagsstrategi fyri at avmarka og so brúkti anin orð mat spill eg hoyri øeliga nógv brúka tað spill og spell og sovíðari hevur onkur koyrt eina kampanju eg hugsi um um vit kundu funnið hett betri orð enn spill tí spill er onkursvegna splla a so mat spilla á føroyskum eru mínum hugaheimi nakað heilt annað enn mat oysl sum tað kanska kundi it men eg ætlaði at spyrja jakud vestegaad um hann kundi sagt eitt sindur um altso so samtykkir mann hettar og kann hann siga itt sindur um hvussu kundi mann sett nakað í verk sum var felags fyri norðurlondini sum hevði nakran ella sum veruliga førdi til nakað ítøkiligt í føroyum í mun til matoysl takk fyri
ja hvat var so kort takk fyri at koma
rmaður summi byrjar við at siga so so hevur tað ligið í teimum gomlu æftarliðunum í øllum førum at mann koyrismat burtur at mann syrgir fyri at gagnnýta allan mat men nú tíðin vælferðarsamfelagið ger tað at okur brúka om misbrúka ella oysla øgiliga nógv tað sæst bara á rúgvuni sum verður flutt til irf av av av kanska mati sum kundi verið brúktur eg trúgvi ati ein partur av tí er hugburður og upplýsing hevði kanska hjálpt til at hugburðsbroyting tað er øiliga ringt ati at lóggeva fyri sovnum men eg haldi at tey ttað tað trongar við hesin her sum handlar og heilsuhølu koyra burtur við hesun her dátumerkingunum og hevur mann selt eitt til annað sum er farið um dátu so verður himmalig jørepi o vekulsi og tú fært bót og revsing sjálvt um tað kanska er góður matur mann átti at farið inn og hugt at hugt at teimum tingunum og og kanska sett nakrar øðrvísinar reglar í verk kanska fyri eg innkeypa eisini han ikki mann lá inn vi við mati sum mann so skuldi koyra burtur at mann reguleraði tey tingini betri eg trúgvi har r fleiri ting mann kann gera fyri at bøta um tað og tað haldi eg ta egi mann at gera men upplýsing og hugbultsbroyting er ein partur av tí eisini takk fyri
ja takk so er tað jaspur langaard ger so væl
ja takkfyri ara formaður tað er kanska ringt at koma upp eftir ein aftan á jakob hevur líkasum sagt tað mesta sum sigast skal meni eg kann leggja nøkur ting afturat nú bleiv tosað eitt sindur um umhvørvið og mann kann altíð siga er tað er tað nakað sum hann hevi tosað um øgiliga leingi og tað er hent øgiliga lítið men hin vegin haldi at vit kunnu hvussu so fegnast um at landsstýrismaðurin hevur tikið hetta her magnus rasmusen hevur tikið at økja í álvara og e farin inn at seta nøkur ítøkilig prosjektir í gongd og leggji eina eina ætlan hvat vit gera innafyri at økj í tey komandi árini r tað veru tosað um líka løn bæði tá tað kemur til starvsbólkar og tá tað kemur til kyn og mann kann siga t tað gleðiliga er at hetta er so hvussu so ikki bara ein avbjóðing sum vit hava her í føroyum tí eg haldi tað r ein avbjóðing sum vit hava her men sjálvt um vit ofta halda at hini norðralondini eru langt framman fyri okkum tá tað kemur til hettar so kunnu vit ikki um annað staðfesta at hini londini hava somu avbjóðingar tá ið tá að snýr seg um um hesi viðurskiftir eg haldi at vit eiga at taka hetta her í nógvstøri álvara eg veit væl at sum maður og kona hava vit ymiskar uppgávur ymiskar funktiónir men eg haldi eisini at tá ið vit gera tað sama starvið so eiga vit at fáa ta somu lønina og har haldi nógv alt ov nógv dømir um at tað ikki er soleiðis eisini her hjá okkum so er tað nakað við arbeiðsmarknaðar

útbúgvingar taka vit til dømis handverkar sum skulu arbeiða innan fyri norðurlond hjá hvørjum øðrum soleiðis at vit í dag ein elekstrikarði í føroyum kann fara tilíslands ella til svøroykt t arbeiða vit tryggja at útbúgvingin er galdandi tá ið norðurlond innanfyrð tað sama øki handverksliga tá ið vit bjóða upp á arbeiðið hjá hvørjum øðrum at vit hava tey tingini sum skulu til og ikki leggja forðingar hjá og har veit eg at at tað er froysk føroysk føroyskt feløg sum hava enskt at til dømis at bjóða upp á uppgávr sum vara í íslandi men har mann ikki hevur har tað ikki hevur eydnast at kunna bjóða tí at tað eru lagdar forðingar fyri so tað er tað sum norðurlondini ynskja tað er tað men tá ið mann hevur eina útbúgving so skal man koma at arbeiða øllum londom og mann skal kunna bjóða upp á har tað er møguligt at bjóða upp á uppgávur a hjá hjhvørj øðrum tá tað kemur til t minka um um matsbydd ella matoyst ella hvat vit kallað tað so haldi eg ta er nok sei intersant at fara inn at kanna hvat ið er her í føroyum jakob nevndi hvat hann er upplaksin við og har haldi eg kenni meg øgiliga nógv aftur í tí sum hann segði tí e tað hava kanska verið verið eitt sindur intersant at prøva at fara inn at finn útav men hvussu er tað her hjá okkum hava vit nógvmatoysl hava vit nógvan mat sum verður koyrdir burtur hugsa um matstøð hugsi um um hann nevndi datu er ella matur sum er farin út um datu og sovíðari eg haldi at handlarnir har eg har eg keypi inn gera meir við akkurát hetta mann fer kanska inn tá i tað nærkast úrgangsdatu at men onn seti prísin niður og annað tað kann gott vera at tað er tað kundi verið gjørt meirt men tað er meir men tað kundi verið intersant at funnið út av hvussu nógv verður gjørt og hvat verður gjørt og og verður nógv koyrt vekk mentanarøkið kann mann siga innan fyri tað norðurlendskur r fingið eitt slag fyri síðuna av tí at umhvørvið hevur fylgt meir kanska í so nógv fyri summi tí onkursvegna er tað mentunarøki sum knýtir okkum norðurland øgiliga nógv saman tað e millum annað tað sum vit hava norðurlandahúsið sum vit hava tað eru málið og tað er er annars annars onnur list sum vit annars eru felags um so her ynskir mann at fara inn og menna ta samstarvið og skipað fyri nøkrum ávísum mentanarogtiltøkum sum vit eru felags um nú hava vit í vikuni viðgjørt filmslistina eisini eg haldi eisini síga eg stuttligt at síggja hvussu tað mentanarøki hjá okkum stendur í vøkstri hvat vit kunnu gera at vit eisini her kunnu gera okkum galdandi e kann minnast at eg fyri nøkrum árum síðani var í íslandi og var í biograf og fann út av tí at biografrin haldi hevði eini eini átta ymiskar íslendskar filmar at eg má siga at eg visti tekki at ísland hevði so nógvar filmar í mun til tað fólkatalið sum tey hava har uppi so eg eri nokk so spentur upp á at tann vinnan eisini her hjá okkum kemur at mennast og at vit koma at síggja at tað verður nakað sum eitt bein vit koma at standa á um nøkur ár so verður nevnt nakað um um talgildu føroyar ella algilding ella tøkni í heila tikið har haldi eg at vit eru eisini framhardlagi her hjá okkum vit hava slóa fyri tey síðstu árini og landsstýrið hevur nú eisini arbeitt við einum at ktvinnan skal tvífaldast vit hava nógv for fá ktfólk í mun til grannalondni norðurlondini sum vi samanbera okkum við eg havi ikki lisið alt álitið men eg haldi sjálvur at har eru fleiri ting sum eru góð men eitt sum eg sjálvur sagni tað er millum annað tað at tað almenna brúkar brúkar keypir meir tænastur frá føroysku ktvinnuni eg havi alt ov ofta síggi eg at tað tað er næstan tað privata sum ber ktvinnuna í føroyum og tað haldi eg eg nú kenni g eitt sindur til økia vit arbeitt tað innan fyri enni seri síðstu fimmogjúgu árini tað er blivið betri men eg síggi alt alt ov nógvar almennar stovnar og kommunur sum keypa útlendskar ktloysnir eisini har sum føroysk ktvinnaið er er inni o eg havi púra spurt eitt sindur um jøli um men tað er tí at teir hava eitt boskekt teir hava nøkur tøl og ynskir mann tað øðrvísi so siga men so má tað vera tann politiska skipanin sum skal gera tað eg haldi tað er heilt ótrúliga harmiligt serligan tá ið mann ynskir at hendan vinnan skal mennast so haldi eg tað almenna eigur eisini at taka sín lut í hesum her som marð setð sær fyri at tá ið tað kemur til sjálvmorð at fyribyrgja tað nummar eitt hevur mann stt sær fyri at vit í norðurlondum skulu minka sjálvmorðsrættinavni við fimmogtjúgu prosentum og at mann eisini her hugsar eina nul null hugsjón og eg hugsi serliga ímillum ung hoyrir mann at tað eru sykiskar avbjóðingar var einum fyrilestri í morgum har mann hoyrdi at fimmogtjúgu prosent av øllum børnum og ungum í føroyum hava sykiskar avbjóðingar og tað eru mínum mínum huga alt alt ov høgt tal so har haldi eg tað er viktigt at vit prøva at finna út av at fáa størri vitan um hetta her og hvar royndirnar hini grannalondini hava hvussu kunnu vit eisini vera við til atiklára hetta so kemur aftur hetta her við við rúseftirlit á tí sum gongur fyri seg á havinum eisini har sakkar mín e null hugsjón og størri eftirlit og so kann mann siga herdans straff tað er kanska ikki øll er inni sum siga at vit skulu fara inn aftur og snakka um herdanstraff tíðan tað kemur til hetta her eg havi sjálvur verið havt verið knýttur til sjóvinnu tey síðstu tretivugfjøruti árini alt tað sum eg minnist og eg má siga at har er heilt ófatiliga nógv broytt tann rætta vegin eg kann minnast tá ið í persónar fóru umborð á skip fyri árum síðani har næstan eingin varð gonguførur áðrenn tað bleiv loyst og og eg kann minnast eisini tann tann ótta sum smádrongur hvat tað kunnu geva tá ið tá ið fólk vóru sjónligt ávirkaði og ov meira enn tað tá ið tey skuldu avstað kanska øll manningin sum hon var so at tað mangan ikki hendi meira á sjónum enn tað gjørdi tá eg kanska eitundir men í øllum førum kunnu vig siga har er hvussu so ver øgiliga nógv hent og har í so norðurlandinorðurlondini ynski at mann fer enn og strammar enn meira so kemur tað tilmikroplass í kroppinum at mann fer inn og kannar hvat fyri fólkið her hjá okkum nú hava vit okkara egnu mat mentan vit eta okkara okkara mat bæði tað sum sum g vit fáa rundanum okkum her og og at mann prøvar inn og gjørdi nakrar kanningar innan fyri eisini tað og hvat fyri áðrenn tað hevur á kroppin hjá okkum við tí mikroplastinum sum vit sjálv hava so eg haldi at hetta eru fleiri góð tilmælir hopi at landsstýrið tekur tað til sín heveru fleiri ting sum eisini eru ávegis og eg og aktua fara so í komandi viku til malmø mánadagin týsdagin har sum fyrst og fremst ukraini stríðið í millum russland og ukraini verður viðgjørt og eisini hvussu vit norðurlond kunnu standa saman um tað og hvat vit kunnu gera innan fyri tað økið so tað er ein fundur sum eg eg gleði meg til takk fyri
ja takkso ta djóni nolsøe joensen ger so væl píra harra formaður ja
sjálvandi í í hesumtilfarinum er nógv áhugavert v áhugaverdi vinklar tann sum eg hevti meg við tað er hetta her sum verður tosað um um sjálvmorð í norðralondum ogg vit vóru á einii framløgu morgun uppi í norðrlandahúsinum hetta her við ung fólk sum føroyum hvusu vit basa at at tey koma út við rúsevnu o misnýtslu og tað er ofta tann sami bólkurin sum sum er sum jaspurlangaeis sigur í sínari røðu hetaher við tey sum eru sum hava diagnosir o sum komu illa fyri í lívinum og vit hoyrdu enn tá í morgun av tí kvinnuni sum legði fram øgiliga gott at vit við at danna ein sukkultur í føroyum við ungum fólki sum liva sítt sítt egna lív kann mann siga í í tí rívsevnisboblini í eitlanda dað og tað er kanska harfrá eisini at tað eitt sovorðítt ein kensla av av ikki at røkka til og og og so ger mann av við seg kanska ítað mugu vit í føroyum vera gera alt fyri at at koma inn á og og tí verða kanska spennandi at fylgja við tí arbeiðinum sum eisini fer fram og víðari hvussu hinum norðurlondunum gera við akkurát tann trupleikan takk fyriharra formaður
eg gjørisvelja spællangurd
ja takk fyri djóni nolsø joensen har var íðiliga áhugavert og takk fyri tína viðmerking akkurát í sambandi við hetti her við rúsdrekka og rúsevnir har var eisini víst á hvat fólk sum og ung fólk sum brúka rúsevni hvat ávirkan tað fær á sikuna hjá teimum tey uppliva angist tey uppliva ymiskar og har millum annað sjálvmorðs tankar og so víðari so tað er øgiligani umráðandi at vit taka tað verkætlanina í stórum álvara og at vit eisini her fara inn og gera tey tiltøk og tey átøk saman við teimum aktørum sum vit hava í landinum her í dag altíð tað koma øgiliga væl fram at vit hava øgiligani nógv gott fólk sum arbeiða í nærri øki men at tað er í so spjatt at mann tosar kanska lítið saman sínámillum so er spennandi eisini hvussu tað arbeiðið sum kemur at henda har hvat tær kemur at føra framvið víðari takk fyri
so els bad mer setur í skúnnoysta tú ger so væl
ja takk fyri og takk fyri eina áhugaverda røðu tað sum eg beit merki í ella ja sum røðari nevndi tað er hetta her við sjálvmorð eg haldi at ja nú eri eg sjálv løgreglukvinna at koma út til eina støðu har sum fólk ikki orka at liva meir at líkasum teir síggja tað einasta møguleika at fáa frið um mann kann siga tað so tað er at fara holdum frá altso hann uppgávan er eg vil siga hon er øgiliga krevjandi og tung uppgáva og mann roynir alt hvat mann kann og tí eg eri øgiliga glað fyri at mann ordiliga seta fokus á akkurát tað og eg hevði sæt fyri mær at eini eini akutt skaðastovut tá tað kem kemur til at sýkiska at tað hevði verið ordiliga gott og so hetta her sum vit hava verið til at framløgja í dag hjá løgmanni har sum mann arbeiðir við rúsevnum og rúsdrekka at fyribyrgja at tey ungu koma illa
ja takk ger so væl jaspur langur
ja takk fyri elsbets marsetis gunlepsdóttur tað er nokk einki a dilja yvir at akkurá hatta er kanska kanska tað ringasta vit hoyra nú hoyra vit andlá hvønn hvø hvønn dag hvør er farin her frá og at hoyra andlað tá ið ung fólk hava valt at taka lívið hjá sær sjálvum tað er nokk einki sum tingi meir okkum sum sita her ella úti í heimi ella ella úti í heiminum í føroyum ella hjá familjumi og avvarandi so eg haldi tað er øgiliga umráðandi at vit hava fokus á tað vit eisini her hugsa eina nullhugsjón atog tað krevur at vit taka handurnar saman og at vit gera nakað aktivt og tað er serliga millum ung altso sjálmor er nakað við mæg eldri men serligan er tað kanska millum fimtan og tretivu ár ella kanska nyngri enn har eisini so at vit taka efta í álvara og gera hvat vit kunnu fyri at fyribyrgja at hetta er kendir takk fyri
ja takk so er næsti røðari høgni hoydal ger so væl
tann árliga viðgerðingin av viðgerðina av av tilráðingum frá norðrlandaráðnum og frágreiðingin um virkirásins so tílíkt

tað er tí at føroya løgting er tað einasta parlamentið í norðurlondum sum viðger tær tilráðingar í tingsalinum altso sum ett uppskot til samtyktar sum samtyktar vera í norðurlandarágnum tað er ein góð skipan sjálvt um ofta ofta fær tað ikki nógvur merksemi fer aftur við borðinum og eg royndi verið ein skipan sumsum eg havi roynt at fingið øll hini londini at taka undir við hví jú tí at tá tú tá ið løgtingið eisin skal taka støðu til tær tilráðingar sum eru samtyktar hóast mangar kunnu verða løgnar mónsmórns afyri nýligani tað er ein ein tað er nýtsla av djórum sum fær sum fer fram í sum fer inn í londini kringskanna viða kemur frá týsklandi og miðeuropa men kortini so so mugu so kunnu vit nú s løgtingsfólk taka støðu til tær tilráðingar sum sumnorðldaráðið hevur gjørt og upp aftur betri um tað var so at serliga tá tað eru mál sum hava stóran týdning fyri fyri fólki í norðurlondum tað sum vet kalla fyri marka forðingar so her tað verður o so øgiliga frálíkt um tey einstøku parlamentini í norðurlondum eisini tóku tey málini upp og broyttu lóggávu sum gjørdu tað at teir sáttmálar sum eru galdandi millum norðurlond sum grundleggjandi siga at ein norðurlendskur borgarar skal kunna arbeiða búgva flyta lesa fáa heilsuhjálp almannatrygd í øllum norðurlondum eisini veruliga verður so tí tað er einastandandi sáttmálar altso eg hugsi ikki um tað dagliga hvat norðurlendsk mál hava hava týdningi altso ein og hvør føroyskur borgari ein og hvør íslendskur finskur álendskur sovleiðis kann flyta frítt í norðurlondum hevur frítt at lesa hevur frítt at at fáa tær veitingar sum eru í einuhvørjum norðurlandi eru sáttmálar gjørdir um men tíverri er tað ofta so á londini umsita tað so at tay vera ov trupult altso til dømis bara við skatti teir handverkari fer til tað kenna vit føroyingar tá handverkaranir fara til norrur at arbeiða ella við seinar spenskur handverkara fer til danmarkar og so framvegis har eru nógvir trupulleikar men teir eiga ikki at vera har tí at sáttmálar eru galdandi so tí er tað týdningarmikið at tað hr og vit eru ein fyrimynd í føroyum við at viðgera tær tilráðingar sum eru í ár ella í fjør eru ikki so nógvar tilráðingar sum akkurát hava við tað at gera við markaforðingum tað er annars verið nakað sum hevur fylt ómetaliga nógv undanfarnu tvey árini í norðurlandamálum hava ikki tingtingfólki at siga verðið merkt av koronu so so so at siga allir fundir hava verið umvegis neti og eg var eg eg hevði sessin fram til fram tilaugust í ár í fjør tá ið aksvet johannesen tók við ta var ein avtala vit gjørdu øh og eg má siga tað at tað at tað at hava hasar her norðurlendsku netfundirnar tað hevur rer verið rættiliga troyttandi teir er øgiliga drúgvir og langir sjálvt ársfundurin var á netinum eg var millum annað í í samrøðu við við við guteris sum sum eru sum er eysti og eðalskrivari men tað var ikki tað sama sum vistimann hevði verið til fundin har hann hevði møtt upp sum mann kundi tikið teir spurningarnar upp tað var sjálvandi spurningar um trygd og frið væl áðrenn ukraina kreppan tók seg upp so samanumtikið so kann løgtingið nú og uttanandsnevndin kann nú viðgera hasar tilráðingarnar og kunnu vraka og velja løgtingið kan

og tað er soleiðis eg haldi at norðurlandamál eiga at virka altso at nógv halda norðurlondn er bara ant kaffiklubbar men har eru nógvar góðar tilráðingar men tær fáa tey rætt tær fáa ongan veruligan týdning vis ikki tey einstøku tingini í tí einstaka landinum kunnu taka støðu til tey og vraka og velja vit gera so eisini tey uttanandsnevndini nú hygji upp á formanna ttansnevni at vit eisini taka okara landstýrsfólk inn g spyrja hvat ætla tit at gera vit tilráringarnar so vit at vit eiga at føra tað fram haldið e yvr fyi hininorðurlonduni at tað er ein sera sera góð skipan so ætla eg a siga nakað um tær einstøku tilráringarnar og fyrsta eitt sindur generelt at ofta viðgera vit ikki so ikki ikkitað tilráðingar nóg neyvt ofta siga mann bara ja fínasta slag og fer ikki niðri í í smáluti við teimum men tað mæla eg til at gera og eg kann nevna eitt dømi htað er bæði gott og ringt tí at í veruleikanum tá i vit koma út sum føroyski føroyskt tingfólk út í norðurlendsk samstarv í altjóða samstarv í útnorðursamstarv tá taka vit ofta undir við málinum sum vit ikki hava tikið undir við tinginum og eg kann taka dømi um at vit hava havt fleiri samtyktir og eg hava arbeitt hartvið te í norðlanaráðnum eg havi sitið hnum í hesiri vælferðarnevndini um at styrkja rættinina hjá samkyndum um javnstøðu tað gjørdis útnorðuráðið eisini hennrik old minnist tað har útnorðuráðið samtykti at mann kuldu økja kvinnuumboðani í politikki tingið var hart ímóti men útnorðráðiðsamtykta og tað blest so eisini samtykt tá ið tilráðingin kom her so tí er íblásturin av altjóða samstarvi eisini góður haldi eg men samstundis haldi eg at tingfólk eiga at seta seg væl inn í tilráðingarnar fyri at taka støðu til um teyhevrhøvur a taka undir við taðum og í hesari hesum tilráðingnum í hesi ferð er ein góð tilráðing e havi sjálvur við til at gjørt hata og hon snýr seg um javnstøðu arbeiðsmarknaðin er nakað sum norðurland brúka heilt nógva heilt nógva orku til og enda vælferðarnevndin sum eg havi sitið í hevur eisini eisini brúkt øðilia nógva orku upp á javnstøðu bæði millum fólk við ymiskum kyni og hog kynsligum samleika men eisini hjá honna millum menn og kvinnur og her er so ein ein ein ein tilráðing sum er nummar níggjuogtjúgu tvey túsund og átjan og har verður heitt á norðurlendsku stjórnurnar at mann í veruleikanum eins og mann hevur gjørt tá tað snýr seg um umhvørvismerking har norðurlond gingu odda r g haldi eg eri farin eit sindur burtur frá tí síðani við tí svanaverkinum at at tú kanst gera eina eitt átak har ið tær fyritøkur ella stovnar sum ganga undan við javnstøðu eisini kunnu fáa eitt eitt góðskumerki eins og tú fært tað fyri so nógv onnur góðskumerking innan fyri javnstøðu eg haldi að e eit fínt hugskot og at mann ger eitt norðurlendsk góðskumerki har ið fyritøkur og stovnar kunnu brúka tað til at eisini at branda seg við tí tað hevur eisini týdning og so kanska kann tað eisini geva tær broytingar sum neyðug eru fyri at fáa javnstøðuna á arbeiðsmarknaðinum øhog at í norðulandgnumhava vig eisini viðgjørt hetta sum er ein stórur stór avbjóðing í føroyum innan fyri serliga tey traditionellu kvinnustørvini hetta við at kunna fara frá partí til heiltíðarstorv tað er eisini nakað við at lækka lækka arbeiðsvikuna at gera tað er eisini viðgjerarsvæl og virðilig her so eg fari at heita á tingfólk ikki minst limurnar utanansnevndini um at fara inn og lesa tær einstøku tilráðingar við teimum grundgevingum sum eru og at taka støðu til um tey taka undir við tí

jans janus jurðhurs yrkti kanska um hundrað ár fellir einam ungmoythár men men men ti tit skila hvat boðskapuri hjá mær er at nógv av hasum norðurlendsku málunum kunnu eisini flyta mørk í føroyskum politikki men so krevur tað eisini at vit taka støðu til um vit veruliga halda tað sum verður gjørt og sagt er er rætt er rætt øh av øðrum viðurskiftum her so tókla jaspur langord eisini fram og fekk viðmerkingar um tað tað var eg fegin um hetta átakið umeitt norðurlendskt átak um at fyribyrgja tí økjandi talunum av sjálvmorðum eisini í norðurlondum øgiliga ymiskir ymisk hagtøl fyri tey einstøku norðurlondini føroyar hava ligið lágt vil vit hava tíverri eisini tær tær tær tær tragisku støðurnar at tað er vaksið nakað grønland liggur høgt og endamálið við hesi samtyktini og nú bleit itt sindur órógva av korona tað var at hava nøkur nøkur størri átøk kring norðurlond har tú har tú tekur kanska best bestu dømini um hvussu londini hava taðlatta og ísland hevur gjørt reitla nógv við tað tá mannikkivitskluhava verið í íslandi og kannað hvussu tey gjørdu h men her er so ætlanin at hava eina eina eina mann siga mann skal minka talið við fimmogtjúgu prosentum áðrenn tvey túsun og fimmogtjúgu tað yvi skjótt og so hava null null hugsjón innan fyri tvey tsund og tretivu eg aldi eitt sera gott átak og tað sum vit higartil hava fingið at vita í teir vælferðarnevndini sum viðger hetta týdningarmikla og og sera sorgbundna og kanska ofta taboiseraða evni tað er at har eru komin øgiliga nógv góð hugskot frá fólki sum hava sum hava givið íblástir til hvat kann gerast fyri at fyribyrgja sjálvmorðið sum sjálvandi hevur djúptøkrnar bæði sosialar og og menniskjaligar og mentanarligar grundgrundir aftanfyri øh síðani haldi jakud vestegaard ver eitt sindur speiskur við hetta við at norðurlond leggja stóran dent á alt tað sum hevur við veðurlagsbroytingar og umhvørvi og og veðurlag at gera men eg haldi tað ereitt stórt stig haldi eg sum vet mæla tila sjávandi taka undir við at at norski nei at onorðurlendsku ílegubankin nb eisini í stóran mun skal styrkja útlándsmøguleikarnar til at leggja um til varandi og grøna burðardygga orku og mann eisini er til reiðar at seta meira pening inn í norðurlendska íløgurbankan so mín tilráðing er at taka undir við øllumtilráðingunum eg havi so verið inni yvir tá ð eg var í norðonnaráðnum tey tvey árini og eg eri nú bara eykalimur men fari at møta upp til fundir av og á tí eg haldi sum heild at at tilráðingarnar eru góðar summar eru kanska ikki so ræðuliga viðkomandi fyri føroyar men kortini so eru tær viðkomandi fyri norðurlond takk fyri hara formaðar
ja takk sína viðmerking til billum sinsen gjørt so væl
ja takk fyri har formaður nú greiddi høgni hoydal væl frá skipanini og tað er sjálvt um hann hevur verið í í nógv ár so havi ongantíð sitið í norðurlandaráðnum hvussu eru við tilráðingunum í hinum londunum verða tær eisini samtyktar í teimum respektivu parlamentunum ella eru tað bara tilráðingar
ja takk ger so væl í nýkalu
ja eri fegin um at biljustinussen kann fáa meg at siga tað greiðari nei tað er bara føroyar og onkuntíð grønland tá tað er útnorðuráðið og og íslendska altingið hevur eisini havt útnorðuráðstilráðingar men annars er tað bara føroyar sum hava tilráðingarnar sum samtyktir í parlamentunum íð hinum londunum og tað er tí eisini kanska norðurlendskur politikkur hevur mist týdning fyi at siga akkurtsum tað er at tey sum eru norðuandur fáa ofta bara tað sum tað síðsta mann fær tá hann býrti nevndir tí at tað verður samtykt so verð tað sent til stjórnurnar ella til norðurlendska ráðharraráðið sum tað eitur og har veður tað vekk og eingin hoyrir nakað um tað aftur so hava summi lond havt nakar nevndir sum onkntíð taka málini upp til danmark er bert til hoyrdi roynt at fingið at fingið eina eina eina nevnd í fókaí fólkatinginum onkuntíð t viðgera tær men tað verður iki samtykt og kemur ikki inn í plenumaltso ikki inn í salin til viðgerðar og tí havi eg strongt á fyri at hetta átti hini londini at gjørt fyri at skapt størri áhuga fyri norurlandamálunum og fyri at hann einstaki paramentarikaran sum ikki er limir í norðrandaráðnum eisini skal taka støðu til um tær tilráðingar og samtykt sum norðrandaráðið ger í veruleikanum hava týdning og kunnu setast í verk í tí einstaka landinumja takks
djaspur langurso viðmerkin ger so væl
ja takk fyri harra formaður og takk fyri høgni hoydal fyri góðar og spennandi hugleiðingar tú evr verið ein brandur innan fyri akkurát hetta her og og kempar fyri nógv í tí norðurlendska samstarvinum ofta verur tað sagt tat vera eit sindur kaffiklubbur sjálvandi tá mann er inni í tí so kann mann líka taka hanna særa eitt sindur so tí kunni eg hugsa mær at spurt høgni hoydal nú hann verður o leingi inanfyri tað er og kenni nógv e kann kann høgni hoydal vísa á nøkur ítøkilig dømi har mann í norðurlandaráðnum hevur fingið loyst nakrar avbjóðingar sum han hevur havt millum londini slíva eitt sinur knappligt at spyrja tað men hevur hann minnist á nøkur ítøkilig ting sum kundi verið nevndjatak
ger so væl høgni hoydal ja tað er ein
ørgrynna viðurskiftið er nevndur tí týdningarmest sum eg haldi at verið tað er tá mann tað eydnaðist millum norðurlond og tað var so áðrenn danmark og seinni svøríki og finnan fór inn í es tað var at fáa samtykt at vit í veruleikanum hava frítt sum borgarar at liva og virka og arbeiða og lesa í norðurlondum og tað er tað sum vit kalla fyri teir norðurlendsku konjunktiónirnar ella sáttmálarnir føroyar eru so ikki sjálvstøðug partur av teimum tað kann vit blíva viss vit viðstu vit fáa fáa sjálvstøðugan limaskapa og tað hevur stóran týdning so kunnu vit nevna nevna øll virðism sum hava við við umhvørvi og veðurlaggerð hava norðlendingin gingi undan og hava gjørt stóran mun innan fyri líka løn innan fyri at tað er ein ørgryn av dømunum heilt í tøkistum og dømunum tað hevur týdning meðan tey síðstu árum nú og tað hevur jaspur langur eisini upplivað so hava sær markaforðingar har londini bara siga nei nei hatta ber ikki til til dømis ein íslands kvinna sum skuldi eiga barnið í danmark bara ikki til og tað var ein stór sak men mann fekk so loysta men tað gongur alt ov trekt og tí haldi eg at tíðin er komin at endurskoðast í sáttbálanum sum hann fær onkursvenda kubba á systemi so at vit senda í goldflytur til norra ella hann er arbeiddi í svøríki so skal hann fáa somu rættin sum ein svenskari til at fáa viðurkent sína útbúgving og til at fáa viðurkent sítt starvsbræv sum skipari og so við at øll tey tingini tey hava gingið aftur á hond síðstu árini tí at es hevur tikið nógv meir yvir hann
ja takk næstur at røða verður bill justinussen ger so væl
ja høgni hoydal greiddi frá hvussu skipanin sjálv virkar og har halda at vit í í útnoreg hava eina uppaftur betri skipan tí her hava vit ta støðuna at tilráðingar frá útnorðuráðnum verða lagdar fyri tey trý bæði fyri alttingið og fyri inar sisatut í grønlandi og fyri løgtingi og verða viðgjørd og samtykt og tað merkir at í teimum trimum londunum í útnorðuri her hava landsstýrisfólkini á sínum borðum tær somu samtyktirnar hvar átjan politikarar úr hesum trimum londunum saman hava sagt sína hugsan um ávís viðurskifti tað haldi eg er eini haldi er ein sterk skipan eg haldi framvegis

annars er forsmalt og høvdu vit høvdu vit megnað eg veit ikki nær tað verður men høvdu vit megnað eitt nú at funnið eittl annað felags dev á fiskivinnuøkinum so kundi tað blivið ómetaliga sterkt og týdningarmikið sum sum útnorðursamstarv men tað eru nokk ikki nógv sum trúgva upp á tað og tað er hvussur langt eftir á mál men í hvussu tá ið tað roynim hav umhvørvi til dømis so hava vit eina felags sak og har ber væl til at samstarva nógv meir og nógv nógv neyvari og tað veit eg eisini at útnorðráðið í fleiri umførum hevur tikið intiativ til og tað er eisini nakað sum norðurlond royna at samstarva um tað er tá tað snýr seg um umhvørvispolitikk tí at norðurlond sum eru livað í í nøkur av teimum liva í nógk stóran mun av livandi tilfeingi har hevur umhvørvispolitikkur sera stóran týdning at hava roynt avumhvørvið og at kunna vísa royna náttúru sum sum grundarlag fyri teimum matvørunum sum verða framleiddar har haldi at norðurlandaráðið verið sera gagnligt her eru so nakrar tilráðingar sum eru komnar og eg vil siga at eg eri ikki heilt heilt ósamdur viðrøðuni sum jakuvestegaard helt at tað kemur ofta populisma og tíðarrák inn í eisini politiskta arbeiði og tað hevur verið øgiliga taðtað hevur verið øgiliga afturvendandi í nógv ár hetta her við javnstøðu og við líka løn og tey tingini rundan um tað og aftur her so eru eru hvussu er tvær tilráðingar sum snúgva seg um eitt samt ella felagsnorðurlendskt líkaløns sertifikat

og at mann mann saman kann menna eitt eitt slíkt sertifikat eg veit ikki akkurát hvat tað skal innihalda og at arbeiða fyri einum meir meiri líka ella ella javnjavnsettum javnstøðuarbeiðsmarknaði og eg haldi at sjálvandi eigur mann politiskt at taka allar forðingar burtur um tað eru forðingar at at kvinnur og menn ikki hava somu atgongd til arbeiðsmarknaðin og á arbeiðsmarknaðinum men eg haldi mann skal ikki verða foraktivur tá tað snýr seg um at onkursvegna at leiða kvinnur og menn inn í størv hendan vegin og handan vegin hinuvegin altso tað má vera egið væl og tí tí tað byggir alt okkara samfelag byggir á frælsi og og á væl frælsi men tað skal vera frælsi til at velja tað skal ikki vera so at tað finnast forðingar og á tann hátt haldi eg at vit vit eiga at gera alt sum stendur á okkara makt at virka fyri at tað er so lætt atkomuligt sum til ber hjá øllum uttan mun til kyn at sleppa framat á arbeiðsmarknaðinum eitt annað sum eisini er áhugavert ír et her sum eitur klimatsmart búkgandi i norðdin eg haldi ati tað gongur kanska heldur seint við at finna smarta loysnir fyri hvussu vit sleppa undan at brúka olju tað hevur verið tosað um tað í nógv ár og tað hava verið nógv indiativ men framvegis so er hvussu vir set taka okkara land so er framvegis so at meginpartin av øllum húsarhaldum brúka oljufýr og framvegis koyra tey flestu við bensinog disalebilum og sovíðari

vit vit bíða framvegis eftir at kunnu vit siga at tað verða verulig gjøgnum brot fyri tær uppfinningar sum sum vit bíða eftir tey sum byggja hús í dag tey tey byggja ikki við oljufýr longur tað haldi er rættiliga gjøgnumgangandi onkur ger tað framvegis mentað er tí at mann er komið nokk so langt við tí sum eitur at byggja byggja húsini so mikið væl at tey hava nógv minni tørv á at hava tilførda hitaorku tí at tey halda so væl upp á hitan og tað hevur í hvussu verið verið nakað sum vísir vvælegnað broyting og at koma inn í nýggj hús í dag sum er bygd eftir teimum nýggju byggikunngerðunum tað er tað er eitt upplivilsi tí tey hava eitt inniklima sum er fantastiska gott líkamikið hvussu i vindur og regn og og kavi er uttanfyri so vit hava gjørt í hvussu verið stór framstig á akkurát í hasum økinum so verður er ein tilráðing um matoysl og tað haldi eg sjálvandi eru vit øll samd um tað altso tað er bæði mentan og moralur haldi eg til siga okkum at at vit eiga ikki at luttaka í matoysli og vit eiga eisini at taka undir við øllum øllum átøkum sum fyribyrgja matoysli at at matur fer burtur og tað eru tveir mátar at gera tað uppá og tað sær mann eisini á fólki summi eru hillig tí tey syrgja fyri at einki fer vekk og onnur keypa for lítið inn tí tað er bangin fyri at maturin skal fara vekk og tað er tey sum kanska ikki hava nokk uppi á síðubeinunum tey hava for lítið í køliskápinum so tað eru ymiskt hvussu fólk loysa tann ta avbjóðingina men undir øllum umstøðum so haldi eg tað at vit tað eru nógv fantastiska góð intiativ á tí økinum hvussu mann kann brúka matrestir og hvussu mann kann brúka tær í í víðari menningini av øðrum matvørum og kompost og alt hettar her so tað ber tað ber til at hava smartar loysnir á tí økinum ja her eru nógvar ymiskar tilráðingar og vit fara at viðgera tær væl í uttanlandsnevndini tí at her málið kemur uttanlandsnevndini takk fyri
ja takk so er tað viðmerking til edva jacobsen ger so væl
takk fyri harra formaður eru so nógv tosi rundan um mat og matspill og og nýtslu av mati nú hava hava vit ofta viðgjørt eisini hetta er rundan um mat útnorðan hvar tað eisini hevur verið øgiliga stirvnar skipanir bara eitt annað dømi kanska ikki mat spill men tað blívur tað kanska tað kundi verið betri gagnnýtt visti mann hevði kanska sindur lættari við at kunna taka við sær millum lond hvar ið tey sum hoyra tey sum frá grønlandi søgdu at tað var ikki ein gong møguligt at taka sær ein tvær taskur av mati við umbor á skip sum lá í íslandi tí at mar nevndi seg fastan tá ið mann koma á flogvøll hvar mann so kanska var farin noyddur at fara og skaffa sær mat sum mann annars kundi tikið heimanífrá umborð á ein á ein fiskiskip sum lá í reykjavík tí mann ikki fekk møguleika at transportera tað fekk stirvna skipanir eru eisini við at skapa rættiliga nógvar forðingar á eisini á hesum øki takk fyri
ja takk ger so væl bilsinsen takk fyri
hararar formaður ja tað er altso minn meg ikki á tað altso ísland er eitt eitt ræðuligt land tá ð tað kemur til hattar tí at teir hava jú importera allar egs lóggávu tá i tað tá tá ið vit tosa um um mat og myrking av mati og hvat kann innflytast hvat kann útflytast og sovíðari og tað er altso skalt tú hava eina grindalysku við til íslands so skalt tú næstan hava ein doktaragrad í at útflyta eina umsókn fyri at koma ígjøgnum og tað eru tað eru ógvuliga ógvuliga stirvnar skipanir sum elvav jakobsen sigur og tað haldi eg serliga tey sum e útnorðráðnum hava prøvað so ofta at tað eru stórar avbjóðingar at fáast við so og og útnoðráðið hevur veruliga roynt haldi í fleiri umførum at royna at bróta niður og og og finna møguleikar fyri onkrum men har víst seg at verið sera sera trupult
ja takk næstir røðar verður rotvang ger so væl
takk fyri ja til viðgerðar eru tólv tilráðingar frá norðurlandaráðnum fyri tvey túsund og einogtjúgu tólv tilráðingar á svenskum onkur helt at tað burdi verið um títt til føroyskt tað kann eg fær sovuít vera samdur annars dámdu mær væl ta venjingina mann fekk í norðurlendskum málum tey bæði árini eg sjálvsæt í norðurlandaráðnum og tað er eisini nok so stuttligt tí at vit frammanundan sum føroyingar eru nokk so sterkir málsliga í norðurlendskum høpi og nokk eru vit óivað sum heild sterkari enn aðrir norðurlendingar tí at vit skilja vit skilja væl hvønn annan tó at grønlandst og finskt kanska lutvíst íslendskt eisini er nokk so torført sjálv havi eg havt eitt sindur blandaðar kenslur mótvegis norðurlandaráðnum tí at eg eri sera hørm um at vit enn ikki hava fingið sjálvstøðan limaskap stórt sæð alt tað sum vit viðgera í norðurlandaráðnum hava vit sjálvstøðuga ábyrgd av her í føroyum og tí kann tað tykjastsera harmiligt at vit skulu vera umboðaði av danmark í málum har sum vit hava tikið fulla ábyrgd men eg kundi kanska hugsandi spurt umboðini føroysku umboðini í norðurlandaráðnum hvussu tað gongst við tí málinum um at fáa meira sjálvstøðugan limaskap hjá føroyum í norðurlanda ráðnum

øokkurt av tí handlar um javnstøðu sum longu hevur verið viðgjørt biljustinusen undanfarni røðari var inni á hesin her við at hann helt at mann skuldi vera varin við at stýra for nógv ela egveit ikkium tað var akkurá orðið men vit hava eisini oftani framsókn hesa diskussiónina um munin millum javnstøðu og javnrættindi tí vissi mann við lóg samtykkir javnstøðu soleiðis at tað skuldu vera líka nógvir menn og líka nógvar kvinnur á hvørjum øki so ger mann seg inn á frælsið hjá fólki at tað so eru økir har sum mann gjarna vil skunda undir eitt nú at aforskeljaðum økjum á arbeiðsmarknaðinum tað er nakað annað og tað gangi eg fult inn fyri og og nú nú eri eg til feldivís útbúgvin sum ljóssmágur og hava arbeitt í nógv ár sum ljósmoður og hóast tað eru mannliga ljósmoður í norðran london so havi eg ongantíð í lívinum arbeitt saman við øðrum enn kvinnum sum hava verið ljósmøðug og tað hugsi eg onkuntíð um hetta her tá mann tosar um javnstøðu at eg havi ikki hoyrt nógv um tað at mann vil hava fleiri menn at vera ljóssmøður ikki tí at eg havi nakað ímótí sum so

hetta her sertefikati líkaløns cestefikat tað haldi r nokk so áhugavert kundi eg gott hugsað mær at at fingið meira vitað um tað og eg vil eisini líka siga at eg haldi at ta tíðina eg sat í norðurlandaráðnum tá var meira tilfar í sambandi við tilráðingarnar enn vit hava í dag eg veit ikkium ær minnist skeivt og tað bara hevur verið eg sjálv sum havi havt atgongd til ta tilfarið men men hetta er øgilig skipað nærmast bara í yvirskriftum men eitt líka lønd cersofikat tað er áhugavert altso eg skilji tað soleiðis at tað skal vera akkurát sum vit hava svamaðverkið á umhvørvisøkinum so kann ein ein kundi tryggja sær at eg keypi vøru frá einum veitara sum hevur sum tryggjar líka løn fyri bæði kynini tað tað má eg siga tað tað er nokk so áhugavert

er eri fleiri onnur ting nógv er longu nevnd so eg skal ikki gera so nógv meira burtur úr tí at tað her við sjálvmorð at mann mann mann eitt tilmæli er at mann arbeiðir fyri at minka sjálvmorðsrátina í orlondum við við fimmogtjúgu prosentum til ár tvey túsund og fimmogtjúgu og har sum mann upp á longri sygt heldur at tað mann eigur at hava eina null visjón og sjálvandi eiga vit tað tað er altíð sera sera syrgiligt sjálvmorð og og spurningurin er hvussu realistisk tað er púra at útrudda tað men avgjørt eiga vit at arbeiða fyri at minka um tað eg havi sjálv akkurát lisið bókina sum vann norðurlendska bókbókmentaheiðursløn tað var nemliga ein ung grønlendsk rithvdu sun eitur nivia conlus cornelliusen bókin eitur blomsterdalin og har sum sjálvmorð er tema og tað vita vit jú at í grønlandi serliga hava tey lutfalsliga nógv sjálvmorð tíverri

vit hava afturat norðurlandaráðnum hava vit eisini eina nevnd eina hon eitur okkurt annað að honhonhevur sa sum endamál at rudda av vegnum forðingar sum eru ímillum norðurlond seinast eg visti var tað jón johannesen sum umboðaði føroyar í tí nevndini eg veit ikki um hann er har enn meni har hava verið nógv ítøkilig mál har sum tilráðingarnar frá norðurlandaráðnum kunnu virka øgiliga yvirskipaðar og og idealistiskar so er tað niðri á ordiliga lágpraktiskum støði at markamálsnevndin arbeiðir eitt nú hevur tað verið eitt ein trupulleiki hjá føroyingum at fáa góðkenti føroysk koyrikort í svøríki tað var eitt mál sum kanska virkar lítið men har sum nakrir persónir hava havt stórar avbjóðingar av tí og seinast eg visti so var tað málið loyst ja eg fari ikki at leggja meira afturat hesum her sum sagt er tað sera áhugavert at vit góðtaka nøkur ting og taka undir við tí og trýst grøna knappin her tá ið tað kemur frá norðurlandaráðnum ting sum nokk ikki høvdu komið líka som nevnt ígjøgnum vis tað var eini tinglimur her úr tinginum sum var komin við einum tilsvarandi uppskoti tað haldi eg nokk so áhugavert og kann kanska vissi eg kann tora at siga atað vera ein ábending um at vit egentiliga ikki taka allar tilráiðingarnar frá norðurlandaráðnum í serliga stórum álvara hetta var míni orð í hesum máli takk fyri frú forkvinna
ja takk her er ein viðmerking frá elsbet mersetis gunnlagsdóttur ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna øeg haldi at tað er eg havi havt nakrar viðmerkingar her í dag og tað er serliga hetta her sum ruttvang fer inni á nú heta her við sjálvmor ati hugsi um hetta her ofta tá ið eg havi verið á vakt hjá politinum og farið út til eina uppgávu har sum fólk ikki orka at liva meir hvussu øgiliga krevjandi og ja tað er hvussu loysa vit hesa uppgávuna og tí haldi er øgiliga gott at nú arbeiðir mann við at fáa eina sjokriatiska skaðastovu tað vil siga at mann væntar í tjúgu trýogtjúgu altso komandi ár so er tað komið upp á pláss og tað verður ein heilt heilt fantastiskur lættir hjá nógvum at mann kann vísa til hesa skaðastovuna og fáa sálarliga hjálp tá ið fólk er sjálvorshótttakk fyri
ja takk ruttvang ger so væl takk fyri
fyri frú forkvina ja eg kann vera vera púra púra samd við elspet mersetes gunleygsdóttur og eg trúgvi at tað er eitt sera týdningarmikið átak í mun til at fyribyrgja sjálvmorð at mann nemiliga hevur fakliga hjálp døgnið runt har sum fólk kunnu venda sær til ella avvarandi so tað fegnist eg um saman við elsbet mersetes gunnleygsdóttir og nógvum øðrum vanti takk fyri frú forkvina
ja takk næstur at røða er hendrik gold ger so væl
tað var soleiðis at okara formaður aksel johannesen er limur í norðurlandaráðnum og hann skuldi siga nøkur orðhur men var so upptikin av orðum avtalað var í gjár fyrradagin man eg skuldi vera framsøgumaður men tað var á á skrá til týsdagin eg sat sum eg kúgvi í áðni eg ansaði ski eftir at at hað koma á skrá nú í morgun staðin fyri sama ger øh nú er er treingi grunda endursenda tað nógva av hesun her sum hevur sagt verður tað er nógv gott sagt hetta við líka lønini eg hugsaði um tær nú her nú nú fiskapins fá hvørj er tyngr bav hundrað ár tíverri slappi eg ikki at luttaka men te hevði havt góðan hug til tað tey løgdu til brots saman við nógvum øðrum har sum eg komi frá at fáa líka løn og tað gekk ófatiliga long tíð áðrenntað kom men so allíkavæl tá eg komu í hálvfjerðsuni so so lukka visieg hitt at eg ikki er fult ov heilt í dag tað er so nakað annað tað tað eri spurningur um um um um hvussu hvussu stóðan hev ur tíði øh eg havi tað verið arbeiðsmarknaðurin nú góðkenning av útbúgvingum og alt er her øh tað er rættiliga kompleserað og og og ófatiliga ymiskt frá landi til land mann skuldi trúð at tað varð nevnt ví einum sovornum umráði hjá okkum sum okur liggja sum er upp at hvønn øðrum hava fingið tingini á glaði eg havi øgiliga oftani eisini í norðurlandaráðnum men men men serliga útnorðuráðnum snakka um og prøvað argumentera fyri at eitt sovorð til dømis sum at skipa sín at tað var eins í í teimum norðurlendu í skandenavium og íslandi føroyar o grønlandi men tað eri eg snakkaði einaferð við stjóran danska skipasíðunum um tað hvat hvat hvussu mann kundi grýpa tað ann hann segði at hann hevði brúkt nógva tíð upp er nógv ár síðani men tað var ófatiliga veinskilígt tað vóru sonór interessur uppií altso tað at at tú hevur eitt slag av gummubáti sum ikki góðkend í einm øðrum landi í dag er er er er er standurin á á at bjargingarbátur so góður at at um hann er norskulan danskur tað burdi ikki verið nakað problem men umbært hava tær tær fyritøkurnar so stóra ávirkan á viðurskiftini at tey vilja trumfu ígjøgnum at teirra so útge er tann einasta rættan viðsi eg skal brúka ein rætniesvesn tíbetur er mann lappin undan tí higartil men onkuntíð er tað verður neyðugt at hafta hann eg havi ikki hugt eftir fyrst um mann er norðskurlan danskur í lagni fyrrá onkrum øðrum landi visti mann skal brúka eina knappari vending so er tað ikki tað man hygga eftir hvar hann er tað briokeraðu og tí hevi tað verið nokk lættari at t at og tað sama góðkenna skip tað er øgiliga keðiligt at føroyingar skeypa skipið íslandean skal um byggja tað fyri milliónir tí at nakrar sentimetrar mangla í illa eru til yvir sá onkra aðrastan og tað sama svenskarir sum keypa skipar úr danmark tað tað eigur at bera til tey verða bygd í danmark men tey tey tey skulu ikki hava standard sum sum donsk og tað eru smá ting sum sum bróta av nakrar sentimetur av koyggilongd og annað slíkt hin hin parturin kemur í matoysti tað er nokk sagt um haldi ella ivaleyst sjálvmorð er eitt problem sum mann hevur øgiliga ringt við at at skilja hví okur ikki koma nermar við at umgangastað at at at fáa hjálp om fyribyrging o tað sum mann hevur øgiliga ringt við at skilja tað er hví eri tað komið soleiðisnar í okara landi at tað er blivið eitt problem okur vita frá okrar góðu vinum í grønlandi at tær hava inorma trupulleikar av tí men hvar landi hvar tað er so gott hjá fólki at liva tá virkar tað øgiliga frostrerandi og og og okvursligt at at tað skal vera eitt problem tað er tað tíverri hitt alkohol í skipaferðslu tað havi eg snakka um nakrar ferðir nar eg veit ikki u um mann kann blíva við um tað men eg haldi statbek at tað er eitt problem altso í okara landi eti eg ikki eitt problem okkur tilfadi kanska kann vera og og í norðurlondum sum so eru tað batnað heilt ófatiligt í mínari tíð men okur hava altso nakrar liggjandi her á leiðini visti okur hugsa um eystursjóvin o borðnholm eg veit ikki um nakað ting í verðina kann vera oftari ásett enn bornholm av fólki sum eru hálshvítur ella meira enn tað øog og og tað er ikki í lagi og tað er kanska serliga russisk og og og esulat skip sum hava trupulleikar av tí eg havi hugsað øgiliga oftani um hvat mann kann og snakka um tað eisini hvat mann kann gera fyri at umganga seg so í veturi er tað veri en tríggjar ferðir r a tey vera heilt galið niður rundan um bohhálmum haráleið og fyri stuttum so bleiv tíverri ein ein ein donskur ein danskur bátur sigldi niður og ein persónur doyði hvar skipanin varð skítfullur á á á hini skipinum russiska ella estlendskur ella hvat tað

eg trúgvi ikki at tað eru nakrar útvegur uttan t reiðaríini í amerika hevur mann eitt kontrol hvar mann lorar ein mann niður hon er til koptara skip sum sigli inji í sundin og aðrasta og konserleraum eg var framsøgumaður men sama gr líkamikið meni vissi mann vissi mann skal koma burtur úr hesum her so er tað ein útveðurð og tað er reiðaríini sum hava ábyrgdina og norðurlond vesti norðurlond blívu samd um at siglir ein ávirkar sterkt ávirkaður og ger ólukku so eiga norðurlond at útilukka reiðaríið eitt ár eitt ár ella eella har á leið úr teirrahavnin tá fyrst
fár mann altso tað mann slær hart til tá fyrst fer mann ja takk mann fær bara framsøgu fólk av tí við sum hann er og trýstir á teir tað verður biðið undan men ger so væl edvard jacobsen
takk fyri frú forkvinna nú er hetta eitt mál íí norðurlandaráðnum nú er mítt havi eg farið tað so í í útnorðráðnum í bæði síðan eg kom í hesu ferð og alla seinastu setu tá ið eg sætð inni og tað eru nógv afturvendandi mál sum eg haldi ati mann kemur at hyggja eftir nú var hennrik oldher uppi og vit hava havt fleiri ár saman við útnorðuráðnum taka tað síðsta upp sum hann nevndi her og tað var í samband við vistmann hetta her við skipaner viðvíkjandi skipasýn sum eit dømi tá ið skipi skulu flytast millum lond hvussu stirvin tann skipanin er og hvussu nógv ófatiliga nógv mann skal gjøgnum einaferð afturat sjálvt um tað er eitt eitt eitt rættiliga nýtt skip man eg við at gera so eru reglarnar settir saman so at tær kunnu ikki ordiliga brúkast í tí londunum sum sum mann skal til er tað frá føroyar til grønland ella frá føroya til ella mótsatt so eg skipa sí lítið sindur heilt smáir aðrir reglar sum skulu men tað hongur ikki saman tað riggar ikki saman og alt má má sýnast av nýggjum og alt má gerast av nýggjum tú fært ein langan lista at uppfylla vistu heilatykgið skal bera til tað kann undrast tí tað kann brúkast til fiskarí í føroyum og tað kann brúkast fiskarí í grønlandi hví kunnu skipanirnar ikki sandpakka matspill haldi eg eisini er áhugavert vit hava havt tað málið fyri í útnorráðnum vit høvdu tað á máli í grønlandi mann tosar um at um mann ikki kann brúka egnan mat og tað sum undraði tey ofta tað var tí at nógvir tað er nógvar manningar sum sigla út frá íslandi av sum eru heimhoyrandi í grønlandar flúgva til til nd frá grønlandi ti til ísland og vildi ynskt at kunna tikið ein forberiposar av ymiskum við sær umborð men tað lat ikseg gera tí at tá mann kemur í lufthavna so so er ikki samband meir út til skipið sjálvt um tað tekur tjúgu minuttir at koyra og hatta vit tosa ofta um men tú rakar es reglar og tú raklar aðrar reglar og eingin má for nerma hvønn annan og øll og tá er eg sigi t mann helst so fastbureokratii eitt annað sum var tað var ettaher við sjálvmorð og har er tað gleddi meg tann heildarætlanin sum við sóvar uppi í morgun bleiv løgt fram um fyribyrging og har er tað akkurát tað sum vit hava arbeitt við ogsum erta sett á fíggjarlógini í ár til at kunna fyrireika eina sygiatiska skaðastovu hon kemur at virka frá komandi ár men men tað krevur eina tíð og mann roynir at seta pengar av í ár til at vita um ikki kann fáa minka bílistarnar niður g fáa eitt sindur av billbukt við tí og so kann mann og tað er tað at tú skalt kunna ringja eitt nummar telefonnummar líkamikið um tað er at tú følir nakað við sálini ella á lyklaminum og tað haldi eg kann hjálpa ótrúliga væl upp á handan partin og so var tað nakað við javnstøðu og tað er eitt sindur stuttligt tí mann hoyrir ofta hetta her javnstu á arbeiðsmarknaðinum at at at viðkomandi var betri egnaður hhvør hvør hvør hevur eg líkasum vent tí málinum hvør er betri egnaður enn ein annar nei tað eru kanska heilt onnur ting ofta sum gera tað at fordeilingin er sum hon er og tað kenna vit øll nei tað var kanska meira vinnu máli so var hasin betri egnaður enn enn hesin og og hin men hetta her verð betri egnaður tað haldi er ofta kann lyktast uppi í fuglaperspektiv og diskuterast eitt lít sindur ovarlagari um hvat tað má hvat mann leggur í tað alt hettaher við við mentan har hevur mann havt nógv góð mál eisini í útnorðuráðnum viðvíkjandi málið vit høvdu eina heila ráðstevnu sum viðvíkti mál mál og mál nýtslu ymisku londunum hvar mann mann sigur tá tað er eitt minni land at minni samfelag so er týdningarmikið at mann ger ting fyri at halda meira fast upp á sítt mál vit fara eisini at viðgera eitt eitt mál nú aftaná sum viðvíkur samskifti og og tað eisini sum men men her eru øgiliga nógv góð ting sum mann allatíðn at kann arbeiða við men eg haldi sjálv at ofta forðingarnir tað er mín uppliving í útnorðráðnum otað er tað at ofta er tað skipanir og biokratiskar skipanir og tungar skipanir sum gera tað at ikki er so lætt um at verja borg ela ymisku londunum eisini fyri fyri sínum evnum og tí er tað kanska ikki alt so lætt at yvirføra millum lond men tað er nógv øliga nógv góð mál sum hnnhevur arbeitt við sum hava gjørt stóran mun í teimum ymisku londunum bara tann ruddan millummillum grønland og og ísland tum bleiv eisini tikin upp í útnoraráðnum hvussu kann mann flyta mørk soleiðis at tað blívur lættari at samskifta og eg haldi at her nógv góð mál eg fái ikki tíð til meir nú tí at fimm minuttir at ganga skjótt men altíð alt so so ein góð og áhugaverd viðgerð takk fyri frú forkvinna
ja takk har er ein viðmerking elsbet mersetis gunnlagsdóttir ger so væl
ja takk fyri nú nevndi edva jacobsen eisini um hetta her við deperatión og og sjálmor og sovíðari t eg haldi tað er øgiliga óhugnaligt at lesa eisini í danmark at ung heilt ung fólk t at tey sum verða rakt av deperasión attað veksur so heilt grundsovnt altso fólk í besta aldri og tað er tað tí at vit seta for nógv krøv til tey tey skulu síggja út pá in basteintan máta tað skulu klára seg so so væl og eg veit ikki hvat mann setir krøv til hesi fólkini og hvussu tað sær út úr føroyum tað er vit hava akkurát verið til ein fyrilestur nú bæði edva jacobsen og eg har sum tað verður víst á at tað eru virkliga nøkur ung fólk sum eru so illa fyrikomin í rúsdrekka og í øðrum og tí er tað øgiliga gott kanska at edva jacobsen kundi greitt eitt lítsindu frá hesum her eg haldi virkliga áhugavert at nú
ja takk edvá jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna og takk fyri fyrispurningin barnaungdasynlatriin úti á skatska depinum og og og tað at mann hevur sagt at mann vil gjarna dekka hetta økonomiskt soleiðis at man fær møguleikar fyri at seta tað gongd jú skjótari jú betri at mann fær sa skal skaðastovu tí at tað er líkamikið hvat tú følir at feila tær í lívinum so er tað ofta sera týdningarmikið at kunna siga skjótt frá og tá ið tú kemur innan fyri tað at tú følir okkurt pá á tína sálarligu heilsu so er tað kanska heilt aðrir tíspunt av døgninum enn hvar ið nakar tekur telefonina aðrastaðni og landssjúgrahúsinum og kann taka fatt upp á hetta her so tað er tað at seta tíðligin tað at at geva fólki ans tá ið tey hava brúk fyri at mann gevur teimum ans hevur allan kann gera allan munin eisini innan fyri sálarheilsu takk fyri frú forkvinnaja
takk so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málunum og orðaskiftið er endað og hetta málið verður beint í uttanlandsnevndinasíðani fara vit til punkt fimm á dagsskránni uppskot til samtyktar um atkomu fyri allar borgarar við til almennar heimasíður og appur og eg skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin gjóni nólsoy joensen fyri sambandsflokkin edva jakobsen fyri tjóðveldi bjørt samuelsen fyri miðflokkin stefan glemm poulsen og fyri framsókn bjarni kárasum petersen fyrstur at røða er beinir johannesen ger so væl
takk fyri frú forkvina herur heta er ppskot frá part av hjá tjóðveldi tað r eit uppskot til samtyktar um atkomun fyri allar borgara til almennu heimasíður appir og tað er tað sum mann biður um herpeint tað er tað at mann at løgtingið skal heita landsstýrið um at skipa fyri at at mann hevur neyðug uppskot um atkomu til allar heimasíður og appir og annað hjá hjá tí almenna til borgarar við skerdum førleikum og tað sum mann eisini nevnar her kanska serliga tað er altso tað er borgara við førleikum sum til dømis í mun til lesi og skriviførleikar og eisini tað við sjónini og við horvni og so framvegis eg haldi sjálvur hetta er eittáhugavert uppskot og er tað kanska ikki nakað mann tá mann hevur kanska teir førleikarnar sum skulu til at lesa og skilja alt á almennu heimasíðum so er tað kanska ikki nakað mann hugsar um tað er dagligt at tit eru onnur ið kanska hava avbjóðingar í dag og serliga eisini tær almennu emasnar hjá almenninginum og hjá kommunum og landsstovnum og so framvegis so at tað e ver áhuguvert vita altso hvussu er støðan í dag og eg royndi t hyggja nú áðrenn hetta uppskotið kom fram at hyggja lømis heimasíðum hjá stovnum hjá landinum og til dømis hjá taks har kann mann til dømis lurta at greinum í ella lurta eftir ymiskumymiskari kunning tað hava inni á mær bæði hvussu nær verður skattur goldin og hvussu mann kann fáa tgongd til frádráttir og annað meðan aðrar heimastíðir hjá stovnum í landinum hugdu at har bar bar tað ikki til at lurta til dømis og so hugdi eisini atheimasíðum hjá kommunum har hjá hjá teimum flestu har ber eisini til at lurta eftir bæði tíðindastubbum og eisini lurtað eftirhvussu hvussu mann skal fyrihaldast til vis mann skal hava byggiloyvi og annað so tað eri sum eg dugi bara at sígga hatta ta so er tað ymiskt í dag hvussu til dømis akkurát tá tað kemur til at lurta at tingum tas tey sum ikki síggja sum brúka kanska ta funktiónina og so er tað tað er tað nakað man hugsar um í dag tá ið mann bæði skiparar nýgjar heimasíður og eisini gerymsartænasturalmennar tænastur og eitt dømi har mann hevur hugsað um tað t tað er millum annað tá tað kemur til nýggju bíleggingaskipanini hjá strandferðsluni so táð spurdi uni rasmussen tá var ein tingmaður jørgun niclasen ið tá var landsstýrismaður á økinum uma um man mann hevði hugsað um tað og tá bleiv so svarað at mann hugsaði at at mann hevði tikið tað til eftirtektar og at bæði sjónveik og onnur sum kanska høvdu avbjóðingar kundi fáa atgongd til skipanirnar o eisini kundi bíleggja og annað altso jøvnum føtum so gjørligt við onnur og at mann í hesum førunum hevði eisini samskift við megd umhvussu mann skuldi ihalda seg til tey ymisku tingini so at hvørtsfal hava fingið upplýst hvussu støðan er í dag á teimum ymsu heimasíðunum og tænastunum sum tað almenna veitir tað hevur ver áhugvert at vita og er tað nakað summann frá landinum setir krøv til nú tá ið mann fer í gongd við nýggjar bíleggingar og annað tað hevði hvortfalt veri áhugavert at vita og eisini hvar fom munn spæla spælir mekt og onnur limafeløg í tá ið nýggjar heimasíðuvar gjørdar og verða tær líkasum tiknar upp á ra uppyra og annað so at eg haldi a hetta er eitt áhugavert uppskot og tað skal fáa eina góða viðgerð ímentanarnevndini har vit eisin fara at taka teir hoyringspartar inn sum eru áhugaverdir í hesum førunum er beint bæði bæði til dømis megt og tey sum umboða tey við breki og skerdum førleikum og so eisini kanska tað almenna har mann fær teyino g líkasum fáa mann kann fáa tey at greiða frá hvussu hvussu tey hontera hesa støðuna í dag takk fyri frú forkvina ja takk
næstur at røða er djóni nólsoy joensen ger so
takk fyri frú forkvina ja heta er eitt áhugavert uppskot og sum beinir johannesen var inni á beint áðrenn so røri hetta uppskotið við nøkur ting sum sum sum eg trúgvi nóv nógvir borgarar í landinumkasu mag siga stríðast við til dagligt og tí eru slík uppskot altíð áhugaverd at kjakast um og fáa eisini í nevnd og so r vit fáa lýst tað væl frá viðkomandi pørtum øman kan siga tað at menningin er tøkniliga menningin er er øgiliga stór og gongur skjótt við rúkandi ferð og tað eru nógv eisini av tí sum er eitt sindur yngri sum heldikki ordilga a klára at fylgja við og tí trúgvi at nógv nógv kenna seg aftur í at tá tað er til at skula ygja at at fylla út á ymiskarkalsk man siga ymiskt á netinum sum mann kal senda víðari ikki bara bara í dag og og tíhevði hevði alt jú j jú betri tað er hvat te kuimei siga lýst og vegleiðingar eru jú betri er tað fyri fyri at brúka tað og sum tað eisini stendur í viðmerkingum til uppskotið so ger tað lættari í gerandisdegnum hjá teirraog og gera beturi før fyri at luttaka í samfelagnum og fáa útynt síni rættindi og og tað er kanska serliga tað sum hetta uppskotið legureittsindur upp til tað er at tað kanska serliga tey sum hava

borgarar við við skerdum førleikum sum er eitt nú í mun til lesiog skriviførleikar horvn sjón rørslu og mál ella niðursettum arbeiðsførleika á ymiskum slag og sum tað eisini verður nevnt av uppskotssetaranum so hava tey ikki javnbjóðis atgongd til til kunning og tænastur og fáa tískil heldur ikki samskiftas á líka føti við við onnur

og tí haldi eg at at tað er vissu mann kann ella alt sum kann gera sum sum kann betra um tað er er vælkomið og tí verður eisini spennandi at fylgja hesum málinum í mentanarnevndini og og tí viðgerðin sum fer fram tey nevna eisini her í í í viðmerkingunum ati eru nøkur felags tað e ein felags altjóða standardur sum land og kommunur og almennu stovnar eiga at tryggja at og at teirr heimasíður appir og annað eru meira atkomulig og so verður tað lagt um upp til at vit eisini líkasum fylgja tí standardunum og tað haldi eg ljóðar skilagott tey nevna tað vc a g wp

og og tað er sovorðið sum ger tað at at vit kunnu fylgja við eisini at at vit hava ein ein standardi at ganga eftir tí annars so so so sikkraðu vit okkum at at alt tað sum hevur tað kommunala og almenna stovnar at tað at vit fáa líka sum lætt tænastuna hjá øllum teimum sum brúka tað eisini teimum v sum við skerdum førleikum tað verðurnevnt eisini atí

og millum annað verður nevnt tann føroyska teldutalan sum er nógv brúkt og og og og tí er eisini hon ein ein ein partur av hesum her altjóða standardunum og har eiga vit at menna enn og meir og vis vistu tú kann hjálpa fleiri borgarum tí halda vit í javnaðarflokkinum at hetta her er eitt eitt eitt gott uppskot sum sum sum eig sum vit eiga um tað ikki kemur ígjøgnum nú so eiga vit hava tað í framtíðini eisini sum eitt eitt eitt mál í politisku skipanini at tí alt slíkt sum kann gera etað gera tað betri fyri fyri borgararnar hjá okkum teimum við skerdum førleikum taðteiga altíð at vera málið tá ið vit tosa um at fáast so nógv við sum gjørligt tí at einki er so keðiligt sum at føla tað at mann tí alt verðurlagt eisini upp til atvit vit skulu

gera alt sum stendur íokara vakt fyri at vistu vit kunnu gera nakað politiskt eisini at at seta inn har og at at krevja nakað av teimum av tí kommunalu almanna geiranum at tey gera teirra heimasíðu úr appir so so atkomiligar sum yvirhøvur gjørligt her sagt nokk so nógv longu og tað er ikki so øgiliga nógv meir altso í í í hesum heri men hereru nógv spennandi dømir um hvussu mann kann gera og

undirvísingartilfarið verður nevnt eisini tað kann eisini talgildast á føroyskum so tað gerst atkomið fyri næmingar við ymiskum lesi og skriviavbjóðingum tað er eisini ein partur av hesum sum tey leggja upp til í uppskotinum og og tí verður tað nevnt eisini ímóti endanum atað er kanska eitt ringt vist vistu eitt slíkt uppskot hevði komað ígjøgnum ella koyrat ringt at at meta kostnaðin av tí tí hoyri hoyrir tað eisini upp í ein fyrireikandi part av tá ið tað kemur har til vistað hevði komið so langt í politsku skipani o sum eg um tað ikki kemur nú so kemur tað seinni tað er eg yvirvístur um og tað skal tað eisini tí tað skal vera nakað sum mann fylgir upp uppá øh so er tað eisini ein partur av tí fyrireikandi arbeiðinum at ein eventuelt kostnaðarmeting ogum mann kann seta partar av tí kanska í í gildi eisini eisini áhugavert at hugt nærri at so altíð alt eitt gott uppskot og og sum vit fara møta ella fara at møta jaligt í í mentanarnevndini og fáa ta røttu viðgerðina so takk fyri frú
ja takk her er ein viðmerking frá bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri ja fari at takka djón nolsø joensen og fyri sovrit eisini røðaran undan honom beini johannesen fyri ógvuliga jaligar røður djón nólso joense vísa hetta at mann kanska lutvíst kundi sett nøkur ting í gildi fyrst tað er onkrartil dømis tórshavnar kommunu at tað er tað eru summar sovorðnar almenna heimasíður sum eru komnar eitt sindur í gongd víð nøkur av hesum tingunum tað sum endamálið við uppskotnum er kanska at fáa meirasovorna samtykt um at nú roynir mann at hugsa tað ígjøgnum allar almennar skipanir í føroyum og tað krevur so eisini nakrar felagsstandardir fyri at øll ikki skulu gera hvør sýna ymiska skipan kanska eg veit ikk um gjón nóls joenseni hevur okkurt boð upp á um um tað er fornuftigt at mann fær at samsvava millum landð og kommununi um um at fáa tað gjørt
ja takk gevni nósi joensen ger so væl
frfrúr forkvina og takk fyri viðmerkingina bjørt samuelsen jú tað er nettupp tað sum hendir tá ið tá ið tað ikki eru kanska hesar standardir á økinum so so fara so fara partarnir kanska hvør sínum lagi út við øgiliga góðam ætlan o intensjónum um at gera tað so gott fyri teirra brúkarar sum gjørligt og tað kann vera í vansi í tí at at at at at so blívur tað øgiliga ymiskt eisini hvussu tað verðið gjørt og ogtí hevði tað verið gott vis seg mann hevði eitt felags líkasum okkurt felag ella tað bleiv bleiv eisini frá frá landsstýrinum nøkur nøkur ting at hetta er eitt minimun sum mann skal hava av av tænastu og tí tí tí er eitt eitt eitt eitt lítt uppskot til samtyktar hevði verið gott signal løgtingi so ella so í einum áliti kom fram til at at hetta er nakaðsum vit eiga at arbeiða okkum framímóti og og í fall at tað er at hvussu verða lagteitt eitt minimum av av standardum til land og kommunur at gingið eftir so at vit fingu so nógv við sum yvirhøvur gjørditt takk fyri frú forkvina
ja takk næsta røða er edvard jakobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna hetta eitt uppskot til samtyktar um atkomu fyri allar borgarar til almenna heimasíður eg haldi at eit sovorðni uppskot eru sera góð og viðkomandi tí at við at mann kemur við slíkum uppskotum ongantíð fór ofta t mann fær viðgjørt hesi tingini og týdningin av hesum løgtingið heitir á landsstýrið at fyrireika og leggja fyri løgtingiðum neyðug uppskot um at atkomu til almenn heimasíður appir og tílíkt fyri borgarin við skerdum førleikum millum annað lógaruppskot um standardarkrøv og treytir sum krevjast fyri at kunna tryggja borgarin o hesi rættindi hetta er í høvuðsheitum tað sum uppskotið handlar um og endamáli í uppskotini at tryggja og tað er altíð tað tryggja at borgarin fáa atgongd og kunnu nýta heimasíður og appir og líknandi skipanir á netum hjá almennum myndugleikum og stovnum her verður serliga hugsim borgari við skerdum førleika sum eitt nú í mun til lesi og skriviførleikar horn sjón rørslu og mál ella niðursettu arbeiðsførleika av ymiskum slag sum í dag ikki hava javnbjóðings atgongd til kunning og tænastur og samskifti í almennu netinum g og tað er bara blivið soleis í dag at er bara meir og meir sum sum sum er á tí almenna samskikusnetinum á appin vit vita hvusu nógv sjálvir vit brúka miðlar hvønn tan einasta dag næstan hvønn tann einasta tíma og so er tað tað at land o kommunurnir og almennir stovnurnar eiga at tryggja at teir heimasíður appir og luknandi eru meira atkomilig og hesi eru lættari at fata a brúka og samskifta við og tí er neyðugt at seta tøknilig krøv og og altjóða krøv og fylgja teimum alt hetta her stendur og so tá ið eg eri partur av samgonguni so fær mann eisini at hyggja eftir hvar eru vit í dag tí tað haldi eg eisini týdningarmikil tí at vit hava havt nøkur av hesuni her tað eru orðingar í samgonguskjalinum framleiðsla av føroyskum tilfari til børn og ung verða raðfest á øllum miðlapallum teknmalstulking á føroyskum tekstur og sjónvarp sum skal styrkjast ein ætlan talu til tekst við sjónveik verður stuðlað hetta stendur í samgonguskjalinum sum vitv arbeitt við tá i vit tá ið vit vildu hava við tá ið vit fóru í holt við hesa samgonguna vt eg an g eg kann nevna nøkur fá ting tað er eitt sum eitur talukennarin og mál tøkni tað er í gongd tað var ein ætlan sum skuldi settja seg yvir trý ár og málið og so kom korona ímillum mann kann siga tað kann fáa skyldina fyri nógv men tað gjørdi tað at mann ikki up á sama hátt sum hann ætlaði kundi hava gera tær upptøkur og fara út og kanna runt landið tað sum skuldi til fyri at fyri at fáa sett hetta í verk og máltøkni er skal av eina játtan á fíggjarlógini og tað færmáltøkni framyvir tað er týdningarmikið at mann fær in fasta játtan á fíggjarlógini tí man kann ikki arbeiða uppá líka sum forventur fanskt at mann fær eitt sindur í ár men tað skal blíva ein fastu játtan og tað er tað sum vit hava sett okkum fyri um málið er setti til at verða liðugt í juli í tveyogtjúgu hetta rundan um tkennarin so var tað vakstrarforin sum eg haldi er intersant og har eitur eitt heiti setið kós fyri talgildan vøkstur og har hevur mann ein fjølbroyttan bólk til at arbeiða og greina og leggja framtíðarætlan inn á kt í føroyum og hetta inniber eisini hvat kann brúkast av kttøkni til allar málbólkar eitt annað sum er tceti orð og tað er tað er komið undir undir hættin hjá og undirvísingarstýrinum og har er ómindiliga nógv gott sum mann kundi gjørt gjørtbrúk av kann man siga og tað er týdningarmikið at mann ger eitt broytt samstarv rundan um tað sum eitur setiorð soleiðis at mann kann fáa tað við sum er galdandi longu sum er framleitt at mann ger eitt samstarv millum allar geirar soleiðis at mann fær tað allarbesta burturúr men tað viktigasta tað er tað at tað er á breddanum og eitt sum er afturat tað er mann hevur arbeitt við tulking í kringvarpinum alt eft her sum eg nevni eg við í hesum her áheitanini til landstýrismannin og har ger mann eina avtalu altso millum kvf og deyvafelagi so tey tey sjálvi koyra tulkingina í teirra húsi og tað er eitt arbeiði sum sum eg setti tað skinnara og tað er ordiliga gott at hesi arbeiðini eru komin væláloyis og summi eru í gongd tí í sambandi við nógv av hesum her sum eg hugsaði gekk aftur í í hesum uppskotinum um at heita á landstýrismannin um at bginna upp á arbeiði a líka lýsa tað nógv av hasum arbeiðinum er á skinnara og mann mann ger ongantíð nokk tí vit brúka so ótrúliga nógv netið í dag og og tað er tað her við ctorð at tú kanst siga at tú kanst arbeiða við at siga nakrar setningar og tað og tað kemur út á teldu er so stóran týdning fyri so nógv fólk nógv fleiri fólk enn vitgeva okkum far um sum hava ótrúliga ógv gott at arbeiða við í haldi tey fáa tað ikki niður í fingrarnur og niður á teldu men tað at tú kanst tosa til telduna og tá so verður verður tikið upp ella at tað so verður skrivað niður tað sum tú sigur er ja tað tað kemur ongan for skjótt í gongd so at eg haldi altíð sovorðni kjak og og og sovorðini góð mál tey gera tað vit koma a viðgera nakrar spurningar og altantíma viðgerð so skompar tað ofta undir at tingini kanska ganga uppaftur skjótari men men tað er øgiliga týdningarmikið at bara líkasum fáa lýst tað at at at tet gongd í fleiri av hasumem málinum men men so kann mann eisini brúka tíð upp á at spyrja inn til og tí at eingin fær brúkt tað fyrr enn teykumdu síðsta á play og tað er øgiliga viktigt eg veita frá mammum sum eru ørkymlaðar tí ati kanska ein sonur ella ein dóttur er farin út úr tíggjunda og so hava tey roynt okkurt annað men tey renna seg í tað at tey megna ikki at fáa uppgávurnar niður á telduna tað hava allar uppgávurnar sum man sigar tey duga uppgávurnar tey duga orð uppgávurnar tey duga ikkiat skriva og har haldi eg komi inn á tað sum sum eg haldi er allarallartýdningarmesta í øllum hesum her og tað er tað tú hevur eitt ein eitt skiftistað har sum foreldur har sum brúkara har sum tey sum føla teð hava onkra hjálp fyri neyðini kunnu fara eitt stað og verða vegleidd onkur ov nógv av hesum tey ringja allan møguligastaðni at vita er ikki eitt til annað innan fyri tøkni sum mín dóttir ella sonur kann brúka og tað kanska gera allan munin fyri at tey skuldu valt at fara víðari í skúla tí t tá ið tey fáa eina uppgávu so endaðir teð við at fáa null null ella null tvey tí uppgávan bleiv soshon bleiv so meka stutt tí t tey fingu ikki sett orðini niður á telduni tað at tú kanst fáa sagt tína uppgávu inn á telduna og hon skrivað sjálv heilt fantastiskt altso tað tað kann bara ikki koma for for skjótt og hvørja ferð hetta her skjótari tað kemur skjótari kann tað lofta onkrum tað eru ung menniskjur úti í samfelagnum sum ganga og leita foreldrini hava leitað og ringt forskeljastaðni einkin veit ordiliga tú fært i tú fært ikki tað svarið sum tú veruliga hevur brúk fyri tú kanst tú kanst fara har vitnau dóttir úten í soni og fáa hesi amboðini og fáa at vita hvusu man skal brúka tay tað tað gera at eg veit at fleiri tey steðga í skúla tí tey megna ikki tað at tey megna ikki tað at skula gjøgnumføra eina roynd tí tey mangla henda ryggsekkin tað er nokk so nógv av tíð eg veit at at miðnámsskúlanir hava nokk so góð amboð men hetta við at tú kanst tosa til telduna og og hon olíkasum fær orðini til prent eri eg mest spent upp á at fáa fáa sett øgiliga skjótt í verk saman við øllum hinum men landsstýrismaðurin haldi eg skal eiga tær rós at hann er arbeiti við fleiri av hasum tingunum og tað haldi er ómetaliga gott men men tvey ár við korona hava forstýrað avhasum málunum talkennarin her mann skulda fara runt føroya land og tosa við fólk tikið samrøður upp á alt møguligt og tað er akkurát sum steðga uppso tað er mann ordiliga farin í gongd afturvið nú og vónar at vera klárur við tí í julimánað í ár so tað er ikki so langt langt burtur so vit vegna sambandsfokkin skal eg geva hesum málinum eina góða viðgerð við góðum innkallingum soleiðis at mann fær lýst tað frá øllum vinklum og fær tað allarbesta burturúr óðansæð hvat ið lægnitað fær tá ið tað kemur aftur so seter tað gongd á nøkur nøkur ting og tað er tað mest týdningeri eikin takk fyri frú forkvina
ja takk her eru nakrar viðmerkingar rósa samuelsen ger so
aðl takk fyri eina sera góða og upplýsandi røðu ofta er tað soleiðis tað vit tosa um hvør hevur ábyrgd av føroyum vit hava øgiliga nógvir geirar og nógvir skipanir í beinanum hugsans lag men tað eru eisini nøkur fólk bæði børn og vaksin sum hava rættiliga alvorligar mál og samskiftistrupulleikar altso er ein avbjóðing hjá teimum at ferðast samfelagnum pá ein annan máta skulu vit tær til og siga hvør hevur ábyrgdina av teimum tí tey kunnu oftaðir eru tað fleiri eisini sum ikki kunnu brúka heldur tøknina men mann hevur brúk fyri at fáa undirvísing í at at mannum samskifta víðari í samfelagnum millum annað kunnu nevna tey sum fáa innplantera læra at hoyra um eg sigi hvør hevur ábyrgd av teimum og tað er eisini børn í skúla sum eru fullkomiliga slepp á fjall
ja takk edva jacobsen
ger sovæltakk fyri frú forkvinna tað síðsta sum rósa samuelsen kom inn á hevur so alsaman týdning at eg haldi eg fari bara at líka at brúka orð upp á tað vit vit geva innan fyri okkara heilsuverk so siga vit gott fyri at gera ta upperatiónina at gera ta skurðviðgerðina men hon en hon klárar seg ikki bara sjálv og vit hava tað er enntá soleiðis at tað kann lyktast upp aftur eitt støði tað kann gerast soleiðis at tey kunnu fáa fáa eina eina upplæring í føroyum og og tað tað fungerar ikki so nøkur fara uttanlanda og og og nøkur ikki so tað er ein skipan sum ikki fungerar men tá ið mans so fer uttanlanda so skalt tú kanska fýra ferð um árið verða vekk ein heila vika gangin við einar heilari familju so so tað sigur at kapitalur ella fígging er í umfar men hevði man bara sagt at vit seta inn soleiðis at øll fáa ta upplæringina og hon gongur fyri seg í føroyum so hevma rokkið e ei nógv størri ein nógv størri broydd av av av fólki og henda skurðviðgerðin hevði gjørt gagn í ein
ja takk so er tað bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri at eg skal takka edva jacobsen fyri eina ógvuliga góða røðu haldi eg og eg hugsaði altso eitt mál sumeg veit at bæði edva jacobsen og eg sjálvu fleiri við hava stóvrðan áhuga í tað er hetta er við at fáa sett eitt talsfólk á brekøkinum og hetta málið er hugsað rættiliga nógv inn í altso brekpolitiskt mekna hevur eisini sæð uppskotið oryn tað verða lagt fram eg hugsað at edva jacobsen at hetta her brógpolitiska taldsfólkið sum vónandi eisini fer at koma eina ferð at tað eisini t tað kann ea ei partur av uppgávuni at at líkasum tryggja atgongd í samfelagnum men eisini atgongd á netinum altso til borgarar at ati at tað eisini eigur at hugsast inn í ta funktiónina takk fyrija
takk edva jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna talsfólk á brekøkinum skal koma ja eg b eg v ikki brúka orðið nú men út ímóti tað má setast á breddan tað var nokk so nógv arbeitt við tí innan fyri mentamálaráðið tað bleiv so lagtat tað bleiv so tað ella tað var líkasum ikki tað lá ikki mentanamráðinum men men mann vísti teg ans jenisarana ella landsstýrismaðurin var øliga øgiliga áhugaður í hesum her at fáa sett á stovn so varð tað flutt yvir í almannamálaráðið og eg havi ikki logur ikki longri vekk enn síðan í morgun spurt inn til málið og um málið skal loysast tí tí viðkomandi kemur so at á samanlukna við sáttmálar hvar eru við stødd og hvar skulu vit tenn og tá er tað ja eg vil siga at tað er breykenboind at fáa tað sett á stovn so at vist tað ikki verður nú so so má eitt sovorut mál koma á ólavsøku takk fyri frú forkvina
ja takk næsta røða er bjørt samuelsen
frú forkvinna so sloppu vit endiliga at viðgera hetta málið hetta er ein heil málini síðani tað bleiv framlagt so so hetta er ikki eitt mál sum kom í rúgvuni á teimm málunum sum vóru til síðsta framløgu dag men av ymiskum orsøkum er tað so komi til fyrstu viðgerðir nú og eg haldi at eg fari bara at lesa viðmerkingarnar til málið sum vit í tjóðveldi hava lagt fram tí ati eg haldi tær siga nokk so nógv um bakgrundina fyri hesum uppskotinum til samtyktar har vit vilja hava løgtingið heita landsstýrið um ati leggja fyri løgtingið neyðug uppskot um atkomun til almenna heimasíður appir og tílíkt fyri borgari við skerdum førleikum millum annað lógaruppskot um um standard krøvd og treytir sum krevjast fyri at kunna tryggja borgarum hesi rættindini og endamálið við uppskotinum er at tryggja at allir borgarar fáa atgongd til og kunnu nýta heimasíður appir og líknandi skipanir á netinum hjá almennum myndugleikum og stovnum her verður serliga hugsað borgari við skerdum førleikum eitt eitt nú í mun til lesiog skriviførleikar horvn sjón rørslu og mál ella niðursettum arbeiðsførleika av ymiskum slag sum í dag ikki hava javnbjóðisatgongd til kunning og tænastur frá og samskifti við tað almenna á netinum sum fyrireiking til hetta verður eisini heitt á landsstýri um at taka upp samstarv við kommunurnar fyri at tryggja at heimasíðuog appi verða gjørdar eftir ásettum standardum sum gera tað møguligt at menna hesar atkomu fyri allar borgarin og á landsstýrið síðani leggur fyri løgtingi lóg ið ásetir hesar standardir krøv og treytir sum krevjast fyrð at kunna tryggja borgaran við skerdum førleikum atgongdina og dømi um hesar treytir tær eru at finna í es fyriskipanu frá tvey túsund og sekstan tað sonevnda vmutann sonevnda vbatkomufyriskipan ella atkomudirektivi sum á donskum eitur til gangligheta ofniligur organirs vepstetur og tað er útgangsstøði fyri hesum uppskotinum tí upprunaliga ætlaðu vit at fáa gjørt eina lóg líknandi teiri lóg sum eru í øllum okkara grannalondunum um hesi viðurskiftini men aftaná hava ráðført okkum við góða løgfrøðiher í húsinum so funnu vit útav at tað er so nógv onnur viðurskifti sum sler iki eru upp á pláss sum gera tað at ein slík lóg hevði verið prematur og neg koma fortíðliga í mun til at kunna seta hesi krøvini í í gongd tað er rættiliga umráðandi at allar heimasíður og talgildar tænastur sum borgarar brúka teldum ella á teldlum ella á fartelefon sjálvandi eri er eri gjørd soleiðis at mann kann at allir borgarar kunnu brúka tær og í hesum høpinum skulu vit minnast á at tað er altso vaksandi ella ein vaksandi partur av øllum samskiftunum hjá tí almenna gongur umvegis netið í dag alnetið ervur tíini blivin tað týdningarmesta miklasa ella týdningarmesta kunningarkeldan og samstundis er netið inngongdin til eina langa røð av tænastunum hjá tí almenna og ikki bara hjá tí almenna tað vita vit eisini hjá bankun so frameftir tá ið talgildu føroyar vórðu sett í verk tá tóku vit eitt nokk so stórt fet móti tí fullkomiliga talvgilda samfelagnum og men tá ið talan er um heimasíður og har har tað ofta er øgiliga týdningarmikil kunning so kann henda kunning ofta verða rættiliga avgerandi fyri um borgarin hevur sama møguleika sum onnur at luttaka til fulnar í samfelagnum og samstundis so er atgongdin altso ein heimasíða við nøkrum tænastum hjá einum almennum stovni tað er jú eisini atgongd hjá borgaranum at fáa síni rættindi og í seinasta enda snýr tað seg eisini um at tað almenna fær fyrimunir við at allir borgarar hava møguleika fyri at avat greiða síni síni ting á netinum síni viðurskifti á netinum og tað ger tað sjálvandi nógv lættari fyri tað almenna almenni myndugleikar bæði kommunalar og landsmyndugleikar um so er at borgarin í størri mun er sjálvhjálpin í hesum avgreiðslunum men í dag er tfaktostøðan tann at tað eru nógvir borgarar sum ikki hava sama møguleika at røkka bæði kunningin ú tænastuni og at samskifta við almenna myndugleikar á netinum ella almennu stovnar tað almenna í heila tikið og tað kunna vera nógvar orsøkir tað kann sum nevnt í áðni vera ymisk sløg avskerdum førleikum og og tí er tað umráðandi og tað er tað skal sigast beinanvegin at tað eru nakar kommunur sum hava setttil dømis kannmann hoyra tekstunum á teirra heimasíðnum so víðari men landikommunur og almennstovnar eiga at tryggja teirra heimasíður og appir og sovíðari eru meira atkomilig so tað e lættari at samskifta fyri borgarir við alskynsslagið av forðingum ella breki um mann vil og visti mann skal gera hetta skynsamt í føroyum so eigur mann at áseta nøkur tøknilig krøv eftir felags altjóða standardum teir sonevndu wc a g sum stendur fyri xcblitcgilainx sum gera hetta møguligt og og tað er nakað sum honn hevur innført í í okkara grannalondum og í europa og sikkurt aðrastaðni í verðini nettupp fyri at mann hevur nakar felags standardir tá ið almenni myndugleikar fáa sær heimasíður og sum ger at tað er lættari a t innføra allar hesar funkurnar og so fyri at taka nøkur dømi um funkur fyri at gera atkomunar betri so kann tað til dømis vara at fólk ið eru lutvíst ella heilt blind tey kunnu fáa lisið upp tað er kanska ein av teimum løttu atgongdunum og sum eru longu fleiristaðni í dag

tey kunna eisini fáa lisið upp at her at mynd á síðuni og fáa lisið upp hvat er á myndini tað er ikki kanska heilsa vanligt í annað at dømi er at tað skal bera til at flyta seg runt á síðuni uttan at brúka mús ella brúka ein peikipinn tí tað eru ikki allir borgarar sum fáa brúkt hvørki mús ella beikiping pinn men tú skalt kunna navigera runt á síðuni tað kann til dømis vera við eygunum tað skalt verða lætt at skifta til óra stødd og sjónfílur skulu tekstast soleiðis at deyv og hoyrirtarna kunnu lesa tekstin og fólk við dyzlekxi ella á tí hd skulu hava atgongd til føroyskt osr optikarakter og ricoknasin skannaðar tekstir altso tekstir sum verða skannaðir við sr og upplestrarfunktiónir á almenn heimasíðum og so frameftir í nógvum førum er tað rímiliga einfaldar broytingar sum kunnu gera heimasíður og appi betri atkomiligar fyri fólk við skærdum førleikum sum dømi kann eisini nevnast at vit hava ment eina sera góða føroyska teldutalu sum nógv er nógv brúkt men hvørt møguleiki enn ikki verða gagnnýttir til fulnar føroyska teldutalan er eitt av grundelementunum fyri hesum her nevnda wca gstandardinum sum eg nevndi í áðni ein lóg um at tryggja øllum borgarum atkomu heygugjørt at nógv fleiri borgarar fingu atgond til almennar nettænastur og til neyðuga kunning sum kann lætta um gerandisdaga teirra og gera tey betur føru fyri at luttaka í samfelagnum og fáa útinn síni rættindi og skyldir og tað ger eisini borgarar meira sjálv javntnan og sum nevnt í áðni so lættu tað um hjá tí almenna arbeitti eigur samstundis at vera við at alt almenn tilfarið verður talgilt og breitt atkomligt gjøgnum almennar heimasíðu og appir her verður eisini hugsað um at alt undirvísingartilfar sum er á føroyskum máocr talgildast á føroyskum so tað kann gerast atkomligt fyri næmingar við við ymsum lesi og skrivaavbjóðingum við neyðugt uppskot í samtyktini verður hugsað um neyðug uppskot í samtyktini verður hugsað um lóg um netið at komað fyri allar borgarar harumframt møguligt játtanaruppskot og so nevna vit bara tað er øgiliga trupult at siga hvat hetta fer at kosta sum manjú sjálvandi eigur tá ið mann kemur við uppskotum men av tí at hetta í stóran mun er nakað sum má fara at ganga fyri seg kann mann siga í samstarviðmillum land og kommunur so má tað vera ein partur av tí arbeiðinum eitt samt løgting vónandi vil heita á landsstýrið um at gera men eisini metir um hvat kemur hetta at kostað og so leggur neyðug játtanaruppskot fram htað er heilt grundleggjandi í hesum uppskotinum at mann smat landið má samskifta so landsstýrið má samskifta við kommunurnar um hetta arbeiðið og hetta við felags standardinum trúgvi eg eri rættiliga avgerandi at mann fær gjørt kann mann siga treytina fyri at tað skal nytta nakað at koma við einari lóg má kom upp á pláss fyrst harra formaður í gjár sendi starvsfelagið út eitt tíðindaskriv um at ella stendur á tíðindini teirra heimasíðu um at tey hava fingið ein avhasum her lurta funkunum ø sum ger at mann tá mann fer in á teirra heimasíðu kann hoyra tað tilfar sum tey leggja út og tórshavnar kommuna ellatð eru fleiri kommunur runavíkar kommunur tað er fleiri kommunur sum hava hesa funktuna tað eru fleiri almennar heimasíðu sum hava tað men til dømis fer mann inn eina heimasíðu sum hana hjá almannaráðnum so sær m htað er kanska ein sorðnar heimasíða sum átti at verað í allarfremst hjá øllum í mun til atkomu so eru ikki slíkar funkur sum vit tosa um her sum gera at borgarin bæði fær grundleggjandi kunning fyri borgarar í samfelagnum men eisini kann avgreiða síni viðurskifti hóast hóast brek og avmarkingar so harra formaður eg øgiliga fegin um at taðr tey framsøgufólk sum hava verið hava verið so mikið jalig og eg haldi at hetta er kanska ein yvirstæddur trupulleiki fyri tey flestu av okkum tí vit ikki hava henda tørvin men tað er ein rættiliga stórur partur av borgarunum og ikki minst eisini so hvørt sum miðalaldrin hjá okkum hækkar so leggjast fleiri og fleiri afturat sum veruliga hava tørv á at mann mann fær fulla atgongd fyri altso óðansamanbera brek ella ikki at mann so hevur fulla atgongd til tænastur og kunning hjá tí almenna netinum takkfyri hara formaður
ja takk so er tað hervør polstettir fær eina viðmerking
gersovæltakk fyri eg haldi at orðaskifti hevur øiliga positivt sog tað fegnast eg sjálvandi um ø eg haldi vist má hyggur eftir hvussu vit okkara samfelag er skipað altso bæði við teimum rættindum og tilboðunu sum vit hava sum vit hava rætt til og vit samskifti við almennur myndugleikar tá i vit hava valt nú at vit framyvir skipað tað í øgiliga stóran mun talgilt so haldi eisinimann má staðfesta at í føroyum eigur góð net at koma og atgongd til internet at vera mannarættir tí annars kann mann ikki luttaka á somuá sama máta í samfelagnum so eg haldi at tann posiviteturin sum hevur verið um hetta uppskotið er hvussuur nakað sum vit eiga at fegnast um og vónandi ber tað eisini á mála í mentanina í nevndinitakkfyri
bjørt samuelsen
ja tað vóna vit og tað eri haldi eg nakað sum altso hetta við felags standardunum tað ljóðar øgiliga tekniskt ogog kanska eitt sindur minni áhugavert men men tað er nokk so grundleggjandi at mann ásetti hvat er tað sum shvar fr standardr skulu til fyri at almennar heimasíður og og og mobilappir far telefon appur at tær eg kunnu útbyggjast við hesum ymisku funkunum sum vit tosa um og tí haldi eg hopi at landsstýrið vil seta í gongd á særd arbeiði á útgreina hvat tað krevur tí at mín fatan er eitt sindur at í dag er tað onkrar kommunur gera eitt sindur onkra aðrar at gera okkurt onkur onkur stovnur undi landinum ger kanska okkurt men tað er hvør sín lagi og tað er ikki út frá felagsstandardum felags tøkniligum ásetingum og útgerð og tað ger kanska at ja at tað eisini blívur meira óskynsamt og u mann ikki heilt røkkur á mál so ein felags innsatsurhaldi er neyðugur takk fyri
jataks edva jacobsen
takk fyri harra formaður tað sum eg eisini segði røðuni og bjørt samuls eisini kemur inn á so hevur hesi málini nú og yvir nógv ár havt og hava so øgiliga stóran týdning og tey koma at hava framhaldan nógv størri týdning tí vit fara so vit ferðast s øgliga skjótt yvir á netið altso ein grund til at eg møglist ikki akkurát endiliga takja undir við málinu tí eg haldi tað at at eg haldi bara at eg eri spent til at hoyra viðgerðina í nevndini og vita hvar hesum málini liggja tí at tí at o eg haldi altíð upp til amtyktir at geva altíð eitt gott kjak inni her líkamikið hvør eigur tey og tað skumpar nøkur ting fram sum sumi liggja og eru í gongd og onkuntíð er tað ikki í gongd men her vóru fleiri ting sum í nevndi sum eru í gongd sum eg fegnist sum eg fegnist um men sum kanst ta ikki koma ordliapás pláss uttan uttan talsmaður brekhúsunum eisini brek økinum eisini veruliga at kemar pláss og kann fylgja øllum hesum e upp geva enn meira skund
bjørt samanátt
takk fyri ja tjóðveldi hevur jú lagt fram uppskot um talsfólk á brekøkinum og samgongan arbeiðir við tí segði edva jacobsen í áðni so tað er gott at samgongan arbeiði viðtingunum áhasum haldi eg ikki at eg havi hoyrt nakrantíð samgongan sigur at tey arbeiða við het her við at gera hasa lógina sum er í okkara grannalondum um net at komu men kanska vit fáa eitt landsstýrisfólk til móti endanum hesum kjakinum til at siga nakað um hvat arbeitt verður við tað hevði jú verið ógvuliga áhugavert viðs vit kundu finguð lytt lokið har tað týdningarmesta er at vit semjast um at at mann fær sett gongd á eitt ítøkiligt arbeiði við at røkka hesum málinum sum vit tryggja okkara borgarum óðansæ hvørj borgararnir eru at teir hava atgongd til almennar heimasíður og mobilarpligatiónir
ja so er tað kristianna vinter poulsen gersovæl
takk fyri ja javnbjóðis atgongd fyri øll kundu mann kundi mann sagt sum ein samandrátt av hesum heri uppskotinum hjá tjóðveldi eg haldi at sjálva at hetta er eitt sað er eitt gott uppskot við øgiliga víðum møguleikum fyri nógv fólk tað er inkloderandi og so hevi eg hug at spyrja bjørt samelsen hvørjar møguleikar hon sær í hesum við alment altso atkomligum heimasíðum í mun til arbeiði við integratión tí at tað verður hvur eisini nevnt nakað um tey nógvu málini sum verða tosað í føroyum eftir hondini og sær bjørt hvussu sær bjørt tað hetta kann vera eitt amboð í tí arbeiðinum

kristianvintar poulsin gjøgnum formaðurin at hon tók júst hatta fram tí at tað er vit vísa í viðmerkinguma á hetta við máli er ein partur av tí og tað er nett upp meindað upp á at tú kann hava málsligar avbjóðingar eisini tí tú ert útlendingur tað er absolutthugsað inn í ta regluna sum snýr seg um mál og eg haldi khristianna vintur poulsen hevur sjálv víst at hon hevur fokushesi tingini hon hevur havt ljóðað sínum greinum politisku greinum og hon hevur havt man u kunna skanna eina kdu og komið inn ein heimasíðu teimum sveinar vælplakatur so hon hevur verið langt frammi í mun til at hugsa um fjølbroytni av borgarum eisini tá ter skulu væl men hetta við útlendingum tað er einkin iimog tað er ein partur av tí tað at kunna fáast tekstin automatiskt umsettan til eitt mál sum innflytarar kunnu brúka soleiðis at tey skilja hvat stendir har er ótrúliga umráðandi og tað er ikki nokk at hava ta í faldarum sum hann hevur fyri kanska tey høvuðsmál hjá útlendingum sum búgva í føroyum í dag tað má eisini vera á netinum
ja takk næsta røðari er steffan klein poulsen ger so væl
takk harra formaður hetta er eitt áhugavert uppskot sum umboð fyri tjóðveldið hava lagt fram sum snýr seg um atkomu hjá teimum ja sum antan hava eitt brek ella ein skaða ella okkurt sum sum gera tað hava skerdar førleikar kanska í sjióni í horvni ella ella okkurt triðja sum forða teimum ella sum ger tað sverari at koma til informatión á á heimasíðum og og appum og í tí sambandi havi eisini tosað við landsstýrismannin um hetta málið og líknandi mál hvat hvat arbeiði mann við hvar hvar er mann og har má mann bara staðfesta at tað eru tað er nógvir fronktar tað er nógv øki sum sum mann arbeiðir í og og tøknin hon flytur seg so ótrúliga skjótt til at koma tá kemur nýtt hardver í heilum

og í og tá tað kemur til atkomu og annað so so kann mann nevna so er tað nøkur ting sum sum mann kann nevna og tað er talukennarin og og teldutalan sum eg sum eg skilji tað so eru tey øgiliga grundleggjandi tá ið tað kemur til hetta her at vit menna tey tingini og so kann tað vera ein ein rúgvu av øðrum kanska meiri simplum funktiónum afturat hesum báðnum grundleggjandi funktiónum sum er neyðugar fyri at fáa betri platformar fyri tey sum hava hesar avbjóðingarnar og og eitt nú talukennaran hevur mann arbeitt við í eini trý ár og og tað arbeiðið sum so nógv annað bleiv seinkað nakað av korona og ofta horma ja er tað bara ein bíliga umskilningur men eg haldi fyri tey hevur tað verð øgiliga avbjóðandi tí at mann ikki sloppin út til tey fólkini sum sum mannhevur brúk fyri at sleppa út til og sum skuldu lesa inn og annað so sum tað er seinkað av korona øog og tað sum mann tosar um har er at tað hetta prosjektið og møguliga onnur hava brúk fyri at fáa eina fasta játtan soleiðis at tað soleiðis áhaldandi verður ment og otað er nakað sum hann sjálvandi kemur at arbeiða við ffyri at fáa í lag og og fyri at taka okkurt dømi so kundi tað verið at allar løgtingsrøðurnar sum vit hava her uppi at at tær verða tekstaðar altso tað aso tað talaði orðið verður tekstað a og vit sum hava eina iyphon kenna til siri vit kundu tosa við siri og og og keypa henni ymiskar commandoyir og og biðja hana spæla opna spotify og spæla hendan og handan sangin og og og tað kann ver øgiliga hent tað er ein øgiliga grundleggjandi funktión sum sum skapar nógvar møguleikar sum mann so kann impleimplementera í alt møguligt og vissu vit fingu tað føroyska málið til dømis inn á iponna og annað so hevði tað verið ein stór hjálp fyri fyri fleiri sso tað arbeiði mann við og kanska er en meir enn breiðum høpi so hava vit vakstrar forð um og og harbeint hevur mann valt at fokusera upp

og tey hava sætt sær fyri í vakstrarforðunum at at greina og leggja framtíðarætlanir innan kt í føroyum og og og og tann tittlin sum tey hava sett er at seta kós fyri talgildan vøkstur h so so tað er eisini sjálvandi tann vinnuliga síðan av tí men eg haldi heilt sikkurt at at hetta skal takast við tí at tað er øgiliga nógv at fara eftir tá tað kemur til eitt amboð sum tykist tað vera øgiliga gott tað er ctorðog er fleiri føroyingar sum sum brúka tað amboðið sum eru orðblind og annað og og har hevur eitt privat umboð havt altso tað ver ein privatur aktørur sum hevur havt tað umboðið tí er eitt produkt hjá einum ansk danskari fyritøku segr skildaðrætt og við tað at mann nú fær tað flutt yvir í nam ger at tað verður kanska nógv sjónligari tað var su taðvar nógv sjónligari produkt fyri tey sum hava brúk fyri hesum her og navin kemurup kunn um ta og sikkurt eisini at læra fólk uppi at brúka tað og og og tað snýr seg um um fólk sum hava brúk fyri upplesing ein rúgva av upplesingsfunktiónum og eisini tá tey skuldu skriva vistu tey skuldu skriva eini stíl og annað jmen so fáa tey ein rúgva orðum sum tey kunnu velja til í samband við tanntey skriva og annað og og tað er øgiliga nógv sum sum fáa gott av at hava ctorð ella tað er ein stór hjálp fyri tey at hava setiorð á telduni og edva jacobsen var eisini á tí hesin her við tulking har hevur mann valt at flyta tað atso tann tulkingin sum r feri fram til sendingar hjá kringvarpinum mann valt at flyta tað arbeiðið ella tað ábyrgdina út til deyvafelagið sum sum kanska hevur nógv betri fingra pulsin tá tað kemur til heta her at teksta og ov sikkurt teknmáls tulkar eisini øhso her er her er øgiliga nógv øki og ov nógvir frontar kann mann siga sum han arbeiðir í og hetta uppskotið hjá tjóðveldi fukuserar so upp á atgongdina til heimasíður og og appir øog og her er ein eg visti ikki av hesum her standardunum fyri enn eg las hetta uppskotið sum mann kallar vc a g og tað byrjaði nokk í í níggjuoghálvfems v við tí fyrstu versióni so kom við sjón tvey túsund og átta og so aftur eini nggju í tvey túsund og átjan og haldi mann mennir aftur á ein ein eina eina nýggja versón sum setir nakrar geitlein sum mann sigur á enskum fyri hvat ein heimasíða skal hava av funktiónum fyri at nøgda tørvin hjá teimum sum hava brúk fyri tí og tað er millum annað tekstur til myndir skriftstødd og og tað er lætt at flyta seg navgera runt á heimasíðuni og taðer ein langur listi við funktiónum

til dømis taks sum beini johanesen vísti á og bjørt samulsen vísti á runavíkar kommunu sum hevur kanska nógv fleiri funktiónir og eg hugdi eisini sjálvur inn á heimasíðurnar hjá hjá landsstýrinum ats teimum ymisku ráðunum og har vísi eg ikki at vera so ræðliga nógvar funktiónir tøkar so hað hevu vr fingið ááhugavert hjá nevndini haldi eg at útgreina hvat drestar í fyri at náa hesum standardinum sum sum tjóðveldið leggur upp til í uppskotinum og og hvør er so kostnaðurin altso til dømis runa kommuna visu an fer in á tað heimasíðuna er altso nøgdarnøgdar tær funktiónirnar tørvin og og er tær nokk til at koma uppá hendan standardin sum vesag leggur upp til tað haldi eg hevur øgiliga gott at fingið út greinað og hvat tað annars kostar tí a vit vita at programering og annað kann vera øgiliga dýrt til dømis talgildi føroyar sum eg kanska er eitt nógv størri prosjekt enn hetta noyðist at vera sum kostaði nógvar milliónir og og og kanska nógvar av funktiónum langstan eru gjørdar tað er bara at fáa tær inn á heimasíðuna so tað gott av fingið tað útgreina hvat hvat tað krevur av resursum og hvat tað kemur at kosta og eg haldi at her til endans at vit vit eiga at á øllum frontum at arbeiða fyri at atkoman er góð fyri allir føroyingar ø bæði í di digitala sum vit viðgera her eisini í tí fysiska h og tað tann digitali heimurin er ikki líka sum tann fysiski heimurin sum vit liva í tí vit vit royna allantí at hugsa atkomuin í bygningar og og til dømis til il at koma til fótbóltsvøll og hondbóltsvøllur og annað at atkoman er góð og oog tað er øgiliga gott at mann ger tað men so kann mann til dømis vist tú hugsa út í gøtu úti í náttúruni har vita vit at í gjógv har er til dømis asalterað út til mariu spank men visu vit skuldu fara til eitt annað stað til dømis klakk í klaksvík har ger mann eina gøtu niðan í klakk og hevði tað verið so ræðiliga gott at asaltera allan vegin niðan á klakk altso tað er tað eru tað fysiska s vit liva ísi sum sum gera t mann má seta nøkur ting upp nót hvørjum øðrum men tá tað kemur til akkurát heftan tá digitala og kt so er tað nakrar heilt aðrar fortreytir og eg haldi at ha er øgiliga nógv at fara eftir tí at her er ikki endiliga ting sum ganga upp á at mann skal gera sum ræðiga nógv kompromiir tí at at ein borgari sum hevur altso hevur góða sjón og góðan hoyrnd hann hann hann kann far inn á somu heimasíðu altso við øllum hesum funktunum uttan at tað endiliga klær seg við hvørt annað so eg haldi at her er ræðuliga nógv at fara eftir øh og vit eiga at ja at forseta at at at menna hesi tingini og tí haldi ahetta r øgiliga gott uppskot og og vit mugu bara ja forseta við at øllumhesi prosjektinum sum lanssýrismaðurin longur arbeiðir við og e haldi heilt sikkurt at h eia hyggja upp á hesi standardirnir sum verða nevndir í uppskotinum takk fyri frú forkvina
takk fyri tað eri ein viðmerking frá johannesi joensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna stefan klein poulsen kemur eisini inn á hetta her við at at mnn skal hava standardir sum sum sum eisini heður kravt í hesum uppskotunum krøv treytir men eg hugsi eisini at tað tað kemur at kosta pengar tí eg veit til dømis tá nám skal skanna tilfar inn ella elbøkur og annað tað kostar at leggja tað út til talgilt so mann má mann má eisini kunna játta tær pengarnar sum tað krevst til at geras tingini tí tú kundi hat verið gott visslandmaðurin var inni her og kundi kanska verðið her og kanska sagt hvat ið til dømis hvussunógar pengar mann skuldi set til síðis av komandi árini ella komu nógvu árini til at fáa forbetra umstøðurnar takk fyri
poulsen gjørt væl
ja frá fólkum tað sigur seg sjálvt at hesi krøvini koma at kosta og eg veit teg tað sum eg eftirlýsi og ikki dugi at svara uppá hvussu nógv tað kostar at seta hesi krøvini í verk at so tosa vit um eina millión tíggju milliónir altso kann mann er tað lætt at sum mann hevur ment tað til ein heimasíður er tað lætt at fáa yvir til allar aðrar heimasíður og er tað ymisk ymiskir plattformar her eru kanska nógv ting í tí men men men tá tað kemur til nakrar grundlenda grundleggjandi funktiónir til dømis sum talukennarin og annað so arbeiðir mann við tí nú og og vit her løgtingini skulu kanska arbeiða fyri at fingið tað eina fasta legu fingið eina fasta játtan til tey tingini og tey tingini sum eru altso mest vesinlig sum skapa stórt nytti at leggja resursur í tað og so sjálvandi eisini at fara í smáluturnar og á aðrar funktiónir men talukennarin og teldutala og líknandi vil vísa at vera øgiliga grundleggjandi í hesum her
takk so er tað edva jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna tá ið mann tosar um hetta her við talukenaranum annað so spurdi tað ett sindur inntil hjá an sum sigur at tann peningurin hann kemur á skrá vit fóu ikki ígjøgnumført hetta her uttan vit hava kapitalin sum er aftanfyri tí alt kostar eitt annað sum er kanska haldi er áhugavert ter ta mann man innan fyri vakstrarforru men sett ein fjølbroyttan bólk at greina og leggja framtíða atlani in kt í føroyum og og tí at so hevur tú ein eina broydd og hevur nógv fleiri fólk inn yvir og og vit sum hvønn dag brúka net allan dagin tað er a skjótt at at at gloyma altso mann mnn ikki tekur í seg sjálvan at mann gloymir at tað er altso nøkur sum ikki kunnu hetta her t ttað er so nógv ein dagligt dagur hjá okkum at sita fyrsta vit gera tí tað síðsta gera gjøgnum ei heilan dag hvussu avskorin mann er tá mann ikki bara líka kann fara inn án telduna og leita eftir onkrum sovarðtð so tað er tað er ótrúligur sum sum tíðin blívur ein enn størri mangul frameftir
takk steffan klein poulsen ger so væl
ja frá fólkum tað er tað skjótt at ella mann ikki taka øll hvønn tingini fyri givið tað at mann hevur allar førleikar og sum eta vísir at eta jakobsen vísir at vit kunnu fara eftir tí ínformatión sum vit ynskja uttan stórvísi avbjóðingar og og eg haldi eisini fyri tann sum sær var har eru nógvar góðar funktiónir og eg brúki nakrar funktiónir sjálvir fyri at forstøra tekst og hava røttur bakgrund so at tað er behagiligt at hyggja eftir og og so tey sum hava ringa sjón og annað skulu sjálvandi hava tær funktiónartøkar so at tey kunnu fylgja við og tí haldir øgiliga boðstift at landsstýrismaðurin arbeiðir við sín her eisini arbeiðir fyri at fáa hetta er ein fasta legu soleiðis at at allar hesar funktiónirnar verða mentar til framtíðarbrúk takk fyri
takk fyri tann næsti at røða verður bjarni kárason petersen
fyri frú forkvina ja vit viðgert eitt uppskot frá partar av tingmánningina hjá tjóðveldi sum er ett uppskot til samtyktar um um atkomu fyri allar borgarar til almennar heimasíður og appir og í stuttum snýr tað seg um at landsstýri fyrireikur og ger nøkur lógaruppskot sum skulu tryggja fólk við millum annað skerdum førleikum ah at tey hava javnbjóðingsatgongd til allar almennar tænastur á øllum talgildum plastformum nen m kanska innleiðandi byrjað við at siga at eg eri eg eri av tí sannføring ella eg haldi vit liva í ein veruleika í dag har sum lívið koyrir í tveimum sporum tú hevur ein fysiskan veruleika og eitt fysiskt lív men tú hevur eisini ein digitalan ella talgildan veruleika og eitt talgilt lív eg kann í øllum førum siga fyri tey yngru ættarliðini og tay tað ættarliði sum eg eri partur av har er tað øgiliga givið egentiliga asumann tekur tað sum púra natúrligt at at mann hevur atgongd til digitalt tilfar og at tænastur eisini kunnu fáast digitalt til dømis e taka sum dømi mann mann tekur sum givið at ein handil hevur má hava eina owepshopp altso ein eina heimasíðu har tú kann keypa vørur og tænastur og antin fáa tað útflýggja ella koma heint atda dagin eftir tað er so ræðuliga givið og tað tað sigur seg sjálvt at tá stilla a mann eisini nøkur krøv til hvat hvat mann væntar av almenna myndugleikanum tá tað kemur til samskifti og útbjóðing av av vørum og og tænastum frá tí almenna hog eg eri eisini sannførdur um at í framtíðini so fara vit so spakuliga at útfasa alt fysiskt samskifti millum borgaran og almenna myndugleikan har sum tað ikki er ein treyt at mann er ntfysiskt til staðar ella at tað krevur at tú ert fysisk til staðar fyri at kunna útføra uppgávuna tað eri egi rættiliga vísur í er er framtíðin og so kann mann sjálvandi hava sínar meiningar um hvørt tað er gott ella ringt ella okkurt tað er ímillum men tað er í øllu førum gongdin og tá ið tað kemur til tað almenna so hava vit eina serliga ábyrgd at tryggja at allir borgararnir í landinum fáa eina javnbjóðs viðferð av tí almenna tað tað ger seg galdandi á øllum mótum tá tað kemur til tað almenna bæði ímun tilhvørja tænastu mann kann veita hvørja upplýsing mann kann geva hvat samskifti mann kann brúka og eg kundi hildið áfram og hetta her uppskotið hjá hjá tjóðveldi er jú onkursvegna ein partur við tí at at í talgildingini vil mann gjarna hava øll við á vognin soleiðis at fólk við eitt nú skerdum førleikum ikki eru fyri vannbýti ella blíva forfordeild í mun til hvat tey kunnu vænta av almenna myndugleikanum í mun til tænastur øh og sjálvandi hevur verið remsað upp nøkur av teimum dømunum sum sum kunnu gerast galdandi og hvørjar loysnir eru tí viðvíkjandi um at sipa til til dømis eitt eoderektiv um um atkomu til til internetið altso tað sum tey hev nevna atkomufyriskipan og har kann mann siga at í ræðuliga nógvum førum har eru tøkniligu loysnirnar longu til ø nógv av nógv av hasum krøvunum bæði frá eusa síðu aðrastaðni hava hesi krøvini vera galverið galdandi í í ræðiliga nógv ár so tøkniliga menningin hevur staðið uppá í ræðiliga nógv ár og harvið eru nokk so nógvar loysnir tøkar og og møguligar í dag spurningurin er kanska meira at mann ger krav upp á at almennir myndugleikar bæði kommunalar og og landsmyndugleikar tá ið tey til dømis gera heimasíður otá tey gera appir at at heser hentleikarnir sum verða umrøddir í uppskotinum automatiskt verða implementeraðar í arkitekturunum av skipanini tavil siga at visti tú hevur eina heimasíðu so ger mann krav upp á at tú skalt kunna hava hesar førleikarnar sum aloftast eru til h í staðin fyri at tað egentiliga er eitt sindur upp til hvønn einstakan myndugleika um mann hevur hug til at taka tað eyka stigið fyri at gera tað itt sindur lættari hjá teimum sum hava avbjóðingar øh og sjálvandi sjálvandi allíkavæl eitt sindur umfatandi arbeiði men tað er ikki nær námin líka umfatandi sum tað er til dømis vissu mann skal lúka treytirnar fyri til dømis skerdar fysiskar førleikar tá skal mann gera nakrar øgiliga konkret fyri at fáa loyst uppgávurnar og tað hevur ofta tað evr ofta staðið trupulleikar orsakað av tí tí at tað kostar eit sinur av pengum og mfáa onkurhann at gera tað og tað dettur onkursvegna eitt sindur niður ímillum men vissi mann ger hetta her til ein standard fyri allar almennar myndugleikar so rokni eg við at tað er lutfalsliga lætt at gjøgnumføra og lutfalsliga bíligt at sumt hav tí verið sjálvandi ikki bíligt tí tað krevur eina ávísa arbeiðsorku men men nógv av tí kann gerast onkursvegna eitt sindur automatiskt mann skal bara velja at hava tað við í skipanini men sjálvandi tá tað kemur til at teksta og tað að tá tað kemur til at gera sovorðni ting og at gera tekstir upplesiligar á føroyskum ogso framvegis tá blívur tað jú sjálvandi ein spurningur um at seta onkran til at gera tað arbeiðið men í mun til altso tá tú sund ktverksfrøðingur skal snigga ein heimasíðu saman ella eina app tá er tað nokk ikki tá ringastu verðini at programera tað programera teg til eina loysn fyri fyri teimum sum hava skerdar førleikar og so er tað spurningurin um um mann skal gera tað krav eg haldi at mann skal gera tað tileitt krav serliga tykið betrakning av hvussu vesintlig vesindiligur tann tann talgildi heimurin er blívin fyri fyri fólk generelt altso ikki bara fyri tí í tí almenna men eisini í tí privata og privat leggja seg eisini nú til eftir at at hava hesar her funkurnar tí at tey vilja eisini bæði vísa at tey leggja í og vilja eisini gera tað lættari hjá fólkum at brúka teirra tænastur øh og tað haldi eg onkursvegna tá ið tað blívur so umfatandi nú byrjaði røðuna við at siga at vit liva í einum veruligum fysiskum lívi og í einum talgildum lívi tá blívur tað næstan itensielt at hava hesar funkurnar og tað sum tað onkusvegna loymi til tað er at tað er kanska bara tað rósa uppskoti og at eg haldi tað e eitt gott hugskot tí hetta er nakað sum fólk slettiski kunnu vera fyri uttan øh í øllum førum ikki í framtíðini tí at sum eg sjálvur nevndi jáðni so haldi eg at hetta er nakað sum fer at vera spakuliga útfasað og tað far at verða nøkur einkulstandandi tilfeldi har mann egentiliga hevur fysiskt samskifti við almennar myndugleikar so upp á tann mátan so haldi eg hetta er ikki bara gott men alneyðugt spurningurin er bara hvussu mann ger hetta uppskotið leggur so upp til at mann áleggur ella hoytir á landsstýrið um at fyrireika og leggja eitt uppskot fyri løgtingi og tað er kanska ein góður máta at gera tað upp á tí at tá fært tú eðalráðið at at heinta allar viðkomandi upplýsingar inn frá frá ymiskum feløgum og og fakbólkum og og so framvegis sum hava nógv við hetta at gera sum so kunnu koma við síni innboð til hvussutað veður gjørt og so hevur mann eitt samlað uppskot umframt eina kostnaðarmeting av av uppskotunum og hvat ið tað egentiliga krevst av tekniskum førleikum og so framvegis so fyri at taka samanum frú forkvinna so haldi eg at hetta her er eitti eitt gott uppskot eitt neyðugt uppskot hog nakað sum hevur stóran týdning um tað so hevur stóran týdning fyri kanska eitt fátal av av fólki so hevur tað nógv størri týdning fyri tey tí at tey fáa ikki altíð verið við og tað er sjálvandi harmiligt sog tað er absolutt nakað sum sum vit skulu gera nakað við vissu vit meina nakað við at vit vilja gjarna hava samfelag har øll eru ella hava javnbjóðsatkomu og javnbjóðsmøguleikar tað var tað egg siga í hesum umfari takk fyri frú forkvina
takk fyri edvard jacobsen viðmerking ger so væl
takk fyri frú forkvina tað sum bjarni kárasson petersen kom inn á tað var eisini hetta her við við at um tað skuldi vera krav ella tað skuldi vera og ha eg tað at krevja nøkur ting í hesum sambandi týdningarmikil tí hetta er øgiliga ofta at vit tá ið mann hevur megnað allar hesar her ki so kanska gloymir mann ella so set mær ikki nóg stórt trikk á til tey sum ikki so er a uppskot til samtyktar tað er ordiliga gott men men eg eri eisini ótolin og tað er øeliga ofta uppskoti samtyktar sum vit hava havt raðn nógv uppskot samtyktar øll hesu árini eg ava siti tað allarallar viktigasta tað er at mann fær framt nøkur ting í verki tí at áheitan blívur ofta ein áheitan men tað er ikki lógaruppskot so tað viktigasta tað er at fáa nøkur lógaruppskot niðan her og fáa nakrar pengar til vegar vega sum mann fær arbeitt við hesum ymisku átøkunum soleiðis at tað sæst aftur í samfelagnum tað er tað er tað sum er allarviktigast av øllum takk fyri frú forkvinna
takk bjarni kárasum petersen
takk fyri frú forkvinna ø ja til tann fyrsta spurningin hetta her við um tað er nakað mann skal krevja tað haldi eg sum útgangsstøðiman skal men mann má eisini líka gera sær greitt hvat tað krevst at mann krevur tað altso hvat krevur hetta av almennu myndugleikum at fara undir at at at menna og útbyggja og so framvegis tað er tað eina øhetta her við at nú kemur tað sum eitt uppskot til samtyktar um at heitra á landsstýrið um at gera tað tað haldi eg eisini kann væl virðiliga forsvarastað er nok so ringt sum ein andstøðuflokkur at koma við eina heildarætlan fyri hetta her øki tað krevur eitt nokk so gjøgnumarbeitt uppskot sum sum krevur at tær resurtunar sum eru til gangiligar inni í eðalráðnum ø kunnu brúkast til endamáli og har mann fær allir viðkomandi partar inn at geva sítt imnpost og har mann eisini fara eina konkreta kostnaðarmeting av tí øso tí skilji eg væl at tjóðveldi hevur valt at snigga tað upp á hendan her mátan men mann hevur samstundis eisini gjørt sær nakrar tankar um hvat ið tað skal fevna um øhog eg vóni bara at landsstýrið fer at at at arbeiða við hetta her við ella uttan hetta her uppskotið til samtyktartakkfyri
fytann næsti røða verður johannes joensen ger so væl
heta er eitt øki sum sum eg havi arbeit eitt sindur við etl a havt eitt nakrar nakrar fyrispurningar um og fingu økur innlit í hetta e ett upskot til samtyktar um atkoð fyri allar borgarar í almenna til almenna heimasíður og appir og har kundi eg skeivta upp í allar vit taka tað sum eila sjávfylgi at vit sum eru før nøkulunda og hava allar sansir og førleikar at vit kunnu alt sum vit vilja øll tilboð sum er í samfelagnum eru til okkum og vit kunnu njóta og nýta tey sum okkum lystir men so eru tað tey sum ikki hava tær teir førleikarnar ella hvussuur hava brúk fyri nøkrum eyka har sum tað oftani strandar í at vit ikki hava hugsað nóg nógv um tað og tað í einum dagsins samfelag tvey túsund og tveyogtjúgu krevur tað eina hugburðsbroyting og tað haldi eg tann hugborðsbroytingin hjá honum hon er hon er til staðar altso frá fyrr kanska at hava eina rúgvu av bygningum og støðum har sum eingin slapp framat sum hevði til dømis koyristól ella brúkti annað hjálpi amboð so kann mann í dag staðfesta at mann ger lyftir um mann ger rampur og annað soleiðis at fólk sleppa í teir nýggju bygningarnar sumverða bygdir og tað er krøv tíbetur men enn er nógv langt eftir á mál tað eru fleiri almennir bygningar til dømis sum rørslutarnar ikki sleppa framat vit hava fleiri til dømis bussleiðir har sum bussarnir ikki kunnu steðga har sum t ella rørslrarnar sleppa seg í bussin tí at tað er ikki slætt nokk til koyristólar hetta er alt støð ella viðurskiftir sum mann ikki hugsar til dagliga um men sum er til stóran ampa fyri tey sum hava brúk fyri nú leggu hetta uppskoti upp til at mann skal hugsa um tað sum fyrigongur talgilt á miðlum netmiðlum og fyri til dømis tey sum eru skrivið og skrivuveik og talblind og orðblind eg kann bara siga frá mínum royndum ati mann í skúlahøpi hevur roynt at hjálpt innanfyri tal orðblind og skriviveik men tað er alt for illa tað hevur alt for illa tað er gingist alt for illa tí økinum sjálvandi tí at mann hevur ikki staðfest at mann hevu ikki havt kompitansirnar nokk á støðunum á skúlanum og har havi eg allartíð sagt tað at mann er noyddir til at at desentralisera tilboðini ella hvussu førleikarnar so mann kann hjálpa øllum líkamikið hvar tey eru stødd sjálvandi tað kanst so vera í økjum steðdur fyri at gera tað á hvørjum tanga oftani er tað soleiðis tú hevur fingið etil dømis eitt felag fyri skrivveik og tað tað haldi eg tað felagið hevur gjørt eitt sempi arbeiði tað er øgiliga nógv børn og ung sum hava fingið hjálp frá teimum og har má mann stuðla alment so nógv sum mann kann tað ger mann longur men tað er heilt sikkurt at hetta her at sleppa framat teimum vanligu tilboðunum sum vit onnur kunnu brúka tað er tað eigur at ver ein sjálvfylgja tað eigur at vera ein treyt til myndugleikarnar at øll hesi tilboðini eiga vera tøk til øll líkamikið hvussu skerdar førleikar tú hevur og nú kenni eg eisini itt sindur hvat námger og har roynir mann at gera bøkurtalgildar og annað su mann kann lurta ljóðbøkurin og annað tað kostar nógvar fengar og tað krevur nógv arbeiði og tískal man ikki halda tað ati tá mann fer í gongd við hesi tingini at at er kostnaðarfrítt tí tað er tað ikki men visti mann ger lívið hjá teimum sum hava hesar avbjóðingarnar lættari so er tað tað vert hundrað prosent og tí meini eg at mann skal leggja a seta pengar til síðusils økini fyri at fáa uppgradera økini mann hevur eisini hoyrt um tulkatænastu og tey sum eru deyv og og tey sum eru eisini tey sum eru blind hva avbjóðingar tey hava mann er noyddur til at hyggja eftir øllum hetta eru borgarar í samfelagnum sum kunnu geva íkast til samfelagið vist at fáa ta røttu hjálpina og á amboðini til at virka í vit kunnu gera nakað gott fyri tey so tey kunnu koma út á arbeiðsmarknaðin tá mann so kemur til børnini so hugsi eg at tey børnini sum hava problemir til dømis við atiht ogorðblinni og annan so hevur tað verið alt for langt aftur í tíðina men men eg duga for illa eyðmerkt tey í í skúlanum og tað er millum annað tí at man ikki havtkompitansirnar á staðnum eg vil pástanna tað at visti mann fær kompetansirnar á staði mann fær útbúgvingfólk so er tað heilt sikkurt at vit fáa hjálpt fleiri nógv fyrri og so skal mann kki
koma á tær køirnar úti í sigalska deplinum tað er ein onnur ein onnur sova men men tað er heldur ikki nøktandi sum støðan er har takk fyri so er tað ein viðmerking frá rósu samuelsen gjørtuvæl takk fyri
forkvinnan tað er einki ivast í at vit hava rættiliga stórar avbjóðingar innanfyri bæði barna og skúløki ella barna menningarøki og sum heild tað eru øgiliga nógv børn sum hava alvorligar samskiftistrupulleikar ikki bara máltrupulleikar mann tosar nógv orðblind og talblind men tað eru eisini børn sum ikki klára at útryggja seg og er partvíst samd og eisini nakað ósamd at siga tað við at vit skulu hava í so nógv út í økini tí vit skulu eisini hava eitt fakligt umhvørvi tí at børnini eru øgiligan ymisk ómetaliga ymisk og tað skal eitt fakligt umhvørvi eisini til starvsfólk sum er rundan um tey so at tey kunnu spara um hvat ið akkurát tað einkilta barnið hevurri so at so eg hildi til báðar sýgur at vit má passa upp á at vit ikki taka og splitta fakklædini tí hon viknar av tí
takk johannes joensen ger so væl
takk fyri ja partursamdur altso eg tað sum eg havi nevnt tað er tað at tú skalt hava kanska eini seks sjey økir í føroyum ja kanska nøkur færri kanska fimm harst tú hevur alla faklighetina á einum stað men eg hugsi at tað má vera so nær brúkarum sum gjørligt tað nyttar einki at brúkarin skal standa í eini kvøð ella at brúkarin skal ferðast langan veg ella tað skal vera so langt frá brúkarum upp til hjálpina hjálpin má vera á staðnum og so er tað generelt í øllum viðurskiftum takk fyri
tann næsta røða verður kristi anna vintór poulsen er so væl
ja vit viðgera eitti uppskot til samtyktar frá tjóðveldi um atkomu til allar borgarar til almennar heimasíður og appir tá eg setti meg inn í hetta uppskotið so hugsaði eg at vitan er makt at hava møguleika at fáa innlit í neyðuga vitan ger allan munin fyri okkum menniskjum skulu vit bara standa uttanfyri og vera eygleiðarar til lívið ella skulu vit hava fullgóðan møguleika til at vera virknir luttakarar bæði í egnum lívi í gerandislívinum men so sanniliga eisini í tí almenna rúminum í skúlanum til arbeiðis í frítíðini hetta uppskotið sum tjóðveldi hevur lagt fram tað fevnir víða atkoma í ársins breiðasta týdningi hevur so heilt ótrúliga nógv at siga fyri nógv fólk í dagsins samfelag nógvir ymiskir bólkar í føroyum hava ikki nóg góða atkomu til tað tær tænastur sum til dømis kommunalir og almennir myndugleikar bjóða

og tað er so heilt ótrúliga lætt at gloyma fyri meg kann eg siga tí eg ikki havi stórvegis trupulleikar við atkomu men mangan hugsi eg um mínar skylkonur sum ikki hoyra eg hugsi mangan um at hvørja ferð vit hittust í familjuni til dømis veitslulag tr høvdu ongan møguleika fyri at vera við tær høvdu ongan møguleika fyri at hoyra tað sum bleiv sagt fyri at at práta vanligt og og og fylgja við í tí sum fór fram annað enn við eyguni sum barn og sum ung so hugsaði eg ikki eina løtu um hvussu teirra veruleiki mundi vera men eg hevði faktiskt ynskt at eg gjørdi tað og eg hugsi at hendan heimasíðan og eitt økt fokus á hetta við atkomu í ársins breiðasta týdningi tað er ómetaliga viktigt og tað verður ikki undirstrikað og ofta ov ov nógv

nógvu nýggju borgarar ella nýggjum menniskju í føroyum úr øðrum londum úr fremmandum londum sum hava búsett seg í føroyum tey eru eisini nevnd og hetta er ein ein stórur bólkur sum kanska ikki hevur eina nong sterka í í samfelagnum men sum avgjørt eisini hoyrir til tey menniskjuni sum kunnu fáa stórt gagn av av hesari heri hesari heri altso skipanini til heimasíður og appir sum sum eru við í uppskotinum so bæði fólk sum ikki tey kilja ikki føroyskt børnini hjá teimum kanska skilja ikki heilt vælføroyskt so eru nógvir møguleikar sum bjørt samuelsen eisini segði í dag er tað ikki heilt nokk við skrivligum faldarum á ymiskum málum hóast tað eisini er frálíkt men ein slík fyriskipan gevur nógvar møguleikar sum vit eiga at troyta til framma fyri øll allar okkara borgarar øhsum tað eisini verður nevnt í viðmerkingunum so er talgildu føroyar ein eitt stig ímóti einum fullkomiliga talgildum og eitt slíkt talgild samfelag kann vera tað er ein góður tænari men tað er sanniliga ein ringur harri hetta mugu vit ongantíð gloyma sjálv havi eg mangan verið ørkymlað tá teldan ikki vil sum eg vil eg haldi øgiliga skjótt at mann følir seg rættiliga maktasleysa tá ið tú ikki klárar at gera alt tað sum teldan og hesa skipanina gera teir boð um at gera so vit mugu ikki gloyma at við í hesari gongdini so skulu vit syrgja fyri at viti fáa øll við so øll kunnu gerast teir brúkararnir av hesum heri hesi skipanini sumi sum vónandi verður veruleiki so her er nógvir møguleikar í hesum og eg vóni at tað færi góða viðgerð tíi javnbjóðisatgongd fyri øll tað er sanniliga nakað við sum samfelag eiga at stremba eftir takk fyri
fyri tað er ein viðmerking frá edvu jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna og takk fyri eina eina nakrar góðar vinklar í røðuni hugsaði tað mann tað bleiv tosað um hetta her við tá mann situr í kandveranføðingar tað kann vera annað hvussu hvussu summir borgar eru slett ikk ein partur av tí og onkur sigur ofta eg kenni onkur sum er hesini tungar at tey kanska trekkja seg til bakar tí tey fáa einki við allíkavæl og tað e eiliga skjótt at at mann gloymir tann vinkulin og tí tí vit hava alt vit hava alla tøknin sum vit hava brúk fyri og tá er tað so øliga skjótt ikki ordiga klár at seta seg inn í tosaði við eini í gjár sum hevði avbjóðing við hann a sá rættiliga lítið sum sigur at man hví er tann føroyski arbeiðsmarknaðurin so lítil mítt viðkomandi hv hví kann eg ikki brúka mín evni fyri tað um um eg kanska ikki síggi eg ei bestemtan vinkul hvhvar eru vit henni í tí føroyska samfelagnum altso hví hví skal eg sita heima og og ikki kunna koma út tað sum eg vegni at koma út
takk fyri kristianna ventar poulsen gjørt væl
heilt vist takk fyri viðmerkingina og tað er júst hetta at eingin kennir meini annans bein at gloyma at tað eru ikki øll sum hoyra ella síggja ella yvirhøvur kunnu vera við í í gerandisdegnum sum hann kann koyra skjótari og skjótari við fingu eina eina eina ein kærkomnan steðg av av korona hugsi eg hann var kærkomin fyri nógv men vit eru av álvara á veg upp aftur í ferð og tað eru nógv sum detta av í syngjunum og tað er av ymiskum orsøkum tey hava ymiskar avbjóðingar og eg haldi at ein sovorðin heimasíða sum hendan kann vera við til at inkludera fólk sum annars ikki høvdu havt ein møguleika sum edvard jacobsen sigur til dømis á einum arbeiðsmarknað sum setir heilt ótrúliga stór krøv líka mikið hvat er fyri uppgárdur røkir tað er so hetta er eg vóni at hetta fer at vera ein samtykt takk fyri
takk fyri tann næsta røður eyðkunn samuelsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg havi eg skal ikki leggja so nógv afturat men eg fekk hug at taka orðið tí at eg haldi at hetta er eitt hetta her er eitt genialt uppskot tað a tað fyrsta eg hugsaði tað eg las tað tá i hetta varð lagt fram hetta her við at mann mann mann her stendur av løgting ella an løgtingið heitir á landsýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið neyðug uppskot um atkomu til almennar heimasíðuappir og tílíkt fyri borgara við skerdum førleika førleikum millum annað lógaruppskot um standardir og krøv og treytir sum kunnu krevjast fyri at kunna tryggja borgaranesu rættindini tað haldi eg eri tað haldi eg er eitt virkuliga gotthugskot at mann fær líkasum fær sett orð á tað og fær gjørt lógaruppskot til hetta so at mann hevur eina felags sum samfelag hevur felagsreglur um hetta her við atkomu tá tað snýr seg um samskifti tí at vit kunnu siga tað at hetta her við at at hava mál á at samskifta tað er so grundleggjandi fyri okkum og tað er faktiskt ein mannarættur má mann siga ati at tað eru grundleggjandi mannarættir at mann hevur møguleika at samskifta men allíkavæl so eru nógv sum ikki kunnu tað og sum ikki fáa ta neyðugu hjálpina nú fari eg eitt sindur upp um kanska at fáa øteir nøktandi møguleikarnir vit hava hetta her við temum altso at samskifta við at hava eitt mál ha so kann mann siga hvør mann er og hvat mann vil og hvat mann ynskir og og so víðari og tað eru ikki øll sum kunnu tað og tey kanska fáa ikki nøktandi hjálp til tað og akkurát tað kundi eg gott tosa leingi um men tað sum eg vildi siga um hetta var meira at te eru grundleggjandi mannarættindi og tí haldi eg eisini at hetta her er so viðkomandi hetta snýr seg so um heimasíður almennar heimasíður men mann kann sjálvandi tosa um samskifti í breiðari merking og her tosar mann um tey sum hava serdar førleikar men eg hugsi ofta um tann partin av okkara eldri borgarums um sum ikki hava ta tøkniliga tøkniligu førleikarnar sum skulu til fyri atbrúka allisa heimasíðurnar sum mann krevur altso tað er krav á netbanka og tað krav nógv sovorðni ting summann ikki hevur nakað sum nakað skipan mær vitandi sum sum lofta tí at hjálpa teimum sum eg veit at pensjonistafelagini onkutí hava telduskeið og sovíðari og tá ið eg minnist tá ið als kom tá hevði man onkuntíð okkurt mann kundi fara á bókasavnið og fáa hjálp men har útlukkar mann har útlukkar mann eisini nakrar borgara upp á tann mátan vildi bara nevna tað tí at tað eri ikki bara heimasíðunar ella ella skerdu førleiki men tað kann eisini vera tað tøkniliga og sjálvandi verða tað nokk færri og færri men altso tøknin útveklar seg so skjótt at at atmann skal fylgja við alla tíðina fyri at kunna brúka hana so tað eru ikki bara tey sum eru eldri í dag men kanska eisini vit sum eru meira av tilkomin sum føla at tað koma fleiri og fleiri nýggj ting at mann kanska ikki dugir tað allíkavæl sum at brúka øll hesi tingini so tað e líka ferð at nevna tann vinklin við men eitt annað sum eg hugsaði við hesum her heimasíðunum og appinum sum hetta uppskotið gongur út uppá tað er nemliga hett hr við hesum standardunum sum eg haldi vera so genialt tí at fær mann nakrar felags standardir so er tað eisini nemmari við atkomu hjá teimum sum sum ikki hava so lætt við at brúka tað tí so skal mann ikki seta seg inn í at tá tú fert inn á samleikan so er tað ein máti tá tú skalt inn á netbankan so er tað ein annar máti ella tá tú skalt inn á eitt triðja altso tí so er nøkur grundleggjandi ting dugir tú tey sum kanst tú fara inn á alla síðuna t tað haldi eg vera vera øgiliga gott við at mann tekur hesar her at mann setir nøkur krøv og treytir sum kunnu tryggja fólki at sleppa ella á hesi rættindini tað haldi eg vera øgiliga gott øhog so tað sum tað sum kristianna vinte poulsen eisini nevndi t tað her við at tey nýggju borgararnir sum ikki duga okkara mál og so víðari at tey eisini altso at mann at mann sum samfelag hevur ein grundleggjandi holning til at hetta er ein mannarættur og tí má mann hugsa allar bólkar inn te við skerdum førleikum tey sum eru koma aðrastaðni frá og tey sum eru eldri og so víðari men nú snýr hetta seg kanska mest um heimasíður men bara fyri at taka tann vinklin afturat at at tað eri so vit mangla so nógv innan fyri hetta øki haldi eg sjálv í føroyum so hetta uppskotið er ógvuliga kærkomin takk fyri frú forkvinna
takk fyri tað eru tvær viðmerkingar tann fyrra frá edvu jakobsen ger sumar
takk fyri frú forkvinna akkurát tað sum eygun samelsen kom inn viðmerking í áðni men ein minuttur hann gongur skjótt akkurát hetta her við tí talgilda heiminum sum vit eru í at tað er ómetaliga nógvar eldri borgarar sum hava trupult við at at fylgja tí heiminum tað sigur eitt sindur um hvussu tað so datt við øllum øðrum og eg haldi ikki at vit ordiliga duga ímynda okkum man mann sær tað best visu mann kennir eldri borgara sjálvur at hvussu hvussu lætt mann hekta seg av og hevur ikki ein livandi kjans tí at hvat tað og tað er blivið næstan so eis í dag at at ein ein virkuliga eitt eldri menniskja hevur trupult at ringja nakrastaðni tí mann skal stilla um eini tríggjar ferð og so skal mann velja persónstall at lesa inn og síðsta fýrakantr afsoy ta tað er øgiliga trupult at fylgja við men men vit kanska onnur vit hava ilt við at at fylgja teimum í hvussu trupult tað er so tí mann kundi havt meir kunning og vegleiðing til okkara eldri borgara og til aðrar sum skulu brúka tøkni sum sum
ensen ger so væl
ja takk fyri viðmerkingina eta jakobsen tað er akkurát tað sum eg hugsi í forholdi til at her sigur mann nakrar standardir hann tað skuldi verið upp á sama máta við teimum veitarunum sum krevja at eldri fólk eisini skulu brúka samleikan til dømis og so víðari at tað skuldu verið upplýsingarkrøv til tey so at mann á ein ella annan máta fekk tryggja sær at tey fólkólkini sum eldri fólk dømis at tey ikki verða útilukkar at tí at tá mann ger tað til eitt krav øll mugu brúka hesa ella hasa skipanina so skuldi tað eisini verið ein skylda við at tryggja sær at at øll hava møguleikar at brúka tað skipanina tað haldi eg gott mann kundi apropos at her sigur mann standartur takk fyri
akkistanaventir poulsen ger so væl akkfyri
ja eygun samuelsen er eisini tú lærar ynda á miðnámi tá hann ikki í tinginum og hetta er hetta við taðer nógv ung sum ikki hava so lætt við at lesa og at samskifta og summi eg hava orðblindni sær egum hvussu sær eygun samuelsen at tey og teirra lærarar kunnu brúka eina slíka skipan og nummar tvey hvørji líksindini eru eru líkindini fyri at samgongan fer at taka undir við hesum frálíka uppskotum hvat metir eygun samuelsen um tað takk fyri
takk eyðgunn samans sum ger so væl
ja takk fyriviðmerkingina christianna vinter poulsen altso á miðnámi er ofta ringt hjá læraran aftur vil eg siga sjálv at tað tað eru teir lærararnir sum hava sum eru útbúnir innanfyri til dømis orðblindni og sovorðið og vit hava onkran sum mann kann senda næmingarnar til sum kunnu hjálpa teimum við at brúka hesi her setorðini og fáa tær skipanirnar og sovorð men vanligi lærarin haldi eg har haldi tað er øgiliga trupult at at at duga hvussu mann ger við hesar her næmingarnir men har kann hetta her við tøknini og hesum her kanska hetta uppskotið eisini vera við til at tað verður lættari hitt við hvat samgongan ger í forhold til hetta málið tað veit eg ikki eg eri bangin fyri at vit statvek eru har at er tað andstøðan sum kemur við málum so eru tey kanska ikki samtykt og tað haldi eg er serstakliga harmiligt at vit ikki eru komin longri í tvey túsund og tveyogtjúgu takk fyri frú
takk fyri tann næsta røða verður hervørd polsdóttir ger so væl
takk fyri frú forkvina eg haldi at eygum samelsen byrjari røðuna hjá sær øgiliga væl at hettaer eitt genialt uppskot æsum tað eisini er komið fram frá í kjakinum í dag so hava vit longu í dag nógvar møguleikar loysnir sum vit kunnu nýta vit hava bara faktiskt tørv á at fáa tað samskipað og at vit fylgja nøkrum altjóða standardum og skapa ein struktur millum annað til almenna heimasíður og appir so eis at tað verur so lætt og ómakaleyst hjá brúkaranum sum gjørligt og tað ger tað eisini meira innkluderandi tá vit snakka um atkomiligheit ella javnbjóðs atgongd til samfelagið so hava vit typiskt snakkað um tað í fysiskum kørmum í mun til at kunna koma inn í bygningar almannar bygningar og matstovur og so víðari og tað r tað er so sanniliga eisini har vit vit halta eisini har at skapa nakar betri karmar fyri fysiska atkomiligheit men visu vit hyggja eftir hvussu føroyska samfelagið er innrættað í dag í tvey túsund og tveyogtjúgu so eru vit alsamt meira á veg til eitt talgilt samfelag vit kunna hava tvey ymisk sløg ella ja av samfeløgnum í føroyum at vit hava eitt fysiskt samfelag vit hava eitt talgilt samfelag sum skuli samankoblast og har eiga vit eisini tá vit snakka um tað talgilda samfelagið at tryggja javnbjóðisi atgongd til okkara borgara um vit bara hyggja eftir nøkrum so natúrligum sum at skula fara á val løgtingsvalið kommunal val fólkatingsval tað at skula inn í stremmiboksina at atkvøða og gera sína brúka sítt rættini til at velja tey sum skulu skipa okkara samfelag so er tað ikki altíð so øgiliga lætt hjá øllum mgevur áður víst á at vit eiga at gera atkvøðuseðlagnar meira atkomiligar at tað verður møguligt at hava mynd á atkvøðuselunum at teir eisini eru at eisini ber til at fáa tær listnar upp soleiðis at tú ikki noyðist at hava ein annan persón við tær inn tá tú skalt seta tín kross bara tað at skula velja hvør tað er sum tekur avgerðinar í landinum at tað ikki er eins at komna fyri okkum øll tað er absolutt nakað vit eiga at taka fatt í men siuman so eisini hyggur eftirhvussu skipa okkara samfelag so fara alsamt meira tænastur og samskifti við myndugleikar og kunningfrá myndugleikum út á talgildu pallarnar millum anað við talgildum føroyum og tá eiga vit eisini at tryggja okkum at tað er atkomligt fyri okkum øll tí annars kann mann eg gentiliga a siga at tað verður gjørdur ein øgiliga stórir mismunir á teimum borgarunum sum kunnu luttaka á ditalgilda pallinum og teimum sum ikki hava møguleikan til tað í mun til hvat vit bjóða teimum so tí eiga vit að tryggja a tey rættindi vit hava øll somiri rættindi í føroyum og tí eiga vit eisini at hava tey somu rættindini tá vit snakka um tær talgildu samfelagið so eg haldi egentligat man kann siga at har sum samfelagið komið til í dag so er tað ein mannarættir at hava atgongd til internet og at hava eina góða tkomið til almennar heimasíður almennar miðlar soleiðis at mann fær tikið ein aktivan ella virknan lut í samfelagnum og kunn virka javnbjóðis við allar aðrar borgarar so eg hopi tað hevur veri eitt øgiliga gott orðaskifti um hetta uppskotið og hopi at mentanarnevndin fer at viðgera tað væl og at hetta kanska kann verða eitt av teimum andstøðuuppskotunum sum sleppur ígjøgnum nálareyðatakk fyri
ja takk so eru tað viðmerkingar kristianna vinter poulsen ger so væl
takk fyri júst so javnbjóðisatgongd fyri øll tað hugsi eg veruliga ati vit sum politikarar eiga ati hugsa inn í allar okkara loysnir og hetta sum summ hervur postettur nevndi við at tá tú fert á væl so ert tú noydd at hava ein persónr vittar inn sum skal fortelja tær hvar tann persónurin er sum tú ynskir at velja tað er heldur ikki virðiligt og har eru smarta loysnir so eg hugsi at tað er eisini nakað sum ein slík skipan kann kann fremja og gera betur annars so vóni eg tað at samgongan sær tað góða í hesum uppskotinum og eg ivist ikki í at hon fer at samtykkja hetta uppskotið tí eg hugsi at tað er alt ov gott fyri at lata fara aftur við borðinum takk fyri hervurpl
ósa tær
takk fyri eg eri púra samd við kristian vintur poulsen tað at vit sum løgtingsfólk hava eina ábyrgd at tryggja at tað eru som rættindi galdar fyri okkum øll tað er sjálvandi ein stór ábyrgd sum vit eiga at sum vit hava á okkum men vissu møguleikirnar fara væl og at ávirka hvør tað er sum situr við tí valdinum vissu tað ikki er javnbjóðis so ávirkar tað eisini hvør er sum situr inni her og tekur avgerðirnar og kanska umboðar teir partarnar av fólkunum sum ikki kunnu luttaka javnt á millum annað talgildu pallum so tað er avgjørt ein veikleiki í okkara fólkareiðisligari skipan
samuelsen
ja takk fyri nú kom hervørd posdóttir inn á hetta her við sum megdi víst á við at tað mann skal velja hví mann ikki kundi gjørt tað meira atkomiligt og tað eri púra samdur vð henni í men eg hugsi nógv av hesum her sum vit hava viðgjørt í dag ella av nógv av teimum tingunum sum vit hava nevnt í dag høvdu kanska havt gott av at at mann fór at arbeiða við hesum her samskiftisdeplinum sum megdi u tosað um og sum tey ynskja at mann út frá sjóndeplinum sum er ein væl virkandi stovnur at fer at byggja upp á tað og fáa ein veruliga samskiftisdepil eg veit gott tað fer eitt sindu forbí hetta uppskotið men eg haldi at tað við samskifti er eitt so stórt evni og atkoma sum vit eisini hava viðgjørt í dag at tað ger einki um at nevna tað eisini takk fyri

eg eri púra samd við viðmerkingini frá eyðkomn samvitsøgnum samskiftið er jú grundarsteinurin undir hvussu vit virka í einum samfelag og okkara máti bæði at at gera okkara rødd til kennar at siga at siga hvørji vit eru at siga hvat vit vilja og at virka í samfelagnum so absolutt eiga vit at fara eisini undir at gera ein samskiftistepil hóast tað kanska liggur eitt sindur uttan fyri hetta uppskotið men so er tað absolutt eisini nakað sum sum hetta uppskotið kann vera partur av at mann altso samskifti í breiðasta týdning
so fær bjørt samuelsen orðið ger so væl
takka øllum framsøgufólkunum og og øllum hinum tingfólkum sum hava havt orðið hetta verður ein óvanliga jalig viðgerð eg haldi øll sum hava havt orðið hava verið jaliga um uppskotið og tað takka vit í tjóðhaldssjóndi miðaliga fyri eg haldi eisini persónliga at hetta er eitt gott uppskot og hetta er eisini eitt uppskot við tá ið eg arbeiddi við einari tíð tosa við fólk sum hava eitt sindur innlit í hettar og sum eg nevndi í mínari framsøgu røðu so hugsaðu vit upprunaliga at gjørja lógaruppskot men funnu so dag at nógv av teimum grundleggjum tingunum bæði úti í kommununi og hjá landi er ikki upp á pláss og tí má mann onkursvegna fáa tær inn í eitt arbeiði í einum ráði har tey hava at fólkini tilda og har tey hava kanska kann mann siga tað breiði vitanna til at gera eitt lógaruppskot sum veruliga kann hava tað nyttu tú skal hava persónliga brúkti eg ikki nógva tíð upp á at fara inn á tað las upp viðmerkingar til uppskotiotið men vit kundu fara inn á so nógvar bólkar vit skuldu tikið ein bólk sum eru fólk við at alfa siga ella fólk sum hava fingið heilabløðing ella fingið skaða í høvdið so kann tað útartast í so nógvar mátar tað kann vera at tú missir part av tínum fiskaforleika tað kann vera at tú missir part av tínum kognitiva forleika tað kann vera at tú missir evni til at lesa tað kann eisini vera at tú lesur spakuligari tú kann tú kann fáa truplar við at læra tú kann hava trupul við at skriva og summi kunnu kanska slerskriva tað er bara fyri at taka ein bøkk og vísa at bara hesin bøkkurin kann hava øgiliga samansettar avbjóðingar so tí tosa vit sjóndi um sum so tekur allan hópin av ymiskum bæði sálarligum og fysiskum avbjóðingum sum fólk kunnu hava við lesi og hornd og at røra seg og brúka armarnar og brúka eyguni og so fram eftir so er so sita so sjálvt at vit tosa um eina øgiliga víðfevnda uppgávu og tað eru nakrar heimasíður sum serliga hetta við at kunna fáa lisið tekstina upp tað er kanska nakað av tí sum er eisini lættari at fáa implementerarnar heimasíðu at tað er upp á pláss hjá summum men eg haldi tað var stefan klampólsson sum nevndi at her við at tá mann fer at hyggja eftir almennu heimasíðunum vit kundu eitt síggja okkara egnu løgtingsheimasíðu sum er uppfaksin á nýggj heimasíðu so er tað ikki nógvar funkur sum gera tað lættari hjá fólk við við avbjóðingum at so at kunna brúka hesa heimasíðuna og tí haldi eg tað er frá allir stovnarnar sjálvandi er tað eisini privatar heimasíður tað hevur verið gott við sum mann so stórar fyritøkur í føroyum bankar og tryggingarfeløg sum fram eftir at tey eisini tóku hetta til sínum tað trúgvi eisini at tað er gjørt í nógv størri mun um mann fekk gjørt eina lóg sum ásetti sær her grundleggjandi tøkniligu treytirnar og krøvini sum skulu til fyri at gera tað ein skilagóðan hátt og at mann so álegði at mann yvir eitt áramál og tað má vera yvir eitt áramál av bæði land og kommunur øll sum vara av almennum heimasíðum allir stovnar hjá tí almenna gjørdu heimasíðurnar so at koma á sum til ber har fór mær eg ov hug líka at taka eina mynd vit elsku at byggja tunlar í føroyum vit hava bygt øgiliga nógvar tunlar men ímynda tykkum at vit í eina okkara nýggju undirsjóvartunnil søgdu at nú hava vit bygt ein undirsjóvartunnil men tá mann kemur til tunnilsmunnan so er ein bummur sum sigur at tað er bara ein part av fólkinum sum sleppur ígjøgnum tunnilin tað er bara hesi fólkini og øll tey sum bera eittlánaslag brek tey sleppur ikki ígjøgnum tunnilin tey sleppur ikki at koyra ígjøgnum og kunnu ikki koma til restina av vatninum í veruleikanum er tað eitt sindur har vit eru tá tað snýr seg um at samfelagið gerst alsamara talgils samfelagið gerst alsamara knýtt at tænastuna á netinumja eg veit sum fólk hava upplivað hettar at mann í summum førum næstan ikki kann fáa fatur á einum stovni tí at mann skal umvegis heima sína og tá ið mann so tosar um tað privata so er tað blivið heilt galið við sum at hann skal bestilla sær eitt flopulett so kann mann í flestu førum velja at orðna tað á netinum ella sita fleiri tímar køða altso tað er bara fyri at taka eitt dømi um hvussu funktiónar í samfelagnum tað vit gera í størri og størri mun verður knýtt at netinum og eg minnist ikki mína tíð í løgtingina at vit hava havt so øgiliga stórt fokus á akkurát hetta við atkomu tá tað snýr seg um netatkomu men til dømis egnum samheilsan tá ið hon var landsstýriskvinna hon gjørdi eitt stórt arbeiði við hetta at at mann skuldi tryggja atkomu í samfelag sum mann skal gera politiskt semjast um at mann má seta arbeiðið í gongd sum tryggjar atkomu fyri øll og tað saman hevur verið galdandi fyri onnur landsstýrisfólk sum hann situr við almannamálum tað í sær sjálvum er ein tungur burur haldi eg tað eru øll nógv sum skal gerast meira atkomuligt eisini fysiskt men her skulu vit so eisini hugsa
ja kristianna vinter poulsen ena viðmerking
takk ja ja bjørt samuelsen nevndi hetta við at ofta so so mugu vit antin velja altso vit kunnu riskerast at sita í kø í telefonini og bíða í tímavís vit skulu keypa til dømis eina flogbleyt og tað er júst har haldi eg at mann má finna ta røttu váðina tí tað er ikki altíð at ein telda ella ein ktskipan kann koma í staðin fyrieit menniskja og tann talgildi heimurin tað talgilda samfelagið kann vera mikið gott men altso tað er góður tænari men óalmindiliga ringur harri so eg hugsi at hoyra um bjørt samuelsen hevur hugsað eitt sindur um tað hvussu kunnu sleppa undan hesum við at tað talgilda samfelagið hektar ov nógv fólk av hvussu hvussu mann kann gera taðtakk fyri
bjør samuelsen
ja takk fyri ja hatta er ein almintiligaviðkomandi spurningur tí ati sjálvandi nú snýr hetta seg um at gera sfelagið atkomiligt fyri allar borgarar javnbjóðis o atkomur fyri allar borgarar sum khristiana venter poulsen segði men tað er jú ein veruleiki at tað kann eisini blíva for nógva tí góða tað má ikki blíva soleiðis at mann sigur nú kunnu øll klára seg á netinum so nú pjøðast mann ikk at hava nakra fyska kontakt og har haldi eg júst hetta sum eisini hevur verið vent í kjakinum við samskiftisdepli at mann hevur eitt stað tá ið tað snýr seg um hetta við samskifti har mannsavnar teir førleikarnar og ta hjálp og tað tey tilboð sum skulu vera soleiðis at tey sum hava tørv á ymiskum slagi at stuðli kunnu fara eitt stað er eisini eitt sera viktigt mál at seta sær
rósa samuelsen
takk hvar formaður ja tá vit tosaðu um ein samskiftist depil tá haldi eg at mann skal hugsa sindur breiðari mann skal hava eini rapporteringssamskiftist depil so at tú tekur allar sýnar inn og síðst fáa depil á allastaðni men vit vil eitt minnast til at tað eru nøkur fólk sum ongantíð hava møguleikan at koma og dømis at brúka takið til føroyar sum ikki hava møguleikan at koma at fáa atgongd tey duga ikki at gera boð frá sær og tey eru altíð avhangað av einum fysiskum persóni og aðrastaðni har hevur mann eg sær tá tú kemur inn til til borgarasørvis niðurnir niðri har eru tey so sovorðnar teldur sum standa har sum fólk koma at hjálpa teimum at so at tey kunnu betena tað sum tey skulu tí at tað blívur meiri meira tagilt so at tað og tað eru fólkini sum ikki hava megnað tað tey eru útfryst í dag og tað er tað sum vit passa upp á diskin føroyar eisini
bjørt sámalsen
takk fyri ja altso eg haldi at tað er kanska ein avokkara fremstu uppgávuni sum politikari taera vit allar um arbeiða fyri at partar av landinum ella partar av fólkinum at borgarunum ikki verða avhektaðir og tað er øgiliga lætt at blíva avhektaður á netinum í dag tað er eingin ivi um tí vit eru ikki komin serliga langt við at fáa hesin tingini upp á pláss um hetta uppskotið handlar um men akkurát sum rósa samelsen vísir á altso tað snýr seg jú so eg vetikki um nakar vtiðkumdhev fylgt við hesum sendingum sum snúgva seg um til dømis autistar sum kundi verið endaðas sum fyritík ar pensjonistar men so tí man megnar at geva teimum tar røttu amboðini tey røttu arbeiðsplássini tær røttu karmarnar sum vísir tað seg at mann kann hava fólk í starvi sum eru sjoni ein sendingvar í gjárkvøldið um eina unga kvinnu millum annað sum upp á ja eg haldi uppá tvey ár nei upp á tríggjar mánaðir hevði loyst uppgávurdee til læknan upp á tvey ár og ein ein maður somuleiðis sum bæði høvdu øgiliga álvarsamar kornektivaravbjóðingar men sum tí tey komu í rætt umhvørvi fingu rætt amboð fingu røttu hjálpina røttu vegleiðingina so kundu tey útfoldað sítt lív og liva og vera til øgiliga stórt gagn fyrihetta arbeiðsplássi og tað er tann vegin vit skulu fara og hetta er so ein liður í øgiliga nógvum liðum til at røkka tí málinum takk fyrihrra formaður
ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hav biðja um orðið orðaskifti er endað hetta málið verður beint í mentanarnevndina tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin so skal eg boða frá at næsti tingfundur verður týsdagin tveyogtjúgunda mars hann byrja klokkan ellivu og tá verður skráin hendan triðja viðgerð av løgtsmál nummar einogtretivu uppskot til rísilavartilmælin settur gildu fyri føroyar annorðning um ikrafttretivu forferðurina av visendring er kokurtslógin vi triðja viðgerð av uppskoti til til løgsmál ummar einoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um frítígur løn so er fyrsta viðgerð av løgsmál hundrað og tvey uppskot til løgtingslóg um foreldramyndugleika og samveru tað er eldramyndugleikalógin og síðani er fyrsta viðgerð av løgtismáln nummar hundrað og tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um miðvísar íløgur o átøk til at menna føroyska málið í einogtjúgum døld og so er fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar hundrað og níggju tað er uppskot til løgtinslóg um broytingar løgtinslóg um skattingarvinningin frá sølu av veiðurættindum nágreining av uppgerðini fyri skattingarvinningin frá sølu av veiðurættinum so er fyrsta viðgerð av løgsmál lumar hundrað og sjeyogtjúgu uppskot til samtyktar um at byggja lestraríbúðir og fyrsta viðgerð av løgsmáli nummar hundrað og tjúgu uppskot til samtyktar um føroyskt heiðurstekin framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin